vit fara til skránna nú í dag níggjunda septembur fyrsta á skránni er fyrsta viðgerð á tingmál nummar fimtan tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgtslóg um dagpening vegna sjúku við meira í parantesevndi kom vit nítjan dagpening vegna sóttarhald dagpening til fólkapensjonistar endurgjáld til arbeiðsvegara víðkaður rættur til sjálvstøðug vinnureikara og annað tað var heitið á málinum og vit fara at biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað jóhan eli poulsen fyri javnaðarflokkin aksel vilhelmson johannesen fyri sambandsflokkin erhard joensen fyri tjóðveldi hervørd polstóttir fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn bjarni kárasun petersen og fyri sjálvstýri kristin mikkelsen so fær jóaneli poulsen orðið ger so væltakk fyriharra forma
maður einki er nýtt undir sólini tað er hetta uppskotið heldur ikki hetta er fjórðu ferð í hetta málið kemur triðju ferð í hetta málið kemur fyri og tað er soleiðisnar at tað sum hevur verið galdandi ella tað sum var galdandi er so farið úr gildi nú og tí má mann so aftur seta tað í gildi aftur her er onkrar smávegis broytingar í ein av broytingunum er at hetta tað er eingin so kallað sólsetir áseting í men at tar verða tikið úr gildi við kunngerð tað hevur verið eitt lítið sindur frammi rørki ímillum ymisk fólk her inni at mann møguligt skuldi havt eina sólsetraráseting í allíkavæl tað kemur mann sothyggja upp á í viðgerðini í nevndini um mann ikki kanska setir eitt dato á men at landsstýriskvinnan kann áðrenn tað datueg taka tað úr gildi visti tað er neyðugt við se umstøðurnar eru soleiðisnar broyttar attað kann veða tikin úr árunm okur vita jú ikki hvussu umstøðurnar er verða frameftir orsakað av korona hetta er ta eru øgiliga lítlar broytingar sum eru gjørdar í her og veit ikkium eg tím eg ak koma inn á akkurát broytingarosmeð tað er eitt annað uppskot sum hoyrir til tað er so tað sum ahoyrir til vinnunevndina tað sum er arbeiðs tað sum hoyrir til undir landsstýrismanninum í arbeiðsmálum og tað uppskotin liggur fyriliggir s ikki í dag men grundin til at mann seinast setti hetta uppskoti til at vara so stutt tað var tí at einki var komin fram av hinum uppskotunum og mann vild gjarna hava tey uppskotini skuldu fylgjast soleiðisnar at mann ikki dagliga mann sigur vissi eitt uppskot vardi ein mánað so skuldi tað næsta vera ein hálvan mánað visti tað kom seinni fyrri tað var mann vildi gjarna hava uppskotini at fylgjast og tí er kanska hugsandi at mann finnur kanska ein datu upp á hetta uppskotið har ið tað í seinasta lagi fyrr í gildi men annars kann tað seta sær í gildi áðrenn av landsstýriskvinnuni takk fyrija so er tað aksel johannesen sum fær orð
ger so vælja takk fyri harra formaður til viðgerðar er ein fyrsti viðgerð
av av einum uppskoti frá landsstýriskvinnuni í almennamálum um ati leingja eina serstaka skipan í sjúkradagpeningaskipanini í samband við kolvitnítjan ella koronu og tað snýr seg um at at fólk sum verða send ella álagt ella ella mæl til at fara í sóttarhald kunnu fáa sjúkradagpening meðan tey eru sóttarhaldi og tað er bæði fólk sum arbeiða vanligt altso ímillum sekstan og seksogtrýss ár og so eisini ein serskipan fyri fólkapensnistar sum eru á arbeiðsmarknaðinum og hetta er ikkinakað nýtt ta er fjóru ferð haldi eg vit viðgera hetta uppskotið sama uppskotið men e skuldi leingja tíðarfreistirnar og seinast var í áleið tjúgunda august tá mældi eg haldi eg andstøðan til at mann gjørdi skipanin eitt sindur longri en ikki fara úr gildi longur fyrsta setembur solesð at eg bara hevði virkna tá ið hon longdi skipanin viðeinum tíggju tólv døgum tað burdi mann kanska havt gjørt at tað gjørdi mann ikki men tað tað er so farið javnaflokkum tekur sjálvandi undir við hesum uppskotunum og halda tað er neyðugt at vit hava hesar her skipaninr heldur fram tí tað eru framvegis fólk sum eru í sóttarhaldi ov nógv bendur á at fólk eisini fara at verða sett í sóttarhald tað koman til tíðina men summ jóaneli poulsen eisini va inni á so er tað ein undarlig máti at lóggeva upp á tá tað kemur til at landsstýriskvinnan kann við kungu seta lógina í gildi og tað er nakað við við rættartrygd at gera haldi eg eg veit tað væl vanligvís er tað at mann sigur lógin fær naras va einki um gera lógin fer í gildi eilna ferð ú gildi tá og tá bstemt dátu ella kanntað vera tá ein ítøkiliga hending inntrakkar so fer lógin úr gildi men í hesum førinum latin at upp til lanstýriskvinnuna og tá veit løgtingið hirkið um lógin fer gildi um tretivu dagar ella tretivu ár vit hava ikki ikki vit hava ikki týr á tí tað er ein persónur einsamallur lanstýriskvinna sum fara heimi til tað og tað halda vit í javnaðarflokkium ikki er í lagi og vit ætla at hyggja eftir í nevndini um tikki ber til at gera eina semju um at broyta tað soleiðis mann sigur at tað fer úr gildi et ávíst statu og tað pølisr ikki vera her nú tað kann gott verða fyrsta februar í næstaár til dømis men tað kundi eg tosa um í í í trivnaðar nevndini annars innihaldi í sjóvnum uppskotunum tað tekur javnarflokkum tt undir við takk fyrija takk síðani er tað erhard joens
sen sum fær orðið ger sovall broytingar í skipanini um dagpening
sjúkradagpening sumumhaldlar fólk sum eru sett í sáttarhald ella sum heilsumyndugleikin hevur mælt til verða sett í sáttarhald umframthendan bólkin so er tað soverður skipanin við fólkapensjonistum arbeiðandi fólkapensjonistum longd soleiðis at hon eisini er umfatað hesa lógina og ein partur er so afturberingarskipanin til tilarbeiðsgevari sum vegna løntakarar sum er kravdur í sáttarhald ella tilmældur í sáttarhald fáa endurgoldið tað sum tað er útreiðslur ið standast av at at standast av hesum sum báðir undanfarni røðarar hava nevnt so eru eingin eingi einki dato fyri h nær hetta feri fer úr gildi og tað í sær sjálvum er kanska eitt sindur óvanligt men eg haldi at okur okur í trivnaðu nevndini hvar hetta her málið verður koyrt í koma at viðgera tann spurningin restina av hesnum er bara ein ein eitt framhald av tí sum hevur verið galdandi so sjálvandi tekur sambandsflokkuin undir vð hettta her fer ígjøgnum og okur fara at viðgera í trivnaðarnevndini takk fyrijatakk so er tað hervør
pálsdóttir ger so væl takk fyri har formaður
ja hetta her er eitt uppskot um at leingja koma vit nítjan dagpeningaskipanina ella serligu broytingarnar og tað triðju ferð eitt uppskot er í tinginum og vit hava sum so einki siga um innihaldið tað taka vit undir við tað halda tað er gott at vitileingi skipanina soleis atvit knnu lofta teimum sum enda í sóttarhaldi men men sum nógvr onur havar ini á so halda vit eisini at tað er undarligt at mann vil at lansstýriskvinnan fará heimi til at vit kunngerð koyra lóginar í gildi vit halda heldur at tað skal tann avgerð skal takast ú løgtinginum annars setir mann onkursvegna løgtingið úr spæli men tað ljóðar sum at vit fara at kunna í trivnaðarnevndini finna eina semju um at seta eina greiðari áseting um gildistíðina og tá ið vit høvdu eitt uppskotið seinast á tingi og í trivnaðarnevndini so reistu vit nakrar spurningar um at eg spell ati landsstýrismaðurin í arbeiðsmarknaðarmálum ikki eru komin við einari leingjan av aldslógini visu tað eru fólk sum verða send til hús orsakað teirra starv verður stongt niður av korona so enda tey ikki undir hesari skipanini eg veit at tað hoyrir ktil til økið hjá landsstýriskvinnuni íalmannamálum men eg haldi tað r spell at mann ikki tekur ta lógina við so tæir kunnu fylgja saman serliga tá ið mann kanska kann vænta at summi matstøvu ogso víðari at verða avmarkaði um jóltíðir so er tað hvussu spell a mann ikki lofta teimum tímalønti eisini sum ikki verða send í sóttarhald menn sum verða send til hús tí at arbeiðspláss verður stongt men ja vit taka undir við hesum uppskotinum og fara ati viðgera tað í trivnaðarnevndini takk fyrijak so
er tað næsti røðari nú er tað steffan klein poulsen ger so væl takk harar formaður
ja hetað er fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar fimtan og tað er sum so tað sama uppskotið sum løgtingsmál nummar níggju og hetta uppskotið hava vit samtykt tvær ferðirnar bæði í mars so í august men tað en munurin sum er hesum uppskotinum tað er henda kunngerðin sum landsstýriskvinnan far ella heimild til at seta lógina úr gildi við kunngerð tað er stórt sre tann einasta vesiniliga broytingin og hendan lógin er sum áður eisini afturvirkandi tað vil siga frá fyrsta septembur og sum sagt tað stendur í viðmerkingunum til grein tvey at løgtingslógin kann setast úr gildi aftur við kunngerð men tað ljóðar sum at trivnaðurnevndin har sum vit ikki eru umboði umboðir í miðflokkinum og landsstýriskvinnan longu hava ein deolog um heftair ja møguli at fáa eina sólsetir áseting og tay jiúvst krí at trúvnaðarnevndin og og landstýriskvinnan og onnur koma at finna ein góða semji um skoytt líka eftir fíggjarligu avleiðingunum har eru einki nýtt tað stendur bara sum tað stóð áðrenn at undir fyrru bylgju so fóru umleið fimm komma fimm milliónir úr landskassanum til hetta uppskotið so vit hava ongar upplýsingar um seinni bylgju enn menmen sum vit fleiri ferðir vinja so eru kostnaðirnir nógv lægri enn tað sum mann var bangin fyri í markmana so so e tað er hóast alt øgiliga positivt at at at ikki er farenn úso nógvar nógvir pengar út ja so eg takki fyri ári formaður jalag so fær bjarn
ban kárason petersen orðið ger so væl takk fyri harra formaður ja
tvit vit viðgera tdagpeningaskipanina og tað er sjálvandi attað er sjálvandi í sambandi við at kon við nítjan er enn eini trupulleiki sum vit mugu fyrihalda okkum til og heta her lógaruppskotið er so eitt uppskot sum skal tryggja at skipanin sum hevur galdandi fyri fólk sum eru fara í sóttarhald at tey eisini koma inn undir dagpeningaskipanina og á hon sum verður longd framhaldandi tað hevur ikki verið so raðlig drúkt orðaskifti um tað supstantivað í uppskotinum eg haldi tey flestu taka undir við teimum prinsippunum sum eru í lógini tað skal ikki skilja okkum men tað sum eg fyri so vit allir undanfarnu røðarar hava umrøtt sum eg haldi eisini er ein trupulleiki tað er hetta her við at mann ætlar at tað skal vera kunngerðarheimild at seta lógina úr gildi og at mann ikkitað er onkursvegna øgili irriterandi at koma niðan til tað laggevandi valdið og og fáa lógirnar blástemplaar tila hava virknað framhaldandi og tað kannmann kanska gott skilja men tað er eitt sindur prinsipielt vissi mann skal tosa um armslongd millum tað millum landsstýrið og løgtingi tað summillum annað er eitt sindur undarligt tað er tað at vit sita og diskutera hetta her við at mann gevur landsstýriskvinnu heimild til at avtaka lógina við kunngerð tað hava vit eisini gjørt í tveimum orðum umførum bæði tá vit gjørdu stuðulsskipanina til ferðavinnuna og eisini hjálpa pakka eitt harafturat so hava vit eisini samtyktat helgi abrabsen eftir landsstýrismaður eftir egnari diskrussión kann brúka hjálpa pakkatrý til at lofta fólk sum eru í matstovuvinnuni og í barrvinnuni og tað verður brúkt fyri sovið í flang øh tað er sjálvandi eittstórt problem haldi eg øtí haldi eg vóni at mann í trivnaðarnevndini fer at diskutera hetta her úti asur um tað nú er rætt og rímiligt at mann ger tað upp á tann mátan men tá ið tað er sagt so er hetta sjálvandi ein lóg sum sum kemur væl við tí at vit hava fingið smittu aftur í landinum og tað fer nokk at halda áfram hvussu leingi tað verður tað er øgiliga ilt at meta um tað fær meg eisini at hugsa um um mann hugsar í teimum tíðarhoyrisontunum altso vissiga hetta her verður ein trupulleiki í tvey ár afturat skal landsstýriskvinnan sum koma oman her soleiðis hrt hvørt hvartal ella hvørt hálv ár at biðja um at leingja hesa skipanina ella skal mann gera eina skipan sum byggur upp á nakað eksternt altso sum byggur upp á umsmittur í landinum og onkursvegna um munnu aktiverast av teimum viðurskiftunum sum eru soleiðis at mann kann faktiskt lata hana regulera seg sjálva tað haldi eg mann burdi umhugsað viss mann ætlar skipanin skal hava virkna í eitt longri tíðarskeið ø vit í framsókni taka undir við uppskotunum men hava ta fyrivarna at tað má viðgerast í trivnaðarnevndina hvørt tað er rætt at mann loyvir landstýriskvinnuna at seta lóginar í gildi við kunngerð tí tað halda vit at uppgávan liggur í løgtinginum at syrgja fyri at lógir fáa gildi og fara úr gildi takk fyri harra formaður ja ein viðmerking siri stenberg

tí tey sum fara í sáttarhald og erða sjúk at tey verða fevnd av dagpangaskipanini men so er tað hetta her við um umatt landsstýrisfólk skal kunna seta lógir úr gildi við kunngerð eg haldi ikki eg havi upplivað tað nú hevi verið í nøkur ár her eftir hondini thvussur verur soleiðis at tað er løgtingi sum setir lógir í gildi og tað er løgtingið sum kan mann siga setr úr gildi tí tí er hetta herupp á einana máta at loypa lígtingið um so kanska mann burdi í nevndini hugt eftir at fingið gjørt tað broytt altso tað broyting soleiðis at at tað er altíð verðr ein tíðaravmarking á ella eitt annað tí at eg haldi hetta r her er hetta ikki vanligur lógarsiður í hvørfallija so er tað bjarni petersen ger su væl
takk fyri formaður og
takk til siru stenberg fyri viðmerkingina tað ev rætt altso nú havi eg sjálvur rættiliga avmarkað royndir í í í politiskum arbeiði men eg veit so mikið sum at inni í løgtinginum har smíðamlóginar og landsstýrið hevur til uppgávu at út inn á tær lógirnar sum vit her á tingi samtykkja og eg haldi tann yvirskipaða gongdin hevur verið tað er ikki bara nú undir korona men yvirskipaðhaldi eg mann er farin nokk so nógv til ta siðvenjuna at gera øgiliga nógvar geva øgiliga nógvar heimildir til landsstýrismannin tað er sær sjálvum er eitt tórt problem eg haldi t vit sóu tað millum annað tá mann viðgjørdi fiskivinnuniðskipanina at landsstýrismaðurin fekk øgiliga nógvar heimildir at at seta nógva í kunngerð og tað sum nú tað ger so seg aftur galdandi nú tá ið vit hava lógaruppskot ella hjálparpakkar til korona at mann vil gjarna helst sleppa undan at koma niðan til blástemplikar kontórið sum er løgtingi og heldur fáa arbeiðsfriði tað haldi eg eri kanska eitt sindur skeivur máti og hygga upp á tað tí at tað er hóast alt her inni at at lógir vera smíðari og tað er uppgávan hjá landstýrisfólkunum at útinna tær lógirnar og fyrisita nar takkfyr ha formaður ja takk so er tað kristin
mikkelsen sum fær orði ger so vælundanfarni røðara og viðmerkjarar av at sagt so

kvinnan elsbett mersedis gunletsdóttir ger so væl
ja takk fyri harra formaður og takk fyri fyri góða og konstruktiva viðgerð og eg skilji væl at mann ikki tosar so øgiliga nógv um akkurát innihaldið tí at sum sagt hendan lógin verður fyri nakrar ferð og sjálvandi hevði tað verið tað rættasta at tað stóð einogtretivunda desembur tá ið eg kom oman við henni sjálvandi tað men sum sagt mann skal blíiva samdur arnmann kemur oman her og man bleiv samdur um tað dátoið sum tað bleiv til men tað allarviktigasta er er at eingin skaln detta niðr ímillum og tað er tað sum vit vilja við hesari lógini altso endamálið er rokkið so kann data vera tað tað vil øh so er tað sum eg verið nokk slagt frammi í dag tað er um hetta her við hesari vælsignaðu kunngerðini at lógin kann avtaka avtakas kunngerð og eg havi fingi ikki nøkrar kritikk um tað og sovíðari men meini tað ver a hjálpar pakka tvey ahar er ein lóg løgtingslóg um stuðulsskipan til fyritøku til fastar útreiðslul orsaka ko vit nítjan og har stendur so tað er bárður steig nielsen løgmaður sum kom niðan við henni og her stendur henda løgtingslóg kemur í gildidagin eftir hon í kunngjørd og hevur virkna frá fyrsta apríl tjúgu tjúgu landsstýrismaðurin kann seta løgtingslógina úr gildi við kunngerð so hetta er ikki nakað nýtt undir sólini í so máta men tað skal ikki skilja okkum men spurningurin er visti tað man vil at hava eina sólsetirs áseting so so eri eg púrasta opin fyri tí men spurningurin er nær skal tað vera skal tað vera einogtretivunda desembur beint aftan á øll hað verið jólaferiu nýggjári hildið og vit vita tað at tað kunnu fólk í løtuni verða nokk so tætt og nógv koma aðrastaðni frá eisini og tað verða veitslur hildið ogsovíðari so spurningurin er er tað r r tað er tað tað rætta týspunktið ella skulu finna okkurt annað týspunkt men tað allarsviktigasta er at eingin skal detta niðr ímillum tað er tað sum eg vil við hesi lógini og tað er tað sum eg føli at vit røkka við hesari lógini men at siga tað at at hetta er fyrstu ferð hetta er ongantíð hent fyrr tað haldi eg er skeivt og tað haldi eg eisini havi lisið upp fyri tykkum men tað er gott at tá ið landsstýriskvinnan kemur oman við lógini at mann so leggur merki til tað tað er gott takk fyri harra formaður ja tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið enda
da og hetta málið verður beint í trivnaðarnevndina til víðari viðgerð síðani koma vit tl tað næsta málið á skránni í dag tað er fyrsta viðgerð av tingmáli nummar tólv tað er uppskot til samtyktar um at byggja leiðubústaðir á útoyggj skult biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað uni rasmussen fyri javnaðarflokkin aksel johannesen fyri sambandivið erhard joensen fyri miðflokkin er tað steffan klein poulsen fyri framsókn bjarni kárason petersen fyri tjóðveldið er tað siristenberg tyl tey sum hava biðið um orðið higartil so fær uni rasmussen orðið fyrst ger so vælja takk fyri
ja nú skulu vit viðgera eitt mál um at kunna byggja leigubústaðir á útoyggj og tað er sjálvandi eitt gott mál at kunna gera bústaðir leiðubústaðir á útoyggj men nú er tað eisini ein ein bústaðarpakki sum vit arbeiða við so eg veit ikki um akkurát er so snilt at koma við einum sovorðnum lógaruppskoti nú her verður nevnt um abústaðir til ikki til langtíðarleiðir altso il tað blívur nevnt um at kunna leiga eina tíð so at mann kann finna útav um mann er inerseraðar viðfar og so verður nevnt eisini at mann skal kunna møguleikst leiga til útlendingar altso eg veit ikki um um uppskotið leggur upp til at mann skal kunna ja at bústaðir skal blanda seg upp í ferðavinnuna eisini ella hvat mann hugsar har tað haldi eg ikki ljóðað serliga skilagott men men eg eri við upp á at mann ger okkurt so atað er betri møguleikar at byggja útoyggj tað eg havi hoyrt um til dømis at at onkur at ta hevur verið biðið um at broyta broyta okkurt við byggisamtykt á onkrari útoyggj so at tey kunnu hava møguleikar kanska at gera onkra íbúð g onkrum næsta lofti til ung at búgva tað tað kundi so eisini verið ein møguleiki fyri at finna út av um mann ynskir at búgva á einum stað tað pjøðist ikki at vera so dýrt tá at gera eina íbúð á einum næsta lofti til dømis men alt hetta við bústøðum tað er tað er eitt stórt mál og hugsaði eg eisini um til dømis hetta her við útoyggjastuðli also har sær mann at tað verður brúkt til alt møguligt og eisini privat ting so fyri tað kundi mann brúkt útoyggjarstuðul til í samband við bygging altso ella at tað up á ein ela annan máta kom eg kom inn sum veghald vist tað var vma altso mann kann mann kann øgiliga nógv ymiskt í sambandi við útoyggj so eg veit ikki akurát hvat er tann rætta loysnin sum er men akkurát hatta uppskotið ja vit skulu í hvussur viðgera tað væl og virðliga í trivnaðarnevndini og og tað skal sjálvandi fáa eina eina góða viðgerð har men bara sum tað liggur so haldi eg ikki tað sær soleiðis út sum sum mær dámar tað í hvussur sum er men bústaðir ymsastaðnis í landinum tað er tað er ein avbjóðing og tað er spennandi at fáa ting í gongd so at tað kunnu blíva meir bústaðir ta eg mangul tað vita vit næstan allastaðni takk fyri ja so fær brandur
sandoy eina viðmerking ja takk fyri tú s
og fyri harra formaður hetta er eitt øgiliga áhugavert evni eg haldi ikki sjálvur at eg fari at leggja meg uppat uppskotinum sjálvum og siga at tað er ein gott hugskot at fara at byggja úti á úti á smáplássum í øllum førum men hivaðani so haldi eg at tað hevði verið eitt pass í pláss at mann sæð veruleikan í eyguni sum er tann at úti á hesum heilt smáu plássum í føroyum standa øgiliga nógv hús sum eru ogn hjá fólki sum eru múgvandi hjá fólki sum ikki brúka tey yvirhøvur og tí haldi eg at tað hevði verið ein alternativ loyst til hentar at fingið gjørt tey húsini meiri atkomulig fyri fyri ungu fólk at keypt soleiðis at mann kanska loyvdi kommununum at áseta eitt gjald fyri fyri hesi húsini tá ið tú snakkar um klák og vatn og hvat veit eg so róni rasmussen
ja takk ja eg haldi hatta
tær har er eisini interessant at koma inn á tá ið tað er hús sum onnur eiga sum slekkja í búgva í teimum kommununum tá blívur tað beinleiðis eina útreiðslu hjá hjá kommununi í mun til tá ið tey fólk sum búgva í kommununi og betala sín skatt har so akkur hatta haldi eg er ein intergentur vinkulág at fáa hon á tað eisini at tað við viðgjaldi á á tí sum tað kostar fyri kommunurnar soleiðis at fólk sum ikki betala skattakommununi fáa ting ókeypis har men so hugsaði eg samstundis um at har við eisini uppskotin tá blívur tað nevnt eisini býliga leiði og tá tað hugsi eg hvat man meina við býliga leiðu tað er sjálvandi nevnt at skriva bíliga leiðugt tað kostar nógvar byggivipøgur so so eg veit gjørligan hví mann skal vænta at tað skal vera á bílig leiði takk fyri ja tað vóru ikki fleiri viðmerkingar
og so er tað næsti røðari sum fær orðið er aksel v johannesen ger so væl ja takk fyri har
uppskot frá okkum í javnaðarflokkinum tað er eitt uppskot til samtyktar um at byggja leiðubústaðir á útoyggj

og uppskotið er soljóðandi løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot sum geva bústøðum heimild til at fáa til vegarfígging til at byggja seks átta leiðubústaðir á útoyggj og viðmerkingar tal upskotið verið soljóðandi í nógv ár hevur politiski myndugleikin kjakast um hvørji átøk skulu til fyr at venda fólkafráflyting til fólkatilflyting í nógv ár varð rákið at fólki flutti frá smáplássinum til okkurt størri tað verður seg av útoyggj móti høvuðsstaðnum ella úr føroyum til onkran stórbý í grannalondum okkara sama rák hevur víst seg í flestu londunum rundanum okkum í dag er støðan ein onnur vit uppliva í føroyum stóran fólkavøkstur og áhugin hjá ungum fólki at búseta seg av útoyggji um okkara er eisini til staðar hetta sóu vit millum annað í degi og viku sjeynda juli í ár har fólk greiddu frá ynskinum um at búseta seg á kalsoynni og samstundis um avbjóðingarnar við vantandi bústaðarmøguleikum á staðnum manglandi politisk framskygni a bústaðarøkinum hevur ført til at tað í dag hvørki eru grundstykki hús ella leigubókstaðir á smáu oyggja um okkara nú áhugin hjá ungum fólkum at seta búgv er til staðar í meira enn tjúgu ár hevur útoyggjarfelagið heittað myndugleikarnar um at tryggja atgond til bústaðir á útoyggj soleiðis at næsta ættarlið og onnur hava møguleika at seta búgv har sum tey ynskja tíverri mugu vit staðfesta at hetta ikki er komið í lag um útraðarinim skal vera lívliga so er tað týdningi at tað ber til at fáa nakað at búgva í ptsetararnir mæla í fyrstu skifti til at bústaðir fáa heimild til at fáa fígging til at byggja seks átta leigubústaðir á útoyggjum eftir tørvi hugskotið er at bústaðiri til dømis kunnu brúkast hjá ungum familjum at búgva í eitt ár ella tvey fyr at finna útav um tað er áhugi fyri at keypa ella byggja á staðnum ofta kann talan verða um pør har annar parturin er uppvagsin av staðnum meðan hin hevur tørv á at royna at búgva í oynni eina tíð fer at vita undir nakað fyri seg við tøku leigubústaðum vildi hetta verið laga uppskotið vil samstundis geva fólki møguleikar til at búgva bíliga til leiðir í eina tíð og kann tað vera við til at geva fíggjarligt rasarúm til at spara upp til bygging ella húsakeypa smáplássum har krøvini til eginfígging er munandi hægri enn í miðstaðarøkinum skuldi tað víst seg at blivið trupult at fingið áhugaðir leiðarar til langtíðarleiðin kundi bústaðir fingið heimild til at leiga bústaðin út í styttri tíðarskeið til føroyingar og ella útlendsk ferðafólk uppskotssetararnir meta tí ikki at ti stórir fíggjarligu vági av at seta verkætlan í verk uppskotsetarnir halda tað verða týdningi at skapa bústaðarmøguleikar á útoyggjum so tær verða varðveittar sum livandi og virkin búpláss við teimum søgum og mentanunum sum hoyra til tey ymsu búplássini eisini er uppskotið eitt stig nærri í málunum um fjølbroyttar bústaðarmøguleikar í føroyum sum heild tí verður hetta upskotið lagt fyri løgtingið øh tað sum uppskotið stuttligt snýr seg um tað er at vit tíverri hava ela tíverri man kasn siga tíbetur hava sæð at tað er ein eftirspurningur eftir at búgva útoyggj tí hevan kanska ikki verið í nógv ár í saman mun sum mann er nú men samstundis síggja vit at tað er trupult hjá ungum fólki at fáa nakra atbúgvu í útoyggj av fleiri orsøkum ein orsøk er at kommunurnar kanska ikki hava verið so raskar at stykkja út á á smáum plássinum og útoyggj soleiðis at tað er trupult at byggja nýtt kanska eisini tí tonkuntíð trupult at koma framat í jørðini og eitt annað er at hóast nógv hús standa tóm á útoyggj so hevur tað víst seg at áhugin at oyga hús á útoyggj annaðhvørt til at brúka sjálvur í summarferiuhús ella summarhús ella til at leiga út altso eitt sindur umnt kann iga spekulatión at leiga út sum air bmb bæði til føroysk ds ferðafólk tí at tað loysir seg væl nú tá ferðavinnan hevur vundið so nógv upp á seg at oyðueini hús á í skógvoya ella kalsoynni ella aðrastaðnis og leiða tað út til ferðafólk tí vísta seg at tey sum eru áhugaðir í at búgva á staðnum hava trupult at fáa nakað loygi sjálvt um ein stórur partur av húsunum standa tóm ein stóran part av árinum øh hvat kann man so gera við tað halda vit tá ið áhugin eru til staðar at fólk vilja hava okkur t búgva í at tað er verið skilagott ati bústaðir kundu bygd nakrar bústaðir er útoyggj sjálvandi mátað verða samrað millum annað við útoyggjarfelagið fólkastaðnum hvar er tørvurin altso er tørvurin á skúgvi tað trúgvi tað er kalsoyni túgvi tað eisini er møguliga svínu kanska ikki stóri dímun og so víðari men men tosa fólki á staðnum við útroyggjarfelagi og so byggjav nakrar fáar leiður bústaðir harpeint á staðnum soleiðis at fólk kunnu búgva sjálvandi ti langtíðarleiði eisini tíggju ár um

eini kemur av til dømis kalsoynni og hin persónurin kemur úri fuglafirði ella ella klaksvík elt harn tú komi frá so evg ikki vísti at viðkomandi er sinnar fil at keypa ella t byggja av staðnum so hanveit ikim han trívist á útoyggj tá kundiu kanska hugsað sær at búða har fyrst eitt tvey ár fyri at vita um er hetta eitt stað sum vit vilja búseta okkum fast og tá kundu tílíkrir bústaðir verið verið komið væl høvuðsendamálið er sjálvandi at leiga út til langtíðarleiði tað vit siga í endanum tað er at tað eri sjálvandi ein ávísur vágir tá ið mann fer at byggja leiðubústaðir útoyggj tað kann jú vera at man ikki fær nakran at leiða altso langtíðarleiði og tí stendur íbúðin tóm og harvið eitt tað fyri ikki mæla til meg siga at tað kundi kanska vt møgulei ka um eingin við langtíðarleiða at bústaðir so kundi leiga út øtil ferðafólk so leingi sum eingin var til langtíðarleiða bústaðirnir fyri at ikki tryggja seg ímóti tapi men endamálið er sjálvandi at leiga út í øh eg veit at landsstýrið kemur við einum uppskoti lat tað hevr verður sagt í hvussu er eg haldi eisini uppskotið ver ti hoyringar har bústaðir fær nakrar víkarar heimildir harenn partur skal brúkast at byggja fyri í havn eftir marknaðartreytum hevr verur sagt og uttan fyri havnina skal tað ikki vera ela uttan fyri miðstaðarøki iki smarknaðartreytim meni tá mann siga uttan fyri miðstaðarøki so er tað higartil verið ikki á útoyggj bústaðir í klaksvík tað hevur verið í ella strondum neirvík haldi eg eg haldi okkurt er í sørvági eisini á tvøroyrar og so framvegis hvannasundur er er ein av minstu bygdunum mær vitandi bústaðir heur bygd á smærstu bygdunum men úttá kevur mann ikki verið tí kundi mann í tí sambandinum sagt so løgtingið samtykki tað so kann landstýrismaðurin siga við bústaðir at tað er ynskiligt at mann bygdi nakrar fáar leiðubústaðir á út á gjeisini vit nevna seks átta um tað er fimm ella níggju tað tað er ikki avgerandi tað er spurningurin hvat tørvurin er og so byggja út frá tí
fiskikirkja takk fyri formaður tað undrar meg at framsøgumaður

ja takk fyri harra formaður eg eri púra samdur kristin
mikkelsen eg veit ikki heilt hvat er altso tað reitt sidur ókreitt hvat landsstýrið ætlar men tað er tvey hundrað miliónir til til bygging av við fólki við serligum tørvi at taðhverur nevnt sambýlur onkur evr nevnt barna heim um mann ger tað so flytur mann eina ábyrgd sum liggur í landskassanum í dag hjá landinum hjá almannaverkinum yvir til bústaðir tað ger so tað at mann seppr undan at seta pengarnar á fíggjarlógini her nú men mann bindur so landskassan í eini tretivu ár við leiðini o nú skal landið leiga frá bústøðunmi til at betala íløguna aftur tað haldi eg ikki er er heppi um tað er tað sum ligur í kortinum men tað e eit sindur ógreitt heilt prsig hvat t fejamjóðn g kal brúkast til men tað fáa vit nokk at vita frá landsstýrinum tá um ikki í dag so tá ið uppskotið kemur e í løgtingið men eg haldi ikki tað er ein heppi loysn heldur at t mala bústaði at virka
eitt sindur frítt men kanska hava treytir um mann skal byggja um alt landið bæði í miðstovarverkinum og út úr landið takk fyri johannes joensen eina viðmerking takk fyri formaður
eg síggi sum tríggjar fortreytir fyri at kuna búgva á útoyggj tað er ferðasambandið má vera nøktandi og har er nógv arbeiði at gera og so er tað tað at mát kunna arbeiða og og nú kann mann so hava fjarstørv so hetta er tað triðja at tú hevur bústaðarmøguleikar so eg hugsi um aksel johannser kundi og huglegt eitt sindur um hetta her við at man kann hava fjarstórv útoyggj í dag hevur mann møguleikar fyri tí so tú kanst faktiskt búgva sum ung familja áðenji útoyggin takk fyri aksel johannesenja
teingin er ivi um at
sog eigur nógv sørri ela betri møguleiki í dag at arbeiða heimanífra altso fjarstørv enn enn tað hevur verið og tað hevur kanska itt víst nú eisini við í sambandi við koronu at fólk fara heima t arbeiða at tð er ein ávísan mun virkar tað ber seg altíð til men har kundi kanska almennakingið á odda tá tað kemur til fólk sum er búgva á útoyggj at tey í størri mun kunnu arbeiða heimanífrá og so vera kanska ein tveir dagar um vikuna á arbeiðsplássinum tað eigur at bera til ikki minst vissuspuliðini hjá viðkomandi starvsfólki eru til staðar so eigur tað at bera til og tað er kanska ein fortreyt fyri at kunna búgva útoyggji ofta er trupult at fáa nakað arbeiði er visum an ikki eigur í jørð og ikki er sjómaður so kanst að trupult at fáa eitt starv untúr burt í kalsoynni svíni ella fugloynni og tá vit tosa um útoyggj í hesum førinum so veit eg í hvussur á kalsoynni er tað trupultat fáa nara búgva í eg havieisini hoyrt t skúgvu øh og millum annað sjó sum taka nólsoy sum o útoyggj men men nólsoy er eisini trupult at fáa nakra búgvu sjálvt um hús stalda tóm tí har er rættiliga stóra eftirspurningur eftir húsum og ikki minst eftirsummarhúsum øúti í nólsoy eisini so nólsoy er eisini eitt eitt
at mann kundi bústaðar kundi bygd ein tveir bústaðir soleiðis at at tað ber til at fáa nakað at búgva í um eg ikki eri búgvin í nólsoyum so er tað uni rasmussen sum fær eina viðmerki ja takk ja
er við at at byggja íbúðir útoyggj tað í sær sjálvum havi eg einki ímóti men eg hugsaði um tað at tað blívur nevnt at leiga bíliga altso hvat er meinar uppskotsstillarin við tað sum skal skal bústaðir leiga út við undirskoti ella ella ella hvat hugshav mann teimann tá mann sigur at leiga bíliga takk fyri
nei tað tað meinar mann meg tað sum soleiðis bústaður virkar
gjr í dag bústaðpir ikki leiða út við undirskotinumen heldik yvirskot teir skulu betala íløguna aftur yvir eitt ávíst áramál haldi etað tretivu ár í dag og tað er tað mann meinar við um hvat er om bílig kan manaltíð tosa um sum útgavðspunkt er tað dýrt at leiga fyrst ogfremst tórshavn og kanska eisini størri býnum r ofta i bíligari av leiða í smærri bygdum og kanska e eti útoyggj skomprvata marknaðin men eg havi bara varhugan av at síðan ferðavinnan tókst veruligan digasið at áhugan ot leiga út til føroyskar familjur er minkandi eisini útoyggj og tað er tað sum tær innislagið av viku eisini vísti tí at tú kanst leiga út fyri rættiliga nógv fyri atleiga út ein dag tveiri dagar ellat vikuskifti til úteft ferðafólkum tað kanstú leiga kanska fyri kanska fleiri túsund krónur um dagin ella túsund krónur um dagin perhøvd kanska o tit kanskar trý fólk sum búgva har so tað geva nógv meira pengar enn atleiða út ti eina føroyska familju so er tað edvar jacobsen ger su væl
takk fyri formaður tað
at leiða bíligt út verður øgiliga ofta sagt serliga í sambandi við sovorni uppskot men vit vita væl tá vit hyggja runt landið at tað er eingin leiðar sum kann líkasum sigast at vera bílig tá ið ter teir smæstu bústaðirnir innan fyri bústaðir r teir liggja upp móti seksog týss krónum fimm túsund og fimm túsund og fimm hundrað krónur og kemur tú upp á eini eini eini fýrs afturat so ert tú bi tøsund og sjey túsund krónur og eg trúgvi at tað kostar tað sama um at tú byggir út í útoyggj tað sum eg hugsaði sum eisini var inni á árenn tað er tað at tað er rættiliga nógv sum hava sítt næstu kanska sítt triðja hús aðrastaðni enn í tí staðnum har tey búgva møgulíst vist tað var eitt eitt ella annað smávigis gjald fyri fyri eitt grundgjald so kanska møgulislig onkur selt í staðin fyri av tað standandi men tað sum ever eist sindur skeptisk í tað er tað at mann mann trýr so onkursvegna itt sindur lítið p uppskotið tí má bigjana snakka um at at føra rbmb við bústøðum og eg haldi at at bústaðir hevuraksel jihanesen
ja til síðsta kunnu vit gott taka tað út
uppskotinum tað er iki endamálið við upskotinum tað verur bara sagt um bústaðin standa tómur á útoyggj fyri at mann skald drekka eitt undirskot so kann mann tað men gott taka tað út tað er ikki et endamálið er í langtíðarleiði at tríggja fólkastaðnum okkut a búgva í tá tað kemur til kaa leiða kosta í bústøðum eg ei ikki samdur við við edvar jacobssen at tað er so dýrt altíð há bústøðum eg veit tar vælat okkurt er bygd øgiliga stórt og kanska snotuligt soleiðis at prísirn er ov høgir men til dømis t taka pinsen har er bústaðir fyri góðar trý túsund krónur tað er eina ein íbúð umanhvers tretivu fermetrar og tað kann ena eina nýggja bygging her e beint omarf vesturkirkjuna har við bústaðir næstan hálvfjerðs fermetrar fyri góðar fýra túsund krónur um mánaði ella undir fimm túsund tað erhaldi eg hóskandi prísir men privat er tað nógv dýrari og okkurt sum bústaðir í bygd haldi eg eisini er for dýrt tú kanst tíma bygd forstórt og forforflott men tað eru eisini bíligir bústaðir tað ber til ja so er tað næssta
framsúgmaður erhard joensen fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður til viðgerðar er eitt uppskot frá javnaðar flokkinum og taðer eitt uppskot til samtyktar um at byggja eleiðubústaðir á útoyggj uppskotið ljóðar soleiðis løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot sum gevur bústøðun heimild at fáa til vegarfígging til at byggja seks til átta leigubústaðir á útoyggj harra formaður hetta hevur verið eitt eitt kjakevni eisini í síðstu tingseti hetta her við við bústøðum øokur vita tað at landssýriskvinnan kemur niðan í tingi skjótt við einum uppskoti íð gevur bústøðum eina láni heimild uppá fýra hundrað tvey hundrað av hesum eru til at byggja leiðubústaðir kring landið partvís í miðstaðarøkinum og partvíst úti um landið ø eg trúgvi at tað er rætt tá ið mann vorderar at tað sum verður bygt úti um landið ikki har er ikki útoyggjarnar umfataðar tað er bara nakað sum eg vildi vildi vildi mett ómilubart sjálvur øokur hava havt í trivnaðarnevndini eg meini tav trivnaðarnevndini har hava okur havtútoyggjafelagið inni til onkrar hoyringar hvar ið tey meta at tað er absolutt tað er absolutt tørvur á at nakrar íbúðir verða bygdar úti á útoyggj tí har er ein vissur eftirspurningur frá ungum fólki sum gjarna vildi roynt at sekkji niður á útoyggi eg havi sjálvur eftirlýst eg havi eisini gjørt tað alment at fingið gjørt ein meira neyvan arbeiðssetning fyri felagið bústaðir hvat etað hvat eta okur vilja brúka felagið bústaðir til eg haldi at taðhevr verið eitt sindur av av fløki í akkurát hvussu í hvussu so er í í politiska landslagnum hevur mann ikki ordiligani verið samdur um hvat bústaðið skal brúkast til men men fyrr at mann skal koma burtur úr hesum haldi eg taðer øgiliga viktigt at bústaðir sum felag frá sínum eigarum sum er føroya løgting fer ein greiðan arbeiðssetning eitt felag má hava ein arbeiðssetning soleiðis at tað felagið veit akkurát hvat eta sum hvat etað sum okur hvat er okra primera uppgáva í dag haldi eg tað er eitt sindureg havi eg havi spurt hjá bústøðum um ð fyriliggur nakað skrift um tað liggur ein kontrakt í millum bústaðir sum sum felag og og eigarin hvussu teirskuldu arbeiða og tað siga tæir nei til at tað er eingin sovorðnur kontrakt ella tað er eingin tað e eingin arbeiðssetningur eingin beinleiðis arbeiðssetningur og tað haldi eg er øgiliga týdningarmikið og eg fari at heita á landsstýriskvinnuna um at saman við politisku skipanini at fáa útgreinað ella gjørt eina neyva greining av og ein greiðan arbeiðssetning fyri hvat skal bústaðir brúkast til skal bústaðið millum annað brúkast til at byggja nakrar leiðubústaðir á útoyggj um so var so vildi jú hetta her uppskotið verið yvir fløtugt í heila tikið so so veit mann og tað er tað fleiri her sum hava ført fram longu at at úti um landið er tað trupult eg kann taka suðuroynna sum dømi suðuroyggin er eitt eitt har búgva tro salt fimm túsund fólk at fáa lán til ein bústað í suðuroynni í dag tað er yvirhøvur ikki nevnt og úti á útoyggj vil eg trúgva tað at tað er enn ov truplari og tað at okur frá frá landsins myndugleika líkasum ikki viðgera handan har táttin í tí føroyska tað er tað er blóðskeivt tí harvið koma okur at gera treytirnar hjá hjá borgarunum í hesum landinum øgiliga ójavnar okur vita tað at um so er at ein borgari velur at seta seg niður her í miðstaðarøkinum í egnum nýggjum húsum so eru sannlíkindini fyri at hann ikki hevur nakað virðistap rættiliga stórar her hevur so at siga einki virðistap verið í

tekur mann somu tekur mann sama borgara um hann skuldi valt at bygt nýtt og sítt egna suður í sumba ella suður í lopra ella suður í vági so vita okur tað at viðkomandi tá ið hann flytur inn hevur eitt virðistap upp á eina til hálvar eru ójavnar hetta er ójavnar treytir sum allir ella sum allir borgarar í føroyum koma at uppliva úti á útoyggi verður tað enn ov verri tí halda okur eiga at hava ásetingar um hvar og hvussu almenna bústaðarfelagið skal agera og undir hvørjum treytum eg havi einki ímóti at atelei eg eri sjálvandi sterk sterkur tilleingari av t t taer heimildirnar sum bústaðir fara nú ta vil siga hesa her tvey hundrað milliónirnar til til bústaðarbygging at at teg koma ígjøgnum tað er tað er tað er sera gleðiligt og og tað fari eg at fyrst og fremst at at takka landsstýriskvinnuni fyri at hon hevur fingið at hon hevur fingið ta uppskotið nð ella at hon arbeiðir við at fáa hata uppskotið niðan men hettara uppskoti sum javnaðarflokkurin hevur sett fram er absolutt eitt eitt relevant evni at taka upp saman við bústaðarfelagnum eg trúgvi ikki so nógv uppá at tað verða privatir aktørar sum fara út at byggja leiðubústaðir úti á útoyggj um so var at tað varð sera aftraktivt so varð tað jú gjørt fyri langari tíð síðani men okur síggja tað at tað verður ikki gjørt og eg trúgvi at skal tað gerast so verður tað gjørt í

so eg haldi at tá ið okur taka hetta her tá eg fari at viðgera hetta uppskotið í trivnaðarnevndini so skaltrivnaðarnevndin og tað vóni er at trivnaðarnevndin fer at brúka eitt sindur av orku uppá at okur simpultenn fara at diskutera hvussu skulu okur skipa bústaðir framat retta hvussu skulu tað vera nakrar nakrar ásetingar um arbeiðssetning skulu tað vera nakrar ásetingar um treytir og sovíðari soleiðis at okur fáa útoyggjarnar við inn í inn í virkisøkið hjá bústøðum sum felagtakk fyrihara
tla viðmerking takk fyri harra formaður ja eg eri samd við
erhard joensen hett her við at tað er so trupult mann sær tað tað er so trupult at fáa lán kring landið øhog spurningurin eru um tíðin ikki er komin til at mann eisini málrættar tann innsatsin meira sum bústaðir skal standa fyri soleiðis at hann eisini kann tann røkka teimum familjunum tí at sum tað er nú so hevur tú næstan einki val enn kanska at faran á landinum vist t iki fyri búsetti eg tú hevur eisini tann trupulleikan at ætlar tú at selja tíni hús katman iga úti í útajarðanum so fert so lítið fyri tey tú fær hvørfalt so mikið lítið at tú kanst ikki búseta tag í havn ella miðstaðarøkinum so so at niðurstøðan bløða kanska norjúland ell okkurt heilt annað so her er her er virkliga problem sum sum okur mugu standa samanum og sjálvandi færtað at fáa eina góða viðgerð í trivnaðarnevndini men hetta her við at fáa lán kring landið og heta her við bygging kring kring landið tað er ein høvuðsavbjóðing í bústaðartrupulleikanm takk fyri erhard joensen
ja takk fyri harra formaður og takk fyri
fr spurningin sirur stenberg ja tað sum tað sum eg líkasum vil fram til tað er tað at hetta her við at geva lán til at byggja eginbústað úti um landið til dømis í suðuroynni til dømis sandoynni nú ja nú men nú kemur sandoyggin inn í inn í miðstaðarøki so at siga um nøkur ár men úti á útoyggj har eru treytirnar ójavnar okur kunna ikki gera so øgiliga nógv við um bankar vilja lána til eginbústað á útoyggj ella í útjaðara tí tað er tað eru privatir bankar sum arbeiða eftir marknaðartreytum og tí skulu okur í teimum førunum hava nøkur almenn amboð at arbeiða við okur valdu altso í tvey túsund og tólv tá ið okur umskipaði húsalangsgrunn at stovnseta hetta almenna bústaðarfelagið sum eitur bústaðir og tí skal tað vera okra amboð til at at royna at javnseta treytirnar eitt sindur sjálvandi ikki við órímiligum fyrimunum men hvar ið men sjálvandi við við nøkrum treytum sum sum líkjast teimum sum privatir aktørar vildu havt men okur síggja bara til til dømis á á útoyggj at har er altso ikki kø av privatum aktørum sum sum ætlar sær at byggja íbúðir til leiðurbústað langtíðarleiðurbústað takk fyri ja so er tað brandurs sandoy

tað er akkurát sum erhard joensen er vísir á at tað eru ójavnar treytir fyri bygging í havn og uttan fyri havnn øh vit kunnu vussu vit vilja politiskt fara inn og gera nakrar nakrar ásetingar sum kunnu fáa flutt bústaðarbyggingina longri út um landið hvissu vit vilja til dømis kundu vit gott her í løgtinginum sagt eg veitst hvat bygging uttan fyri havnina er undantikin envig vit kundu eisini sagt at kommunurnar uttan fyri havnina o sluppu ati leiða borgaran hjá teimum øki fyri lítið olat sum tey so kundu keypast seinni taðv eisini verið ein møguleiki at stýrt byggingin upp á tann mátan uttan at skula brúka bústaðir sum sum tað amboðið men vit so kunnu eisini síggja eg eyguni at vit kunnu eisini brúka bústaðir sum tað amboðið og kanska fáa nakrar fáa bústaðir at lataerhard joensen

tað er júst so sum branders sandoy nevnir her okur hava nøkur amboð hetta her við at fara at defrensera meirverðusgjald tað er møguligt at tað letur seg gera politiskt ø tað at kommunur sleppa at leiga grundøkir út haldi eg absolutt er ein gong leið eitt sum eg trúgvi rættiliga nógv uppá tað er at fara og byggja lutaíbúður har er eitt øgiliga stórt potensiali hvar bústaður kemur inn við einum parti bankin kemur inn við einu parti eigarin kemur inn við einum parti soleiðis at tú færst faktisk tín egna bústað tað er jú andals andils tankin í tí og harvið frígevur hús sum so kunnu blíva seld á á fríamarknaðinm til til til nýggja keypari teir eru byrjar til dømis norðeg í norðeg á á kneysum í áá toftum eg haldi at tær er eg mini ikkihvusu nógv tar eru ikki ikki ikki taka meg í tí men tað og okur hava ætlanir suður í vági um at gera akkurát tað sama við einum tólv lutíbúðm serliga til kanska serliga til til eldra fólk sum vilja skaffa sær nakað nakað heilt nýtt undir heilt serligum handilstreytum ella lutíbúðartreytum soleiðis at okur fáa frígivið eina eina rúgvu v av av av bústøðum kring landið har og og tað er tíð eg sigi lat okum fáa gjørt eina samtykt fyri bústaðir hvat etokr skul at brúka tað til hvussu fáa okum mest burtur úr teimum og hvussu virkar bústaðið best taðhevi verið bert fyri politisku skipanina fyri bústaðir sum felags og fyri borgarum sum brúkara takk fyri hara formaðurja takk síðani er tað næsti

bústaðarmálið tað fylti nógv í seinastu samgongu og nógv átøk blívu gjørd og tað fyllir enn líka nógv og tað eru eisini átøk á veg og okur hava eisini latið nøkur uppskot inn so tað er alt sum tíðr upp á at tað er eitt mál sum eisini kemur at fylla nógv her í heyst og bústaðartrupulleikin er stórur og hann er um alt landið og her er so eitt áhugavert boð um hvussu mann kann koma við einari loysn fyri útoyggjar har mann skjýtur upp frá javnaðarflokkinum at mann hevur seks átta leiðibústaðir á útoyggj sum mann so kann prøva av og búgva í í eina tíð og vita um tað nú er nakað fyri ein eg kenni eitt lísindi til líknandi royndir úr útjara í okra grannalondum har mann hevur prøvað at havt nakrar íbúðir sum fólk kundu leiga seg inn í eg meini meini teir hálvt ella hálvt ár til eitt ár fyri at vita um tey høvudu hug at búseta seg har og tær royndirnar hava faktiskt verið góðar tí tað eru eitt nokk so stórt stig at taka og mann sera ofta hett her við at tað er kanska annar sum kemur frá lokala økinum og so era hin makin ivast eitt sindur í um mann vil og so kann mann prøva tað av og so síggja um tað er nakað fyri ein tað er ofta eru øgiliga nógv onnur góð ting at fáa við tá ið mann flytur út á eitt minni pláss tð er eingin ivi um at visi okur skulu hava spjadnað búseting sum okur sjálvandi ynskja so eru tað nakrar fyritreytir sum muga vera upp á pláss og ein bústaður er sjálvandi tað eina og so er tað sjálvandi alt tað sum hevur við arbeiði og samferðslu og trivnað at gera sum eisini

úthjarin í føroyum haldi eg sjálv hevur fingið alt for lítið politiskt uppmerksemi ígjøgnum nógv ár og tað má broytast og tað verður truplari og truplari at broyta tað tí tey fólkini sum kunna gera vart við seg rópa upp um tað tey blíva ferri og ferri og tað er í hvørfall mítt grundsjónarmið tað at løgtingið skal hava eina serliga rødd serliga hjá teimum sum ikki sjálvi klára at rópa so hart og tann parturin sum býr í útoyggj han minkar og minkar og mann hoyrir ofta bara um tá ið tað eru onkr onkrir trupulleikar men hoyrir for lítið um eisini tær góðu søgurnar sum eisini eru og eg haldi at okur sum løgting eiga at vísa nógv størri uppmerksemi til dømis líkist ongum at at tað næstan ikki ber til hjá summum av summum av feryunum at leggja at tað eru sonur ting sum há tekur man sjálvfylgir alla aðrastaðni tað eru hvørfalt stórt virkis vísni í útoyggj og umsatri útoyggjastuðulim í í seinastu samgongu umog at meta út frá teimum umsóknim sum koma inn so kanna mann virkuliga at síggja at har eru áræði og har eru fólk sum virkuliga vilja royna nýggj ting og sum eisini fáa smáar játtanir til atat byrja upp á ymisk ting so har har eru hvørfalli har er nógv at geva av tað gera okkumupp á allan mátar ríkari at hava eitt samfelag haregurhava spjadda búseting tað mentanarligað er sjálvandi eitt men í allar mátar er tað gott at hava eitt fjølbroyttsamfelag tað sum eg kann stúra fyri tað er tað at vissi henda gongdin heldur fram so gongur gongur tað bara nøkur fá ár so er úthaðarin mest til feriur summarferiur og til fólk sum kanska hava nógvar pengar til at kunna fara tá i tey hava fíor og og reakrerað tað verður ikki fastur bústaðir hjá so nógvum fólkum tað haldi eg virkuliga er ger føroyska samfelagið fátækari og tað mugu gera okkurt her inni frá fyri at fyribyrgja her er so lagt upp til at fólk kunnu royna at fara út at búgva í eina tíð og finn útav um tað er nakað tí okur vita at tað er trupult tað líkist ongum at mann skal verða noyddur í eini lítlari bygd sum á húsum haldi tað var at at búgva í einum kampingongd tí mannikkifinna akað atbúgva í g og hvat kann mann so gera við tað eg veit got tað finnust ikki ein nevni loysn eg haldi at hetta uppskotið sum verður lagt fram eigur eisini at rúmast innan fyri ta tað arbeiði sum er hjá bústøðum og eisini ta játtan sum er tað eigr tað gera og eg eri nokk so samd við undanfarna røðara eg haldi at oker komin har til at okur eiga at seta eisini nøkur krøv til hvat er tað bústaðið skal gera eg haldi til dømis tað sum hevur verið frammi nú ati bústaðir eisini skal byggja barn heim tað haldi eg kann gera hesa støðuna í útoyggj kanska truplari tí so verður einki eftir til tað so har eru nøkur ting sum eg haldi at okur eigat hyggja hyggja eftir og so verður tað sagt eisini í uppskotunum at vist tað skuldi verið trupult at fingið fólk at roynt altso á leið hesar íbúðirnar so kundu tær blívu leiðgaðar út sum kundi bústaðir i ststutt tíðarskeið tl til møguliga til ferðafólk tað eru so ikki samd í so haldi eg teir vista ikki fáa leiðarar skuldu selja tær men tað er so nakað heilt annað tí eg haldi ikki at at bústaðir skal vera lei til til ferðafólk tað er markið men eg haldi at fleiri átøk kundu verið sum kunnu viðvirka til tat loysa bústaðartrupulleikan eisini útoyggj og eg veit at tað hava fleiri ferð ynskt útoyggja felagi og fleiri ferð ynskt at mann til dømis fær gjørt hetta her við at mann kann takta eitt tænastugjald fyri tey hús sum standa tóm tað evur verður fleiri ferð verður nevnt at seta itt tænast gjald á hús ummar tvey sum fólk eiga soleiðis at tú ikki rakar kanmann siga vanligar pensjonistar onnur sum kanska ikki hava ráð hús og tað hevur eisini verið umrødt hetta her við hvør skal kunna keypa ognir altso skal mann kunna keypa útlendingar kunna keypa fast ogn í føroyum og so heta her við at umrøða um mann ikki eigur at seta nøkur krøv til bústaðir málrætta innsatsin meira til tey sum ikki hava ráð og til útjarin til dømis og so haldi eg hetta her við at fáa lán kring landið er ein høvuðsavbjóðing í øllum okra bústaðarpolitikki tí ikt mugu heldur ikki koma burtur frá tí at tey allarflestu fólk tey vilja eisini ella nógv fólk vilja eiga sínu egna bústað hetather við at seta føtur undir regiborð tað er eisini nakað sum mann sjálvur vil og skal hava møguleika til líka so væl sum tað at landið skal fara inn og byggja ella fíggja t vera við til at fíggja at bygging av einum leiðubústaði tað skalt tú eisini hava men tú má eisini hava møguleika til at keypa títt egna og eisini hett her við lutogíbúðum sum er á veg nú haldi eisini er spennandi har mann hevur eisini ein ognarskap sjálvur okur hava havt stórar fólkavøkstur tað seinni árini tað haldi eg øll eru glað um tað hevur so sjálvandi eisini givið eina bústaðar avbjóðing men visti mann hyggur eftir fólkavøkstrin so er útjaðarin ikki fingið lut í tí og alt verður meira og meira sentraliserað og spurningurin er fáa okur eitt betri land at búgva í tá tá ið tá ið øll skula næstan búgva har tað er koyrandi innan fyriein hávan tíma ella hava okur ikki eitt ordiliga gott land har tað er virknar smáar oyggjar við fólki sum sum eisini skapa sín gerandisdag har og gera okum øll ríkari tí at í síðsta enda so muokur minnast til tað at føroyar eru eitt oyggjaland og ikki ein býur og tað er tær avgerðirnar eisini sum verða tiknar her inni sum eru avgerandi fyri hvar búsetingin verður og ikki minst eta bankarnar sum hava ein øgiliga stóran leiklut í hvar fólk kunna búseta seg so heta er komplekst men eg eldar htta eit fínt uppskot sum væl eigur at rúmast innan fyri tað sum bústaðararbeiði við takk fyri

tas burt gotta sirur stenberg er samd í at hetta e eitt kilagott uppskot bara hugsa mær at spurt hana um um tað sum eivdu almenn fjarstørv tí mást tú tá tú býrt útoyg so mást tú hava hetta arbeiði til atkunnu arbeiða vist tú ikki í landbúnaðurastaðnum so ateg hugsi og tú ikki kanska siglir burtur burturi og siglir men so so mást tú hava eitt annað starv og har eru fleiri møguleikar tá tú kemur til almenn gjarstarv við umsitingørðu er nakvar møguleikar har takk fyri syristenbergtakk fyri hara formaður ja
eg haldi a het e eitt gott uppskot
oh tí eg haldi eisini taðva eitt gott uppskot sum okur høvdu í mykider tað var um tað var seinasta heyst ella í vár umhava at mann skuldi kunna skipa fjarstørv kring landið ogeg haldi tað eru eisini ein viður at fara tí tað eru meir og meira ting fleiri og fleiri ting sum eru talgild og hendan her síðsta tíðin hevur eisini víst okkum tað at tað ber nokk so væl til tað er nógvir skúlanæmingar sumhava fingið undirvísing heima og at fólk duga at brúka talgildar miðlar so tað ber væl til at skipa nógv fleiri størv sum fjarsturv so tað haldi eg heilt sikkurt eisini nakað sum okur eiga athyggja eftir tí tað er tað sum kann vera tilveru grundarlagi sum ger tað at fólk búseta seg útoyggj tí í nøkrum førum kanst tú síggja tað at annar kanska fær heftir arbeiði men tað at ikki bæði fáa er kanska tað sum ger at mann veljar at búseta skeldir miðstaðarøkinum og har kundi tú verið tilknýttur eitt arbeiðspláss her sjálvt um tú býr í útoyggj og so kanska mýtt inn ein teimum vikuna ella tað finnast nógvar millum loysnir eisini so tað er heilt sikkurt nakað sum okur eiga at geva nógv størri ans tí tað er tað er eisini ein framtíð í tí takk fyrija so er tað edva jacobsen ger suvæl

no er hetta ikki so ein ttr nøkur av hasum tingunum tí tað verðr øgiliga nógv snakkað um bankar sum sum um tað er tað tað tað tað óhugnaliga djóra í samfelagnum men avbjóðingin er bara tann at tað tað er lítil prísmunur at byggja t úti á útoyggj tað má manne kenna tilfari er tað sama og tá ið ein banki kann fáa ein avbjóðing við einum pari tað er tá teir kanska er farnir for langt og hava loyvað eitt fult lán fyrieitt hús í fugloy og tað gongur eitt ár so vilja fólkini ikki búgva har meir so kann mar risikera at húsunblevst selt og trýst situr eftir íeina skuld pá eina millión og tí er tað ofta kanska lættaðir at fáa fígging í havn ikki tí at tað er lønin er tann sama hjá fólki metr tað er prísurin fyri húsið sum ger munin tí fólk tíma ikki at sita eftir viðeinum láni og húsini er farin um at eisini at kenna tað tað e ikki øll sum støðast alla ævir úti í útoyggj soleiðis er bara nútakk fyri
ger so væl sirur stenberd ja takk til etva jacobsen ja tað er ikki so einfalt
og tað kostar tað sama at byggja tað sum ofta blívur munur um tað er grundøki sum tú kann fáa har kann tað hvørfalt blíva mist ai millióna muni og tað kann vera nokk so avgerandi men so er tað eisini tá ið tað kemur til hetta her við at keypa eldri hús og skula renovera sum nógv kunna gera í útjarðinum tí har kanst tú fáa rímiliga bílig hús menstatvekk har er tað eisini trupult at fáa lán og eg veit gott at tað er ikki einfalt men tað finnast statvekk dømir um fólk sum sum ikki fáa lán í útjaranum men sum kunna fáa ella nógv størri lán vis tey búgva í miðstaðarøkinum og har er okkurt sum sum sum mann kundi hugt uppá kanska húsanánsgrunnurin kundi komu aftur til sína uppruna og eisini veitt fólkið lán kring landið og ikki bara bygt takk fyritakk fyri
so er tað steffan klein poulsen sum hevur orðið ger so væl
takk harra formaður eftir fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar tólv sum er uppskot til samtyktar um at byggja leiðubústaðir bústaðir á útoyggj og hetta málið fær trivnaðarnevndina og tað stendur at løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot sum geva bústøðum heimild til at fáa til vegari fígging til at byggja seks til átta leiðbústaðir á útoyggj og vissu fyrstu fyrihaldi meg til sjálva uppskotið so verðurtað jú víst á at tað er ein avbjóðing serliga hjá unga ættarliðunum at búseta seg útoyggj og har hevði tær um vikað eitt eitt longri innslag um júst hetta á kalsoynni og tað er einki loyna at tað er ein útbjóðing har og útoyggjafelagið hevur so eisini pressað á seinastu tjúgu árini til at tryggja bústaðir og grundstykkir og tað hevur kanska ikki lukkast heiltso væl øog so kemur eissi fram at at hei visin hesi bústaðinin var ein veruleiki so kundi pør búð í hesum ella leiga hesi bústaðir í kanska eitt til tvey ár av tí at annar parturin ofta kemur aðrastaðni frá og kanska hegr brúk fyri at prøvata av fyri at fella til og so verður nevnt eisini at mann skal kunna búgva bíliga hav bíligar leiði fyri síðani at kunna spara upp til egið hús og onkur spurdi so aksel johannesen hvat bíliga merkti men tað eru nokk tær somu treytirnar við øðrum bústaðum sum bústaðir ger og so er etta eta síðsta detaljan har mann nevnir um nú tað er ringt at fáa avtalu um langtíðar leiðið so kann mann loyva stuttígar leiði til til føroyingar og turistar annars og og henda krúllan ger so tað at at fíggjarligi vágin er tað minni og eg haldi ikki at at bústaðið skal flyta seg frá langtíðarleiði til stuttígar leiði fara eropmbi og bukingocom og annað eg tað haldi ikki er uppgávan hjá bústaðum men men mann skilir væl argumentið allíkavæl eg haldi bara ikki at at bústaðir skal traðka út út í stuttar leiði

á útoyggj tað er tað er í minking í fimmogfýrs so búði fýra hundrað og einogtretivu fólk á á útoyggjunum og tað er so minkað niður í tvey hundrað og nítjan fólk nú í tjúgu tjúgu og tað er faktiskt bara ein oyggj sum hevur havt fólkavøkstur og tað er stóradímun hon er farin frá trimum íbúgvum til tíggju annars hava allar minking hetta tíðarskeiðið og hetta er ein rættiliga keðilig støða fyri útjarðinm í føroyum eg sjálvur búgvi í hvannasundi og har har har klárar mann sat halda stand í løtuni og enntá hava ein lítlan fólkavøkstur men isu mann fer eitt lítsindur aftur í tíðina so varð til dømis svínoy ein nógv størri bygd enn hvannasund nú búgva bert ella nú eru bert einogtretivu fólk skrásett har beint um tey so eg hava sínum gerandisdag har tað tað veit so ikki øll hesi einogtretivu men teðereisini her atspurningurin stingur seg upp um hvussu nógv landið skal gera hvussu nógv skal tann politiska skipanin gera fyri at venda hesari gongdini og so ikki minst hvussu vit skulu gera

tað er uttan iva at verja at skaffa sær bústað útoyggj men men man kann spyrja um landið so skal fjerna allar forðingar sum eru fyri at fólk vilja búseta seg útoyggj ella um einstaki borgararn kanskanska brenna eitt sindur fyri tí og gera alt fyri fyri at klára seg sjálvan men hinvegin so kann an eisini siga at at okkara samfelag okkara land hevur ein áhuga í at at fólk búseta seg kring alt landið í hvønn krók í okkara landi tí at útjaðarin hann hann kann jeú annars skjótt fella í vannrøkt og um ikki fara heilt skeivir so hava lond sum til dømis norra skattalanda til nettupp útjaðarin øllu førnum nakrar ágóðar soleiðis at at fólk eisini verða verandi av teimum støðum og og mann kann siga halda tay vlíka altso øllu førum at fólk eru til staðar og og halda lív í í teimum økjunum hetta er í ølm førum stórt gagn rfyri okkara ferðavinnu vil eg vil eg pástanda

ja tað erlætt at finna eitt yvirlit yvir borgarar á útoygginum hvussu nógv tey eru talið men eg finni einki yvirlit yvir sethús men eg vil pástanda ell eg vordera í øllum førum at tað er ríkiligt av av húsum á útoyggjum sum er lutfalsliga til tað fólkatalið sum er skrásettar úti men eru allar tað allarflestu bara summarhús ella ella bara tað at eingin býr har og og tað er her eg haldi at tænastu gjaldið sum onkur longur hevur nevnt liggur til høgrubeinið sjálvandi skulu fólk gjalda fyri tær grundtænastur í kommununi visti mann hevur eini hús á tí staðnum tí kommunan veit jú

tí at hetta hetta gjaldið her visti mann fekk tað samtykt tað hevði breiðkað um skattainntøkurnar í hesum førinum hjá kommununum tí tað hevur fleiri ferð verið frammi haldi tve seytjan hevur ein arbeiðsbólkur gjørt gjørt eitt álit ella eina frágreiðing um júst hetta um hvussu vit kunnu breiðka okkara skatta inntøkur tí tær eru øgiliga konsentreraðar konsentrerarar í føroyum størsti parturin kemur frá frá inntøkuskattinum og vistu nú um mannsamtykti hetta grundtænastugjaldið so kundi mann flutt øl førnum ein part eg veitik hvussu stórir tann partin hevði verið m ein part frá tænastugjaldinum frá lønarskattinum ella inntøkuskattinum yvir á tænastugjaldið vildi bæði broytk um skattin og kanska hjálpt útjarðinum serliga við at fingið eitt sindur meira av pengum inn í kommunukassan og hetta her verið uppi at vent fleirastaðni og eg vóni at hetta verður ein ein partur av tí á teimum uppskotunum sum sum fara at koma viðvíkjandi hesum hetta er ikki eitt lætt mál at loysa og javnaðarflokkurin er so komin í einum bogi upp á tað við at byggja leiðubústaðir ta er so eitt fínt boð men eg haldi nøkur ting enda ikki heilt rætt serliga tá ið tað verður tosað um stutttíðarleiði øog og so var tað hett her við bíligari leiði men tað vísir seg so at vera júst tær somu treytirnar sum sum til aðrar bústaðir sum bústaðir keypir so tað er tað sum eg hali sigað um hetta málið takk hara formaður
so hava vit viðmerking øksil willemsun johannesen ger so væl takk fyri hara formaður ella
viðmerki listher nú var stefan klein poulsen inni á hesun her við stuttíðar leiði altso eg eri slettiki ein tir endamál í uppskotinum enendamálið er langtíðarleiða og fólk sum vilja búgva ella búseta seg útoyggj kunnu leiða endamálið er sum steffan klein polsen er inni á tað er fíggjarlig vágin vist at vísa eitt tíðarskeið at man iki fær nakra langtíðarleiðar so kundu mann leiga út i stuttíðar leiði men endamálið er at langtíðar leiða hitt er bara at hugsa um fíggjarliga vágan men tað er ikki avgerandi fyri uppskotið at fólk kt takast út eisini um tað skuldi verið takk fyri ger so væl
klein poulsen ja og nú nevndi eg nemliga
ella kallaði tað eina krúllu fyri at bata um tað fíggjarliga váðan og og og tað dugi eg eisini at síggja at at tað er ikki sjálvt endamálið men eg vil bara undirstrika at at vbústaðir má ikki enda har úti at at at tað blívur ein partur av stutttíðar leiði marknaðinum tí at eg haldi heilt klárt at bústaðir skal halda seg til langdíðarleiði og og ongantíð betur um um borgarin kláraði at skaffa sær sín egna borgara tað trúgvi eg at tað allir flestu føroyingarnir droyma um og tað er at fáa sín egna bústað takk hara formaður takk fyri so er tað edvar
ter jacobsen sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður tað sum
stefan klein poulsen eisini kom inni á inn á tað eru altso visti tú hetta her við vistu úhevur fleiri hús vistu tú eigur hús við sigur klaksvík ella havn og so hevr tú eisini eivt hús il í fugloy so kunnu mann hugt upp á at su til dømis visti tú hyggur eftir bústaðuni uttanlanda til dømis so so kanst tú ikki vist tú ikkitt búsetandi til dømis so í tí staðnum so so fellir eitt grundgjald eitt mánaðarigt gjald fyri at kunna fyri at hava húsið tá tey gjøldini sum ofta fella aftur á kommununa tað haldi eg mann skal taka og hyggja eisini uppá tí at tað vilvil so eisini gera tað at møguligt vildu summi sagt veitst hvat vit fara bara at royna at selja okkara hús tí ofta er tað ikki mangul upp á bygningar men tað er avbjóðandi at fáa fólk at vilja selja tað til onnur og tað er kanska eitt sindur natúrligt at eg trupul atv fólk at støðast á útoygsj hvat heldur takk fyri
steffan klein poulsen ger so væl jú takk harra formaður eg haldi at
heilt klárt at hettaer nakað man skal hyggja eftir altso visu man fyrst hyggur heilt yvirorðna so verður tosað um at okkara skattaskipan skattainntøkurnar baði hjá landi og kommunum eru nógvar konsentreraðar og tí kundi mann sproytta út ymisk gjøld fyri síðan at kunna lækka inntøkuskattin eisini og so hendan ítøkiliga trupulleikan sum vit viðgera nú við at tað standa so nógv tóm hús ja tað vildi møguliga skumpa undir har og so hugsa um eina kommunu ja nú er svínoy so partur av klaksvíkar kommunu men so taka svínjar bygd har eru kanska eg veit ikki mær er hundrað hús og so siga hálvtrýss trýss hálvfjerðs standa tóm meginpartin av árunum og og hesi fólkini ikki eru skrásett í kommunu so eru tað ræliga nógvir pengar sum ikki koma inn visti nú e eitt grundtælastugjald eg veit ikki hvar mann vildi setta eg havi slettiki kannað hvat tað vidi kosta men visu vit hugsa hundrað hús og og nakrar hundrað fimm kanska fimm hudrað krónur um mánaðina ella eg veit ikki um tað eru langt við sínar men tað r øllm ferðum ein ein fín ella ein góð inntøka afturat hjá hjá kommununi fyri tey fólk sum ikki ikki eru skrásett har og faktiskt einki gjalda til kommununa og síðani eisini at at skumpa undir heta her við at at ikki bara hava tómar bústaðir allastaðni takk hara formaður takk fyri so er tað
bjrni hammer sum hevur eina viðmerking ger so væl
jatakkfyr hara formaður j steffan klein fá tað nógv um at tænastugjøld og um hasi tómu húsini sum standa úti á bygd og tað er eingin ivið um tað at tað er ein ein gomul søga sum hevur prátað um o nógv harransár hvat kann mann gera við tað ber tað til tormann leggja gjøld á hvussu skal mann fáa húsini seld og so víðari tað er ein dystur sum hevur verið uppi í fleiri ár men her er sum lggur á borðinum beint nú tekur stefan klein poulsen undir við ati at tað koma nøkur bústaðir nøkur leigur bústaðir út á útoyggj sum hetta her uppskotið konkret vísir á at tað koma nøkur sum eru heilt burtur frá hasum tænastugjøldunum heilt burtur frá nøkrum tómum húsum hetta her konkreta uppskotið tekur steffan klein undir við at tað er gott tat bústaðir bygdi nakrar leiðileiðubústaðir á útoyggj takk fyri harra formaðurtakk fyri steffang
klein poulsen ger so væl ja takk hara formaður ati eingin loyna at eg eri
einkemtutrupulleiki við at skaffa sær bústað á útoyggj og bjarni hammer spyr so um eg um eg taki undir við hesum her ítøkiliga uppskotunum eftir øll ver um eitt eitt eitt fínt boð seks til átta leigubústaðir og útoyggj og eg trúgvi at mann hugsar tað tilsamans á øllum útoyggjum sum sagt eg havi parkerað meg við hasum við stuttligarleigi eg haldi slettiki at bústaðir skal fara út í tað men annars ja altso tá ið bústaðið byggir bústaðir kringbygdirnar í dag hví ikki eisini útoyggj tað kan man gott seta spurningir við hví tær ikki eisini gera tað og eg haldi annars hetta er efti r øllmførumeitt gott boð men men mann kan leggja afturat at at hetta kemur ikki at loysa bústaðartrupulleikan av sær í sær sjálvum og og tað er øgiliga komplekst øki so eg trúgvi at tað skuldu fleiri ynsrin til enn akkurát hetta takk hara formaður takk fyri
so er tað bjarni kárasund petersen sum hevur orðið ger so væl takk fyri happa maður
ja tað er eitt uppskot til samtyktar frá frá tingfólkini úr javnaðarflokkinum um at byggja leiðurbústaðir á útoyggj og tað kemur kanska ett sindur for leingis av at mann hevur merkt at tað er ein ávísur eftirspurningur eftir at sleppa at búgva ella øllum førum sleppa at royna at búgva eina tíð fyri at vita um tað er nakað fyri fólk um tað líkassum leggur til grundamann fær áhuga í at at byggja sær eini sethús ella annars at staðseta seg meira permanent á útoyggjum spurningurin um bústaðarviðurskiftini í føroyum er bæði øgiliga komplekst og eisini nokk so polariserað tú hevur nógvar nógvir áhugabólkar sum kundu hugsað sær síni sínar umstøður vóru bóttar og tað tú kann eisini taka miðstaðin og og útaðarin og út á oyggj og hvar onkursvegna ella hvar trýsti skógvurin stórst vit vita sjálvandi tað at eftir spurningurin er øgiliga høgur kanska nógv hægst í miðstaðarøkinum og tað eru natúrligar orsøkir til tað vit síggja at fólk líkasum dyppa tærdrnar niður í marknaðin á útaðarøkinum fyri at vita um har eru okkurt sum ber til men her í havnini til dømis standa fólk og skríggja dag og dagliga eftir bústaðartilboðum vist tú ferð inn á hesir ymisku facebookbólkarnir har eru onkur setur hálvtrýss kvadratmetrar fyri átta túsund krónur á av sølulistan ella á leiglistan so standa ein hundrað g tvey hundrað og trý hundrað viðmerkingar tí at øll standa og bíða eftir einari íbúð í so máta er tað nokk so týdningarmikið at vit eisini tosa um hvussu vit raðfesta og tað at tað altíð er eitt ávíst lutfall ímillum tá vit geva bústaðir ei málsetning fyri hvussu hann skal byggja runt um landið ø í hesum her uppskotunum har nevnir mann seks til átta leiðubústaðir og tað er sikkurt eitt hampiliga gott boð men tað eru eisini tað leggur eisini upp til spurningin hvat skal bústaðir beskeftjaseg við tað sum vit vita er at fólk eru ósamd um hvørs marknaðurin skal stýra hesum her hvørt tað almenna skal taka innitiativi og í hvønn mun vit altso at trupulleikin er sjálv forsildur tað sum mann kann ilustrera tað soleiðis við at mann seta upp í ein tríhyrning tú kanst hava at okkurt verður gjørt skjótt tú kanst gera tað viður gjørt bíligt og tú kanst gera at eg góðska og tú kanst bara velja tveyút a trý sum oftast visti tú velur okkurt skjótt og góðskað skal vera so er tað dýrt vistu tú velur okkurt bíligt og skjótt so er tað sum ofta sláar kvalitetir og vistut bíligt og góðska so tekur tað langa tíð nokk so fundamental prinsippur tá ið mann skal seta seg fyri onkra verkætlan tað pljegur kkiatvera byggivinna tað kann vera og eg haldi at bæði politiskaskipanin og fólk halda at tey kunnu fáa ølt trý men tað haldi er nokk so neyðugt visti tú byggur skjótt og tay góðska sum veður tað dýrt tað má mann koma til sattis við og tí haldi eg eisini at mann skal gera upp við sær sjálvum hvat bústaðið skal skal tað byggja vanligar íbúðir til arbeiðandi fólk so fer tað at vera nógv dýrari og vissi mann vil hava eina ávísa góðsku so má mann eisini koma til sattis við at tað verðar dýrari tað sum eg haldi hetta onkursvegna tann ú heldiga gongdin við hesum tað er tað at mann mann rennur aftan á eftirspurningin tí at í mínari verð so burdi bústaðarbygging ikki verið so demokratisk sum tit gera hana til tað at viðsita her inni í tinginum og líkasum representera ávísar bólkar í samfelagnum um at hesi mugu hava takyvir høvdi nei hesi mugu taða hava taka yvir høvdið vit mugu onkursvegna raðfesta soleiðis at tað kemur flest til góðar við teimum avmarkaðu resursunum sum vit hava í øllum førum innan fyri tað almenna tí er tað ræðliga viktigt at vit prioritera og g haldi eisini at heldur enn at taka sær fulla ábyrgd av avbjóðingunum til dømis heta her uppskotið sum leggur upp til at bústaðir fer at byggja tí at mann hevur sæð eitt innslag um at onkur vil búgva á útoyggj so áttu vit heldur at hugt nærmari eftir nær er trupulleikin sjálv forskildur hví vil ein banki til dømis ikki geva eitt lán til onkran sum vil seta sær búgva á útoyggji er tað kanska tí at vit sum politisku myndugleiki hava ásett nakrar treytir fyri bankan um hvussu vágafúsar hann kann vera við sínim lán tí vit vita tað at ein bankihan fer altíð at royna koyra kapitalin har sum rentan er hægst og raðfestir har eftir tí sita seg sjálvt at tey altíð geva lán í havn til dømis men hava eitt sindur trupulleiri við at geva lán aðrastaðni í landinum er sjálvandi fyrimunur og vansar við at búgva á útoyggj ein fyrimunur er til dømis attey grundstykkini sum eru tey eru munandi bíligari ímeðan í havn eru tey munan dýrari og tað sigur seg sjálvt tað er eitt úrslit av at tað er ein logan eftirspurning í útoyaranum og tað er ein ómetaliga høgan eftirspurning í miðstaðinum harafturat so er tað eisini ikki líka nógvur eftirspurningur eftir at byggja og tað er ikki ein stórur tørvur tí sigur tað so sjálvt at at struktururin er sum mann er og at bankarnir uppføra seg sum teir gera tí burdu vit egendiliga hugt eitt sindur tættari hugt nærri at hvar vit sjálvi hava sett fótonglar fyri fólk at seta førotur undir egiborð venda eitt sindur aftur til bústaðir tað hava eini málsetning og eg haldi fólk eru eitt sindur ósamd um hvønn málsetningara framhaldandi skal hava um mann skal hava tann sama el um mann skal vera øðrvísi tí at eg haldi vit øll eru øgiliga intersseraðir í at fáa bøytt um bústaðarviðurskiftini í landinum bæði í miðstaðnum og á útoyggj og í útaðarunum og hvar tað skal vera í landinum tað er bara tað at vit vilja helst hava at tað gongur so skjótt sum gjørligt við so lágum prísi og so nógvari góðsku sum gjørligt men sum eg byrjaði røðuna í at siga tðrav sjáld fara øll trý tí má mann onkursvegna gera uppví sig sjálvan hvat vit vilja uppnáða vilja vit loysa trupulleikan skjótt so verður tað dýrt fyri tí almenn at tað verður dýrt fyri bústaðir at gera og visi tað vit ynskja so verður tað tað hinvegin vissi vit kunnu koma til sattins við at vit kanska gera hetta yvir eitt longri tíðarskeið men vit fáa kostnaðir niður so kunnu vit gera tað og so aftur til í triðja lagi vissu vit kunnu fara kompromi við góðskuna sum eg giti tey faktiskt vilja gera so kann mann bæði gera tað skjótt og bíliga hetta eru nok so grundleggjandi spurningar sum vit skulu gera upp við okkum sjálvum og eg haldi heldur enn at onkursvegna renna aftaná líkasum har har sum fólk gera vart við sína ónøgd fyri at royna at sløkkja eldar á bústaðarstaðarmarknaðinum so skal mann vera meira málrættaður eftir at fara eftir systeminum sjálvt royna og vita um hannikki kann loysa skipanina soleiðis at hon er til frama fyri øll og ikki hvat ið vit her á løgtingi halda er frægast fyri okkara onkursvegna umboð ella okkara veljara ella okkara lokal øki um tað so er fugloy ella tórshavn á runavík ella nakað heilt sí sftjóra mátavega øh takk yrha formaður takk fyri so er tað edva
sum hevur eina viðmerking ger so væl rakfjarðarformaður nevndi ella eina viðmerking í
til aksoviður hannesen í sambandi við leiðu ið tosaði um eitt her við fýra hundrað og fimm hundrað upp í kanska seks sjey tá tað var talan í bústaðir og so var mann kanska sjálvliga samdur í tí men tá eg so hyggi inn á tá eg havi granskað tølini hjá bústaðir bara fyri at taka tað tí nú er tað ein almennur stovnur so snakka munn tá mann fer niðan á trýss og fimm hundrað snakka vit um sjeyogtretivu skotratta og tá mann kanska fer upp á fimmogfjøruti so kanska snakka vit um fýraogtisund og fimm hundrað krónur til fýraogtis krónur men tað tá haldi eg sjálv at tað luknar meira einum einum bústaði til ein sum er lesandi tí at um tað so eitur í útoyøvdu oyggi til at eitur í havn ella hvar tað so eitur so ímyndir mær at tað ikki bílar at byggja og tá ið tú tosar um um eða kvadratmikrofon har skal eg púrt kvadrat so er illa komandi hálvsætta túsund ella fimm túsund og fimm hundrað ímyndi eg mær hvat metir bjarni koyra so um tað
takk fyri ger so væl bjarni kárason petersen takk fyri harra formaður
altso ein av orsøkunum til at tað til dømis er so hart nei orsaka at tað er so dýrt í havn tað er millum annað tað at mann heldur prísin fiktivt uppi við at ikki stykkja nóg nógv út visti tú stykkjaði út í havn tað hevði givið øgiliga nógva meining bæði fyri kommuna og fyri fólk sum hava hug til at byggja tað sum sum kanska meira yvirskipartrupuleiki um alt landið tað er tað at arbeiðsmegin er so upptikin beint nú tann almenni sektorurin og stórur partur av privatu vinnuni at hava dýstsúgvað hondverkararnar úr arbeiðsmarknaðinum til at byggja við sum gera at byggukostnaðurn verður ómetaliga høgur nógv hægri n hann noyðast at vera harafturat haldi at fólk hava fyrigiklað sær líka sum eg tosaði við hesu her trýhyrninginum í byrjanini vistir tú sær onkran leita eftir eina íbúð so sig eg viðkomandi eg vil gjarna hava tað skal vera trýss kvadrat ella meir og har skal vera vaskimaskina og har skal vera alt sum hoyrir til og tað skal verða hágóðskað ikki meir enn fimm túsundskrónnumana tað er rættiliga optimistiskt í mínari verð eg haldi mann ikki ordiliga geva sær far um hvussu reelt durt tað eigur at verða at leiga og tað er við her inni sum kunnu syrgja fyri at nøkur av teimum tingunum sum ávirka prísin lækka og tað haldi eg at mann í stóran mun kann gera í havn men í í útjaranum er tað eisini ein spurningur um at syrgja fyri at mann fær til dømis lándstreytirnar at vera linari fyri tey sum hava eginkappitalunu og kunnu avbetala eitt lán hóast bankin kanska ikki áhugaður í tí tí hann fær ikki líka nakað avkast takkfyrar formaður takk fyri so er tað ingi
er loyn didersen strømb sum hevur eina viðmerking ger so væl
ja tað er eingin ivi í at vit av álvara mangla bústaðir í føroyum og serliga kanska ella tað sum mann oftast hoyrir mest um so eru tað bústaðir í havn tí her kanska eru flest fólk men vit eru eitt lítið oyggjasamfelag og okkara styrki tað er sjálvandi tað at vit hava okkara høvuðsstað vit hava størri bygdir størri oyggjar og so hava vit smápláss og útoyggjar og at vit fylgust størsta eftirspurninginum so høvdu útoyggjarnar og tey smáu plássini skjótt skjótt verið avtoftaði og akkurát her við at tað sum bjarni eisini snakkar um at at hetta við eftirspurningunum og marknaðinum altso eeh vissu tað privata vinnan skal loysa bústaðartrot á útoyggj so verður tað seinur dagur at tað verður loyst og og annars vil eg eisini siga at tað er í eini íhúsini her at at vit mugu hyggja eftir hvat fyri krøv vit seta til banknátt
takk fyri ger so væl bjarni kárasun petursen takk fyri formaður
og takk til viðmerkingina ingilín ditesen strøm tað er jú øtað ev rætt at við seg ein privatur íleggjari sum longu hevur lítla orsøku til at fara at gera íløgur í sethúsamarknaðin millum annað tí at tað er lítið avkast lutfalsliga og tí at tað er ein lang og vágafús verkætlan at byggja leiðurbústaðir fyri síðani av leið út tú kennir ikki marknaðin um trý fimm ár tey fara sjálvandi at raðfesta at byggja í havn tí at tað tí at tey vita at har er eftirspurningurin størstur men tað er onkursvegna eisini tað sum er prinsippi at har sum eftirspurningurn er stórur har verður útboðið hægri og har sum eftirspurningurin er lágur har verður útboðið lægri har við er ikki sagt at mann ikki skal fara at byggja uttan fyri havnina tað sum eg royni bara at siga tað er tað at vit vita at eftirspurningurin er hægri summastaðni enn aðrastaðni og tí má mann onkursvegna seta inn har sum skógvurin trýstir harðast tá ið tað er sagt so tá ið mann tosar um bústaðir so er að ræðiligat ofta at mann diskuterar hvørja funktiión skuldi egentliga tæna og eg haldi tað vanliga sum er breið semja um tað er tað at tey onkursvegna lyfta tær uppgávurnar sum marknaðurin ikki klárar í hesum førinum so haldi eg tað kanska í størri mun snýr seg um lestraríbúður eldraríbúður og vardarbústaðir men um tað snýr seg um at byggja íbúður á útoyggj har sum eg i ikki eri heilt yvirvístur um at að e ikki grundarlag fyri at gera egnum eintingum tað er ein spurningur sum eg haldi er relevantur at depatera víðari kanska í so máta er tað fínt at javnaðarflokurin kemu við hesum her uppskotinum tí so kunnu vit faktist fara at viðgera hvat tað er sum egentiliga gera at fólk ikki kunnu gagnnýta møguleikarnar útá hjá a seta sær búgvtakk fyri
so er tað bill justinussen sum hevur orðið ger so væl ja takk
ta fyrihar formaður í útgangsstøði so haldi at vit eiga positivt at viðgera ølluppskot sum kunnu vera við til at økja um útboðið á bústaðarmarknaðinum tí ati munurin millum eftirspurning og útboð er í dag høvuðsorsøkin til at tað er alt fordýrt at útvega sær ein bústað tað er alt fordýrt eisini at leiga og tí royna vit og koma og tí koma nógv hugskot um hvussu ið loysnir kunnu finnast fyrr var tað soleiðis at tað bar til hjá einari ungari familju at fara inn í bankan og leggja sínar ætlanir fram og fáa lán til at byggja sær sín egna bústað tað hevur altíð verið føroyskt og tað hevur altíð verið soleiðisnar í føroyingar hava ynskt at búgva tað er nakað broytt hesi seinnu árini bæði soleiðis at tað eru nøkur sum ynskja at ikki at eiga sín egna bústað men ynskja at búgva til leigu tí kanska tí tey eru á ferð kanska tey ætla sær víðari men í dag ber tað heldur ikki til bara at fara inn í ein banka sum ein ung familja við vanligari miðalinntøku og fáa lán tað er næstan vónleyst hjá einum stórum parti av okkara fólki sum tí verða kroyst í ta støðuna at fara út og finna sær okkurt at búgva í til leiðu og tí er tað eisini blivið meiri aktuelt og meiri átrokandi at hava útboð á leiðurmarknaðinum og eg tori at pástanda at tað er ikki primerað ynski hjá fólki at búgva til leiðu hóast tað eru nøkur sum ynskja tað so er tann tann stóri eftirspurningurin er at kunna sett føtur undir eginborð og tað er bara komið ein ein ella onnur støða í marknaðin sum ger at tað er rættiliga vónleyst fyrst og fremst tí at spenni ímillum útboð og eftirspurningur er blivið for stórt og at tað hevur verið nógv trýst á okkara arbeiðsmarknaðu eisini hevur so eisini verið við til at gjørt at tað er tað er blivið ógvuliga dýrt at at byggja eg haldi at tann viðmerkingin sum ingilín strøm hevði beint í áðni hon tosaði um hett her at privata vinnan skal loysa bústaðartrupulleikar útoyggj kontrafelagi bústaðir altso fyrst og fremst so eru tað hvørki privata vinnan ella bústaðir sum skulu loysa tann trupulleikan men tað eru fólk sjálv sum skulu hava møguleikar til at seta búgv men tá ið júst har er tann stóri trupulleikin so koma øll møgulig hugskot fram og millum annað hetta er eitt hugskot sum er komin burtur úr tí at tað ber ikki so væl til hjá fólki sjálvi at seta búgv á útoyggj og tí uppstendur hesin her tørvurin og tí uppstendur eisini hetta her uppskotið sum e royndu verður faktiskt ikki burdi verið tørvur á og tí haldi at vit eiga at at venda aftur til høvuðstrupulleikan í okkara landi tá vit tosa um bústaðir og tað er fíggingin og tað er atgongdin til grundstykkir kring alt landið har er ein tørvur sum má loysast og vit eru komin ávegis við okkara bústaðarpolitikki landsstýriskvinnan í bústaðarmálum hevur lagt fram ein pakka sum loysir ein ávísan tørv og ein ávísan trupulleika nevniliga kanska mest tey tingini sum hava við almannamál at gera gy málini sum hon situr fyri og vit mangla at koma við restini av bústaðarpakkanum sum snýr seg um hvussu vit loysa upp fyri at vanliga familjur kunnu lættari kunna seta føtur undir egið borð og har hava vit nevnt fleiri ting og tey hava verið viðgjørt her á tingsrøðararpalli fleiri ferð í øðrum samanhangum vit tosa um at geva kommununum heimild til at langtíðarleiða grundstykkir soleiðis lat okkum siga at ein kommuna fær heimild til at langtíðarleiða grundstykki í til dømis níggjuoghálvfems ár ja so verðurtað ikki bara tann eina familjan sum býr á tí grundstykkinum sum kemur at betala grundstykki aftur men tað verða kanska tríggjar generatiónir sum koma at gjalda tað grundstykki aftur og tað skuldi í sær sjálvum gjørt tað bíligari at fingið fatur í einum grundstykki vit tosa eisini um at konvertera rentustuðulin til emvigafturbering tað vil siga at fær tann sum byggir emvigafturbering so fær hann ikki rentustuðul og tað skuldi tæð roknistykki skuldu gingið rímiliga væl upp tí at rentustuðulin er up á tann mátan at hann verður altíð hangandi húsunum eisini tá ið nýggu keypir húsini fyri einum hægri prís so verður nýggju rentustuðul settur á og tað vil siga at eini hús kunnu fáa rentustuðul upp til fleiri ferðir av nýprísinum eitt annað sum vit tosa um tað er at landið burdi so ella so komið inn við veghaldið til dømis umvegis bústaðir fyri tí uttasta partinum av einum setahúsalánum soleiðis at bankarnir betri tora at fíggja hús uttan fyri havnina til dømis tjúgu tretivu prosent kundi landið sagt vit átaka okkum tann váðan í tíðinfari sooreyð takk fyri hara
jostinussen kom inná tá ið l
jenesen tosar um hetta her við fígging har havi eg kanska ikki altíð verið so samd um akkurát hvussu mann leggur dent á tey tingini men intensiónini kunnu vit gott fylgja kann eg saktans fylgja men tá ið mann tosar um tey sum kanska bygdu bara lítið sindur áðrenn áðrenn eg og og og altso tú hevði heilt heilt onnur ting hvat tú setti hvat tú setti krav um tá tú bygdi fyrr og tann vilt tú siga eitt hús varð bygd í hálvfjerðsunum so kanska tað gekk einum fimm ár áðrnn áðrenn áðrenn stovan var eg heilatikið tapiserað og og var kanska eitt spælirúm í nógv ár og tað var fínasta slag inntil tú tað verður ikki tosann um fígging tú arbeiddi so átti ú fyri tað so gjørdi tú tað vit eru heilt aðrari tíð vistu tú hyggur í forhold til krøvini sum sum vit tey sum yngri erg væl yngri enn eg seti í dag til at skula flyta inni eini hús tað kansn sekki samanluknasttakk fyri ger so væl billjustinussen ja tað er púra rætt harra formaður
eg haldi at vit eru farin øgiliga langt út eftir hesari her breytini um at ein ein ein ung familja skal skal flyta inn í eini topttúnaði ferdu hús altso øll vit sum eru av av tí ættarliðunu sum er omanfyri vit vit eru uppvaksin í húsum hvar ið eitt rúm bleiv gjørt í senn og tað var tað valtso tað vóru fantastiska tíðir allíkavæl og tað var spennandi og má var við í partur e partur av tí menningini í prosessuni ha men eg eg fekk iki tí at og siga alt men byggikunngerðin sum bleiv gjørd í tvey túsund og tólv hon er ein stórur báðir altso í dag skulu húsini vera so tøtt at tey skuvera líka tøtt sum ein ein lufpalón sum tú hevur sum tú hevur strammað endanum og so skalt tú hava eitt ventilatiónsandlegg inni í húsunum sum gevur tann gjesturin sum teir byggikønur fyrr í tíni natúrliga løgdu inn í byggingina soleiðisnar at træið var frískt men í dag skal eingin gestur koma inn eini hús soleiðisnar at træið skal rotna men fyri a tað ikki skal rotna so mást tú hava vent til at sjónsandlegur fyri at tú skalt fáa fríska inn í luft sum fólk kunnu blíva meir forkølaði og tað eru altso vit verða noyd til at hyggja etir byggikunngerðini eisini eg haldi at tey krøvini eru alt alt for ómanrerulig á føroyska setrsamarknaðinumtakk fyri
so er tað brandur sandoy sum hevur orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja til viðgerðar er hettar uppskotið frá frá javnaðarflokkinum um at byggja leiðu bústaðir á útoyggj

øhvit hava nú í øgiliga nógva ár eftir hondini tosað um henda valsignaða bústaðarneyðina sum er í hesum landinum seinastu árini hevur hetta eskalæra øhtað hevurið tilflytingin seinastu árini og fólkavøksturin seinastu árini hevur havt tað við sær at neyðin blívur faktisk størri og størri eftir at fáa fáa bústað í hesum landinum vissu vit hava lurtað eit lítil sindur eftir teimum útmeldingum sum bústaðir er komi við so hevur bústaðir sagt púra greitt og týðiligt av veitst hvat vit klára ikki at nøkta allan tann tørvin sum tit politikarar vænta at vit skulu nøkta tað havar tei sagt øgiliga ofta men statvekk blíva vit politikarar bara við at tosa um bústaðir t vit tosað stórtsagt ikki um nakað annað en bústaðir sum skal vera ein loysn upp á allan neyð í føroyum sum eitur bústaðarbústaðarneyði eg haldi tað upp á tíðina at hetta forðumið her fer at venda kaninøvnini eitt lítið sindur øðrvísi og kanska innsíggja nøkur ting sum kundu veruliga hjálpt upp á bústaðarneyðin í føroyum millum annað tað ati at treytirnar sum verða settar til øbygging sum sum billijustinussen eisini var inni á har sum ella umælti hesa byggikunngerðina sum kom í gildi tvey túsund og seytjan hon er eitt element sum dýrkar bygging í føroyum heilt ótrúliga nógv spurningurin er vist sum vit vilja loysa upp fyri fyri bústaðarnegini hevði tað kanska verið ein møguleiki at lempa tær tær tær tær treytirnar soleiðis at at bygging bleiv bíligari eitt annað sum eg haldi í øllum førum sjálvur at mann eigur at gera tí vit hava innsæð og tann politiski retorikkurin er soleiðis í dag at mann kennir at tað er eitt problem at mann í útjaranum ikki megnar at lyfta uppgávuna saman við bankunum at byggja sítt egna hús í dag tí at millum annað sum erhard joensen varð inni á her í áðni at í havnini kanst tú altíð selja húsið aftur fyri fyri tað sama ella meir um tú byggir fyri men tað kann tú altso ikki í úthaðarðinum tí er tan spurningurin eru vit politisk klár til í hesum forðunum her ati gera tey átøk sum veruliga skulu til fyri at vit kunnu eisini byggja í útjðarðinum og har haldi eg sjálvur í øllum førum at tað at mann fer at defrensera ímillum byggir tú íí í í miðstaðinum ella byggir tú uttanfyri miðstaðin eg haldi at tað hevði verið ein gongd lei eg haldi at mann kundi hugt uppá um mann ikki kundi til dømis øhloyvt kommununum í útaðaranum at leiga síni grundstykki til tileventuellar framtíðar borgara sum sum jú eisini hevði viðført at at lána byrðan ella tann lánið sum er neyðugt fyri at seta seg í búgv í útjarðanum at tað er blívið minni emvegehvatosað um hví ikki undantaka bygging uttan fyri havnina fyri eveg har høvdu vit lægt kanska eina hálva millión fyri hvørt atta einasta hús og tað tað tað sigur seg sjálvt at tá ið ið láni tørvurin blívur minnini jamen so vilja bankarnir sjálvandi vera við til at øh hitt sum eg havi øgiliga ofta víst á tað er hetta her við at heimila kommununum nøkur ting nú var eg inni á hetta her við at at kanska leiga grundstykki út til fólk langdi ar leiga grundstykki soleiðis at at fólk kunnu betala síni húsalág niður og so kanska fara undir at betala grundstykkjaláni til enda eitt annað er hetta her ati frígeva ella leyðgeva nøkur av teimum tómu húsunum teimum sum í dag veru havt tilsummarhús úti á bæði útoyggjum og serliga uttan fyri havnina í dag eg haldi at tað r uppá tíðina at vit fara at umhugsa at loyva kommununum at taka gjald fyri tey tingini sum kommunurnar eru sambært lóg bundnar til at veita teimum húsunum sum standa í einari kommunu tað haldi eg kundi verið eitt instintrament til og ivist ikki í at tað hevði fingið fleiri hús á marketi ivist ikki í tí eg haldi at vit skulu hugsa eit lítið sindur meiri alternativt enn bara hugsa um bústaðir bústaðir bústaðir bústaðir men troyttur at hoyra um bústaðir eftir honduni tí at mann hoyrir ikki um nakað annað her er einki alternativ til bústaðir í dag vit arbeiða ikki politiskt á nøkrum øki og vit hav ikki gjørt tað heldur innan fyri bústaðarneyð á nøkrum øki inn við bústøðum bústaðir er ikki loysnin upp á alt vælsignaðir royni og og og lat okkum royna at hugsa eitt lítið sindur øðrvísi og lat okkum royna at hugsa meiri breitt tá ið vit hugsa bústaðarpolitikk takk
so er tað viðmerking tað er fyrsti johannes joensen ger so væl ja takk fyri har formaður kann vera samdur nøkrum tegnum tann
tingunin sum brandi sandoyog førur fram millum á tað at mann kann leggja gjøld á tóm hús í tænastugjøld men eg hugsi at kommunurnar úti í økinum smáuøkinum eru ofta so sperdar tað hvar ikki rátu lat at gera nókvur átøk so eg hugsaði bara um hvussu mann kann gera fyri at fáa kommunurnar ella fólk tel at fáa fíggingum úti í útjarðini tað tú mást hava ein til eina almennan stuðul inni tí tað privatur vil ag ikki fíggja nakað so um braddi sandoy hevur nakað upskotut um tað hvussumann kann fáa fígging takk fyri ger so væl baran

fáa lánið byrðina hjá fólki niður fáa lánið byrðina hjá fólki niðurjohannes joensen snakkar um almenna stuðul tað kundi kanska verið ein partur av tí at veitst hvat tú slapp undan at betala av mvg men so fekk tú ikki rætt til at taka rentstuðulin aftur tað betýðir bara tað at fólk sleppa undan at læna hesa stóru upphæddina frá bankinum sum tey allíkavæl skulu fáa aftur í rennstuðulík og tað sigur seg sjálvt at at vist tú sleppur frá at læna so nógv ja men altso so er lættari at fáa lán og lættari at koma upp undir ta loftið har sum tú kanska við einum einum minni eginpeningi klárar at klárar at fáa lán í bankanum takk fyri so er tað biljus dinsens
sum hevur viðmerking ger so væl takk fyri a formaður brandsandoy
hevur verið borgarstjórir í nøkur ár surasandi og hann nevni sjálvur hetta her við møguleikarnm fyri at geva veita kommunu heimil til atn langtíðarleiða grundstykkir hvussu hevði tað sæð út í ein kommunukassa um so var at tann heimildin varð fingin til vega hevði tað merkt at kommunurnar mátti fara út og tikið stór lán sum høvdu longru aftrgjaldingartíð ella hvussu hevi tað sær út hjá einari kommunu um hon skuldi gjørt nøkur grundstykkir tøk sum ikki kundu seljast men skuldi leiðasttakk fyri ger so væl brandur
ja tað hevði eg betýtt tað at
ein partur av teimum pengunum sum kommunurnar fáa inn aftur fyri grundstykkir ikki hevði komið inn beinanvegin men hevði komið inn aftur yvir tíð forkotið kanska ein tíggju og fimtan ár ella eftir eina sovorðna og tað sjálvandi krevur tað at kommunurnar brúka pengar upp á hesi tingini men spurningurin er er tað ikki tað sum kommunurnar eru settar í verðina til at gera til at skapa umstøðurnar soleiðis at borgarar kunnu seta seg niður í eini kommunu og krevja skatt inn frá borgarum soleiðis at hetta er ikki nakað sum hetta er ikki eitt virði sum sum detta er burtur ella sum blívur vekk spurningurin er bara skal mann krevja tað inn op frá borgarum ella skal mann kanska gera tað so mikið lempurligt at tey kunnu betala tað so við og við takk fyri harra borgar
so er tað johannes joensen sum hevur orðið ger so væl takk fyri harra formaður
til viðgerðir uppskot til samtyktar um at byggja leiðibústaðir á útoyggj sum vit í javnaðarflokkinum lagt fram og har sum løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot sum geva bústøðunum heimild at fáa til vegarfígging til at byggja seks til átta leiðibústaðir á útoyggj vit vita tað at fólkatalið minkar á útoyggj sjálvt um tíðirnar eru góðar og tað er ein avbjóðing í sær sjálvum tí áðrenn vit vita av so er búgveingifólk á útoyggj í føroyum so verður tað bara feriuveiggjar ella frítíðarítriv sum er har úti men fyri at kunna steðga hesi myntingini so mugu vit gera átøk og gera tað møguliga hjá fólki at búgva á útoyggj tey sum ynskja tað og tað er tí betur fleiri ung fólk sum ynskja tað hvussu er hesin døgurða tað er í grundarlagi fyri at búgva á útoyggj er sjálvandi trýbýtt í mínari verð tað er at tú hevur ein bústað at tú hevur gott og smidligt ferðasamband og at tú hevur eitt arbeiði sum tú so hann liv av á útoyggj ella soleiðis at tað hevur næstan verið soleiðis at mann hevur arbeitt við jørðini ella tað sum hevur verið á staðnum ella tað verður tað at tú hevur virkað á sjónum annar parturin av hvussu er sum mann kann liva av tí ella tú virkaðir í onkrum almennum starvi sum er tankt at tað kann vera strannført niður til onkrum øðrum sum er á úteiggið so veit eg eisini til dømis tí at útoyggjalærari og onnur hava undirvíst útoyggj tá tað verður børn har men tað minkar eisini við tí at barnatalið tigir sanniliga vaksandi útoyggj men eg hugsi at ein lykil kundi vera hesi fjarstørvini mann tosar nógv um eg veit er vitandi um at onkur sum arbeiðir í tilými skúlaverki har virka tey á virkaronkur útoyggj í dag við telduloysnum og ymiskum øðrum og tað ber saktans til at virka úti burtur frá arbeiðsplássinum í rættiliga langa tíð so kann mann koma inn á meðlandi aftur av og á og fara út aftur og tað ber væl til og tað er bara ein hugburð ella ein hugburðsbroyting ið krevst so hugsi eg aftur um ferðasambandið mann má hava eitt nøktandi ferðasamband og tá hugsi eg eisini um at vit mugu ansa eftir hesum útveitingunum at ikki blívur soleiðis at tað eru yvirskot og kapitalur sum eru avgerandi fyri hvussu ferðaskommandi er men at alla tínar tænastar má verið hásætur soleiðis at tey sum búgva út hava so góð korð sum møguligt til at ferðast aftur og fram sum mann tímir at búgva har og vit vilja hava ung fólk út og tá hevur ov nógv snakkað um hvussu skulu vit fáa fígging hvussu skulu vit hava bústaðar møguleikar ymiskar og hetta er so ein máti at gera tað upp á at mann hevur leiðir bústaðir tí fleiri vilja royna um tey fara at frívast og í dag er tað so ikki møguligt at royna seg uttan tú hevur ætlan at búgva og tað er ringt at fáa tey flestu hús standa tóm og og tey sum eiga húsini búg í nevndum er tað at mann hevur snakkað um at kunngerðin frá tvey túsund og seytjan um hvussu mann byggir hús er so ótrúliga trupul at fáast við tað kann gott vera at tað er ein loysn at mann lempar í henni og illa hugsar at at kanska gera legarligar at byggja men eg hugsi at vitst tað almenna ikki hjálpir til so er ringt at fáa fígging til at byggja nakað út í útoyggjum kommunurnar eru ofta sperdar og hava ikki nógvar pengar at rotta við og tí má tað vera ein til annar almennur stuðul ella almenn skipa sum ger at tað kann vera livligt at útoyggja og eg hugsi ikki at at bankarnir fara at hugsa um teir hugsa jú um sítt yvirskot heldur enn at hugsa um hvør býr á eini útheiggju ella ikki tí er tað okkara ábyrgd at koma við góðum kørmum til tey sum búgva har og haldi hetta er ein av teimum at geva fólki møguleika at búgva til leiðu sum ein hug til tað og virka har sum ein hug til

hugsi ikki at tað er so nógv munur á at búgva tú mást hava so møguleikar sjálvt um tú býrt í havn um burtur tú einum stórum øki runt í føroyum ella um tú býrt á einum lítlum øki ella einum lítlum staði og útøggjaðarfólk tey liva jú við nógvum ymiskum avbjóðingum dagliga tey mugu passa seg til veður og vind so at at geva teimum hesa møguleikan tað er upplagt mann snakk um gjald at lova kommununa at leggja gjald á fyri tómhús tað haldi eg kundi eisini tað er bara at gera eina lóg og loyva kommununum tað og tað kann mann gera rættiliga skjótt so eg hopi at landsstýrið kanska hyggur eftir annars haldi eg at hetta uppskot er eitt gott uppskot sum eg hopi at at øll síggja eina meining í hvussu er at landsstýrið roynir at gera eittland á hesum økinum tí annars verður útoyggjurin ikki lívliga og missa vit fólkið sum býr útoyggj enn so missa vit ein stóran part av okkara mentan og okkara samleik í føroyum so eg heiti staðiliga landsstýrið um at vera jalig fyri hesum uppskotinum og royna at arbeiða innan fyri hetta økið tí hetta er sanniliga týdningarmikið takk
siri stenberg ger so væl kkk fyri harra formaður ja jersm
pandi við joans joensen at tað hevur øgiliga stóran týdning at fólk búgva í útjarðinum og at tað ikki verður soleiðis at um túkvur fá ár so erta bara summarísøkir til a fólk sum hava nógvar pengar at at hugna sær í tí tá fara ogunett upp at missa nakað av okra ikki bara okkra landi men eisini okara samleika sum tjól so eg hali at ta ett gott uppskot g haldi eisini mann eigur at taka og gera nakað við hettaher við at tað skal vera lættari at fáa lán sum okur hoyra øgiliga ofta at tað er eisini ein trupulleiki og so eisini hett her við at okur kunna standa saman um at fólk sum búgva í útjarinum og útoyggj eisini fáa ordilig lívskorð tí tað er øgiliga nógv økir har tey skulu stríðast fyri teimum tingunum sum eru sjálv fylgiliga eftir aðrastaðni til dømis góðasamferðslu og alt tað sum elnars háhyrður til góð fjarsturv og sovíðari so har eru øgiliga nógv ting mann kann gera men taðhevur verið øgiliga trupult at finna semjur um tey tingini sum eru so natúrliga alla aðrastaðni og og tá má løgtingið traðka til tí at tey fólkini sum búgva tað er so fá eftir hondunumtakk fyri
ger so væl johannes joensen takk fyri fyrispurningin og takk fyri
hatta sum tú sigur siri stenbeg er púra rætt sum tú sigur eg meini sjálvur at mann má lurta meira eftir útroggjafelagnum teyhva avta innlit í hvat tað er sum sum hendir út í útoyggj og ofta er tað ikki teir stóru pengarnar við snakka um men tað vísir geg ver øgiliga strilti at gera nakað tað kann vera tí at tað er so fá fólk við snakka um men visu so fólkini flyta inn á meginlandið og øll skulu búgva á meginlandinum so verða vit eitt land sum er nógvir fátækari púra samdur og mann kann siga tað at vit spara kanska itt sindur av pengum men vit spara hvussu er ikki mann kann siga samleikan ella mentan í føroyum tí tað endar við tí innanfyri kanska hálvtrýss ár so eru fleiri oyggjar sum eingin fólk búgva og og tað tað skaras hjá okkum sum búgva á landinum yvirhøvur men eg meini at tð vit eru nógv fátækari tí hetta eru øgiliga týdningarmikið at gera nakað og ikki bara at tosa takk fyri takk fyri
so er tað tveir sum hava biðið um orðið men eg eri ikki her so er tað edva jacobsen sum hevur orðið ger so væl takk fyri formaður
haldi hetað e verað ein ein sera áhugaverd viðgerð sum vit hava havt og har eru nógvir vinklar inni sum sum fara ymiskar vegir og og tað at sum hetta málið gongur út uppá sum so ofta er sagt ím morgun k til átta leið úti á útoyggj tað kann eg kann gott skilja tankan í tí men eg veit ikki um tað vildi loyst alla avbjóðingina eg sá eitt sindur áhugarvert tøl akkurát í áðni nú snakka vit um tað sum er ein avbjóðing tá vit er eit útoyggj tað er tað at tað er trupult at fáa eini hús visti mann vili hava eini hús í tí standara sum er í dag so er tað kanska ikki so ella tað er trupult at fáa húsini kanska rættiliga nógv bíligari upp fyri tað um tað er einum smærri plássi eitt hús uppá vistu eg siga tt húsundpund o tíggjungadratt tel okkurt sovorði tað tað kosta tað sama í nógvum førum fólk hava ofta nakrar treytir og lógin sum vit hva eisini hava sagt her um morgunin hon hevu eisni nakrar treytir við sær sum ger tað ati altso nakrar byggitreytir sum gera at at tú skalt kanska av við ysa tvær tvær eninog hálv miliónirnar sjálvt um tað er ein piklu til plássi og og vi hug jøgnum nøkurm tølim har ir við borið hjá okkum har í áðni bara sum frá síðstu fjør og í ár hvar en gjøgnumsingsprísur fyri hús á útoyggj er eina komma tvær og tað er eisini tað smærru og miðaløkjunum og teimum smærru plássunum eina komma tvær men vist tú fert til høvuðsstaðin so er tað fyri sama mann sigur mann kann siga fyri somu byggjaríir tríggjar komma eina øgiligt spenn ímillum hvat ið tað kostar at at fáa selt eini hús út útoyggj og hvat tað kostar at innvera tað sum erard joensen var inni eisini á í dag at í havnini til dømis har halda halda húsini prís og dugi ikki ordlig at síggja hvussu mann skal taðtaðhava verið ymisk ting upp at venda tað er tað við við rentustuðul at mann ikki kanska veitir rentustuðul men men men veitir emvigfrítøku tað kanst vera meira generelt soleiðis at húsaprísirni blíva nakað lægri eitt sum eg havi saknað eitt sindur í forhold til tey sum tær kommununir sum vara av útoyggj haldi siru stenber tosar eisini einaferð um tað vit snakka um tað í í trivnaðarnevndini eg haldi at nógvar av kommununum har veri øgiliga seinar at veita grundstykkir úti á útoyggj og í teimum smærru ikki um tað ikki eitur útoygj men teimum lítlu bygdunum har mátti veruð nokk av at tikið av av av jarðarstykkjum men mann hevur ikki verður so øgiliga skjótur í at slagt eitt øki av og kanska stykkja eini eini fimm stykkir út kanska planderað tey og vita hvat ið ið ið tað innibar og legði seg eftir at í fyrstu syftu legði seg eftir at byggja tey til bústaðarbygging og eggjaði til tað tað er so hvussu ein leiklutur sum kommunurnar ikki hava gjørt so nógv av eg havi spurt eitt sindur runt um og tað vísi seg at onkur av teimum sum búleikast í teimum smærru kommununum sigur at tað er so langt síðani at at ein kommuna møgulit hevur stykki út í einum lítlum plássi at at tað mátti verið ein startur tí at tað verður sum tað bleiv sagt her inni tað verður nokk ikki bústaðir sum kom at gera alt og tað sum skurraði í mínum oyrum í sambandi við tá eg fyrireikainmi líkasum at siga nakað um hetta her hetta málið tað er tað at mann sigur ókey seks átta íbúðir men so fer mann beinanveg yvir til at siga tað at at mann kann veita geva bústaðir loyvi til at fara at at leiða út til ferðavinnu og tað haldi eg tað hóvaði mær ikki tí at eg so nógv pressa á leiðurbústaðinum til at fólki at búgva í at tað er øgiliga skjótt at koma út á nakað skráplan har og nakað sum bústaðir eisini kann fáa í sín tankagongd at tjena eyka pengar við at fáa leiðuúg til ferðavinnu man skal ikki fera ikki síggja stara seg blindandi tí at tað eisini kann blíva so at tíðin hon er kurt longu við at fara men hetta er ikki so einstottugt og avbjóðingin við at veita fígging út um altso til dømis úti útoyggi fór hol til eitt stóru pláss har skilji eg væl peningastovnarnir tí at pantið er ikki tað sama og fólk skulu út úr hesum eisini harra formaður og tá verður tað kanska soleiðis at mann hevur eina størri avbjóðing tí tá situr mann kanska eftir við einum skuld og ongum húsum tá er tann kundin ikki glaður at mann fekk ta fíggingina frá bankanum sum hann bað um so tað eru tvær síðir av somum sak takk fyri hara formaður takk fyri so er tað viðmerking
tað er siri stinberg ger so væl takk fyri teg har
ar formaður ja tað er avgjørt soleiðis at kommunurnar hava eisini eina ábyrgdí hesum her málinum tí tað eru eisini byggimyndugleiki og tað hevur verið sagt fleiri ferð eisini í hoyringum í evndin trivnaðarnevndini mann a viðgjørt líknandi mál at tað hevur verið trupult at fáa grundstykki so tað er eisini ein av teimum uppgávunum sum ein kommuna eisini skal fyri at fyri at fáa loysa hettaher málið so tað finnst okkur sum ikki ein loysn men tað eru fleiri smáar so avgjørt er tað eisini eitt problem takk fyri takk fyri ger so væl edva jacobsen
takk fyri formaður ja tí tað ofta
tær kanska teir størru kommunurnar eru spentar at leggja saman og fáa nakrar smærri kommunur inn undir sín hatt men so er tað eisini nakað sum mannmá hugsa um og tað er tað at skulu vit prøva at útstykkja tað kansn bara vera enn tvey stykkir hvørn stað at vita um um tí tað og og og kanska ikki fær so dýran pengar tað kundi givið ein góðan startskot men mann tað er trupult at koma inn á tingini men eg eri ikki so yvirraskað um at tað minkar útoyggj tað er ikki trendurin hjá tí yngra ættarliðnum at búseta seg í so pikklítlum plássi ofta havi eg hildið at tey sum búgva hr úti tey kundu eisin verið spennandi at faðursera ferðavinnuna laksi og annan bógv og kanska havt størv var úti sum vórðu relateraðir til at relatera til nakað við ferðavinnu tí mann má kenna tað um mann vil tað ella ikki at eg trúgvi ikki at nógv av ungdómunum hava lætt við at støðast í heinsari pikliuplássi eg veit ikki um vit ta heta er runt alt europa heta ikki bara í føroyum ein avbjóðing sum er rættiliga stór at steðga akkurát handan trendin takk fyri harra formaður takk fyri
er tað elsbett mersedis gunlegsdóttur landsstýriskvinna sum hevur orðiðger so
ja takk fyri harra formaaður nú er eg ikki kkh fkki til døgurðatímin so tað er men eg skal royna at siga nøkur orð allíkavæl tað er soleiðisar at hetta uppskotið tað sigur løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið í lógaruppskot um at geva bústøðunum heimild til at fáa til viga fígging til at byggja seks til átta leiðubústøðir hygger tað stendur sum geva bústøðunum heimild sum geva heimild tað er hatta sum líkasum stakk við eyguni altso hvat forðar teimum fyri tað ar tað nakar sum sigur við tey tey ikki skulu er tað nakað sum sigur at tey mangla heimild til at byggja úti á útoyggj sær meta tað at at tað er har mann skal byggja so so vænti eg teir hava loyvi til tað altso tað ikki nakað sum eg dugi at síggja forða teimum í tí men tað er so ikki hent nakað at teir hava

ja tað er so ikki bygt og tí tí í tí er hetta so uppskotið í dag um at eggja teimum til at gera tað hetta er hetta er rættiliga kraftig signalvirði vil eg siga at hetta økið er forsøvmt hvussu nógv mann skal um eg kann siga tað soleiðis ddtailstýra bústaðir tað tað er so kanska nakað má eg skal taka upp men øll vita tað at eg sum landsstýriskvinna havi lagt ein bústaðarpakka fram har eg havi sagt at tvey hundrað milliónir skulu brúkast til almannagagnligar verkætlanir og har havi eg nevnt kanska ella har havi eg nevnt kolegiverilsir barnabústovnar tá eg sigi tað so meini eg ikki við institutiónir til hundrað og tretivu enn hundrað og trýss milliónir ta yvirhøvur ikki hari her tað sum eg síggi fyri mær og mansigur ætlanin er tað er tað at tey sum er í einum barnaheimi í dag skulu fáa man sigur um at byggir ein tvey ella trý hús stórhús har nøkur børn kunnu búgva saman saman við starvsfólki hava eitt hugnaligt og fjálgt og gott og ikki eina eina stóra gegantiska institutión tað er slangt yvirhøvur ikki har eg eri og so tá ið mann roynir at snakka um harra formaður orsaka

orsaka ja øh tá mann roynir at siga at atimann fór ætlari at byggja hesar stóri gegantisku institutiónir kanska fyri hundrað og trýss milliónir ella hundrað og fimmogtretivu sum tað seinasta boðið var ella sum mann bar at komin upp á tá ið mann ætlaði at byggja seinasta eitt bar barnaheim tað er yvirhøvur ikki har eg eri og eg vænti eisini at eg fari eisini at fáa stuðul til tað vit snakka um barnabústovurnar at vit fara at byggja ella hava ja byggja nøkur hús sum skal vera hugnalig og fjálg og góð og ikki minst heimlig hjá hesum børnunum so tað haldi eg ikki at mann skal ganga so øgiliga høgt upp í at tað fer avstað við øllum pengunum tá eg snakki um almanna gagligt

øso er tað at nú sigur mann ella við hesum uppskotinum tosar mann um ati mann skal útoyggjar at tað skal byggjast úti á útoyggj øh eg hugsi eitt sindur um nú koyrdi eg eisini hetthr at at

hundrað milliónir skuldu brúkast til at byggja bústaðir uttan fyri har sum kapping er og kapping tað vita vit tað er ikki bara í miðstaðarøki tá snakki e ikki bara um havna kapping er aðrastaðnir atsso ein bilskur skal mann nú helda ikki vera her beint at bara kapping her men og tá ið mann so sigur at tað skal byggjast mann sigur hesar her hundrað milliónir skulu brúkast har sum tikki kapping her so gangið út frá er tað brúk fyri at tað verður bygt út í einum útoyggj ja men so ger mann tað vist brúk eg fyri tí er tað brúk fyri at byggja onkra aðrastaðna kanska hvannhalsfundi ella í bø ella hvar tað so skal vera ja so ger mann tað tað mugu vit so hava mann sigur fólki á bústøðum sum sum vænti eg vita best og og vænti eisini tað at vissu iðtú ver brúk fyri at byggja úti á útoyggj so gangi úrt frá at teir hava samstarv við oútoyggjarfelagið sum gangi eg úr frá eiga at vita væl hvar teð er brúk fyri vis tað er tilfeld eg veit ikki sjál fylgili eg eri enn í prosessuni og eg havi lurtað væl eftir hvat er komi fram her í dag er altíð farið inn við einum opnum sinni at vistu tú er nakað sum eg meini mann kann gera betri so so erg ikki tann sum sigur tað nei eg veit best eg eri sletkiki har men allarhelst vera samd við mær sjálvum er hetta nú tað besta at gera at fara at detailstýra meir ella at mann skal ordiliga siga nú skulu tit byggja tríggjar mann sigu íbúðir har og tvær har tað loyvi eg mær ivast í tí vit vita bara tað at atat mann krevur tað at hundrað milliónir skulu brúka sær sum kappinger og hinar hundrað milliónar har sum ikki kapping er vit vita um húsveki sum var ella mann sigur kri tikkurin sum var av tí so ta vit vóru gud hvussu tað fer at vera visti mann fær meir enn at seta mann sigur um markingar ella avmarkingaran tað tað fer so tíðin at vísa og sum sagt eg havi lurtað við man sigur opnum oyrum her nógv gott koma fram í dag eg vænti eisini at umboð fyri bústaðir og eisini lurtað í dag og hoyra hesi her sýnsvinklanar sum koma ella sjónarmiðini sum koma fram í dag tað ivist í onga løtu í

øhja og so hevur erhart verið úti e jacobsen verið úti fleiri ferðir um akkurát hetta her við at

eg haldi tað er akkurát tað sum hetta uppskotið ger í ein stóran mun vit fortelja fyri bústøðum hvat teir skulu brúka pengarnar til men ikki ikki ordiliga mann sir í detalju men vit siga at veiska hundrað milliónir skulu verða brúktar samband við kapping hundrað milliónir skulu brúka har sum kapping er umframt at tvey hundrað milliónir skulu vera har sum tað er til almannagagligt øh visi vit snakka um lutaíbúðir so er posittivt fyri og er tað soleiðisnar hvat eg havi skilt at lógirnar skulu gerast greiðari í tí høpinum ja so verða teir gjørt har tað eg haldi ikki her er so øgiliga nógv bein í men samstundis so eri eg faktiskt glað ella haldi eftir positivt at at hesi signaluni eisini koma út at tað møguliga eisini er brúk fyri at byggja úti á útoyggi so og eisini hetta her á t at kanska at t oyggjar hava fingið forov lítið uppmerksemi men sjálvandi tað sum onkur er ina á tað er aðrir mátar eisini gera tað upp á men sum sagt hetta er so tað fyrsta stigið í hesari setuni soleiðisnar at tað verður meira ka bæði hugaligt og lættari at fáa ein bústað í framtíðini men tað betýðir ikki tað at mann ikki eisini kann hyggja eftir hvussu ung fólk kunnu seta búgv tey sum ynskja at byggja eini hús men tað er líkasum í ein øðrum tað hoyrir undir ein annan landsstýrismann tí ati eg hugsi um hesi ungi fólkini sum eru pá tað allarallarbesta tey hava tey hava fingið eina útbúgving kanska a finguð se ótt lan tey eiga fleiri børn sum eisini kosta t hava í í barnagørðum og tey hava brúk fyri nógvum pengum og hetta er tann allarharðasta tíðin fíggjarliga akkurát í hesum aldrinum og hvussu skulu tey eiga tíggju prosent av av at tveir milliónim ella trimi hundrað tvey trý hundrað túsund á bók tá tey hava lært tey kanska seinastu seks árini og hava tikið lán tað er ikki lætt hjá teimum og tað eru ikki øll foreldur sum ella familja sum kann hjálpa so hetta er ein avbjóðing tað tað er púrasta samd í tí at akkurát í løtuni snakka vit um leiðubústaðir og lutaíbúðir tí tað er akkurá hetta økið hjá mær sum vit tosa um men sjálvandi tað er eisini vert at hyggja upp á aðrar mátar ta vit hugsa um sethúsabygging og hvussu ið mann eisini sleppur nemmari at byggja ruti á bygd tað sigur seg sjálvt eg fari at takka fyri eitt gott og konstruktivt kjak og eg haldi nógv gott er komi fram her í dag takk fyri harra formaður takk fyri
so hava tit viðmerking edva jacobsen ger so væl takk fyri hara formaður nú kom formaðurin í
janaðarflokkin knapplia ivast í jáni hvør tað var sum g átti eitta uppskot so tøymligt var tað blivið í tingsalinum men men lat tað fara vit vit viðgera hvussu etta uppskoti og eg haldi sera áhugavert og tað hevur nógvar vinklar tað sum landstýriskvinnan kom inn á sum er púra samd í sum eg ikki orliga dir til í áðni eg veitikkimeg v stundir til tað klokkan vísti eg ikki so mar bei eitt sindur í øðrvisi av tí tað var um hesa heimildina bústaðir hevur heimild og bústaðir fær eisini framhaldandi heimild aftaná tá vit koma eftir nýggju uppskotunum og tað hvr áhuga vert gjørt ein kanning veruliga ímillum fólki altso tað kundu ver intirsamt kommunurnar møguligat gjørdu kanningar sínum øki hvussu er áhugi hjá ymiskum til dømis at búsetase í ein leiðurbústað som mann kanska veit nakrar vinklar inn til etti her tí heimildin er har altso hon skal mann so seta altíð bás og hitt við við tí við við stovnum tað sum vit hava tosað um sikkur í tað sumem elsper mer sedes sigur at mann kann byggja øðrvísini út um smærri støð út um
takk fyri ger so væl elsbett mersetis kulastóttur ja
takk fyri harra formaður ja sum sagt heimildina heimildin hon er uppi á pláss og tað tað er kanska ein bara ein tekniskur feilur s komin við tað giti eg tí tað vænti eg at javnaðarflokkurin veit og hetta her við ati byggja uttan fyri miðstaðarøkið ella uttanfyri har sum kapping er áðrenn tað haldi eg eigura at peika nokk so nógv á hygger nú eiga tit at síggja t sindur longur enn bara man sigur har sum fjøldin býr tað haldi er eitt kraftiskt signal í sær sjálvum samstundis haldi eg eisini hetta kjakið hevuvurið virkuliga eisini víst á hvat ið fólkið hugsar takk fyri takk fyri
so er tað siri stenberg sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður
báður ja eg haldi at tit komið har til at tey sum hava tað nokk truplast í føroyum í dag tað eru ongar familjur sum skulu seta búgv og tað hevur kanska fingið for lítið fokus tí mann hevur tosað nok so nógv um aðrar bólkar men nú haldi eg tey eiga at standa í okra fremstu røð tað sum er nýtt við hesum uppskotinum tað er nokk hett her við at tú fær í sær royndaríbúðirnar har tú prøvar teg av og kann búgva inn inn í eina tíð fyri at vita um hat her er nakað fyri at at kunna eisini hjálpa um í útjarðanum hvussu heldur elspet mersetis gunnesdóttir at tað fer at at fara at rigga at prøva prøva tann leistin ella hevur hon onnur betri boð uppá hvussu mann kann gera við ta avbjóðingina sum er tað at okra útjajarir bara minkar tí er trupult tað r nokk ikki bara eitt ting sum skal til men tað eru fleiri men ellars at h er fokusi á at hava ungar barnafamiljur í í okra husonti tað haldi eg hon mangla takk fyritakk fyri ger so væl

ja tað hevur kanska manglað tað líkasum allíkavæl tað var í einari tali ella røðu her uppi at mann kom eitt sindur inn á tað og tí helt eg virkliga at tann vinklin var øgiliga viktigur tí at í okkara aldri flest øll við sum sita her vit kenna til ung fólk sum ynskja at seta búgv og hvussu forbiðja hart tað er hjá teimum tey kunnu gott hava bæði tvey eitt gott arbeiði gott arbeiði og allíkavæl so krevur hvat natúrligt er at bankin hann krevur fína trygg tað sigur seg sjálvt tí er tað tað eisini ein vinkul og hvussu hvussu mann mann sigur at hann kann hava lív liðað útoyggj mann hevur tosað um samferðsluna tað er viktigt mann hevur tosað um arbeiðið út í útoyggj tað kann mann fyri ein part í dag og nú mann nógv arbeiði við teldu og vit hava nógvar møguleikar í mun til bara fyri tíggju tjúgu árum síðani og hetta hevur royndaríbúðir ja spurningurin er mann er so bangin fyri at standa tómar men tað kann vera tað kann vera at tað sleppa at búgva hava beint í eitt tíðarskeið fer at gera tað veitst hvat hetta var akkurát sakin at er tað soleiðis skal búgva eftir stendur av lívinum so veitst meg tori at risikera fyri útavast oyggjuna at búgva har eru ymisk vinklar takk fyri takk fyri
so er tað jákup mikkelsen sum hevur orðið ger so væl takk fyri
hetta uppskotið frá javnaðarflokkinum inniheldur eitt ógvuliga positivt ting og tað er tað at tað umhandlar útoyggjar

har javnaðarflokkurin hoytir á landstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið eitt lógaruppskot sum gevur bústøðun heimild til at fáa til vegar fígging at byggja seks til átta ústaðir á útoyggj men tá ið tað er sagt at tað at mann hevur valt at at leggja et uppskot sum umhaldlar útoyggjar sum at siga tað at tað er ikki bara sum sum eg havi skilt a lanum í morgun at at øll tosa hvørjum øðrum eftir munninum og atta e er øliga deiligt og alt hetta her tí veruleikin tann at á or uta uppskot er meiri komplekst enn bara tað eg má siga at eg helli absolutt ikki til at skattgjaldaran í føroyum skulu byggja hús fyri fólk sum sjálvir kunnu byggja eg haldi at skattgjaldarin saktans kann vera við til at byggja íbúðir til tey sum ikki eru før fyri at byggja tey sum av ein ella aðri orsøk ikki kunnu byggja sær sín egna bústað tað haldi eg er ein etilig uppgáva hjá tí almenna og hjá skattgjaldarunum at góðtaka at mann brúkar skattgjaldarar pengar til og tíverri havi eg sæð at bústaðir hevur bygt bústaðir til fólk sum alt annað líka kundu ovóru før fyri at at byggja sær ein hús vissu møguleikin annars var við grundstykkjum og øðrum har haldi eg mann e farin for langt og tá tað kemur til at byggja nakrar bústaðir á útoyggj so er hetta nokk sprottið úr tí veruleika at

at tað hava verið søgur frammi um millum annað á kalsoynna húsum har ung fólk kundu hugsað sær at búð teyfødd upp faktiskt hær tey kundu hugsað sær at liva víðari men tey hava ikki havt fíggjarligar møguleikar til at byggja sín hús og og tað eru sjálvandi nógv sum ikki kanska hava tað

er eitt sindur varin við at byggja á útoyggj er tann veruleiki at tá ið tú hevur bygt eina hús fyri eitt fyri eina upphædd og so kemur tað niðurstøðu aftan á eitt tvey ella fimm ár ella tíggju kanska at lívið hjá okkum er nú broytt soleiðis at vit mugu flyta vitmugu fara til klaksvíkar til havnar arbeiði ella okkurt visti tey tá skulu selja húsini við einum stórum tapi so koma tey í klemmi og tað er kanska ein orsøk til at mann ynskir at onkur annar byggir og í hesum her førunum tað almenna men so kann mann seta spurningin er tað nú rætt at tað almenna ella skattgjaldarin skal byggja eini hús fyri fólk líkamikið undir útoyggj ella nakað aðrastaðni sum skal lofta einum potensiellum tapi og tað er har sum eg haldi vit eiga at vera eguliga varin tí vit eiga at fara væl um pengarnar hjá skattgjaldarunum og samtíðis hava vit eisini eina ábyrgd fyri teimum sum ikki kunna byggja eg hugsi oftani um at tá ið bústaðir mann stur upp á bústaðar a gerataðher so kundi mann kanska eisini hugsað sær jmen hví hví hevur mann sum í hesum før tað klaksvíkar kommuna sum var av húsa kommunum ikki sett tvey trý grundstykkir til sølu og og so kundi kommunan kanska roynt at skapt møguleikar fyri at privatir bydsovorðta hús við einum tryggjaðum leiðusáttmála at tað mann visti at di eru kanska tvey fólk í einari bygd sumskul byggja vit byggja tvey hús vit hava leiðursáttmála her kostaði sos nógvar mánaðr og suvíðari eg e eg haldi at viðhvørt so kann tað virka sum um at mann hevur forlagt við at fara inniu í landskassan g afti pengum og og loysa nakrar trupulleikar og tá eg sigi landskassan so er bústaðir sjávandi ikki beinleiðis tíl landskassan men hann er óbeinleiðis

tað allarviktiasta a útoyggj er samband ferðasamband og vit vita tað at ferðasambandið til útoyggjar er als ikki nøktandi hvørki so ella so og tað hevði eftir mínum tykki verið ein góð íløga í um útoyggjarnar at mann fekk gott trygt samband eg eri púra vísur í at at vissusambandið var so gott sum tað kundi verið so hevði tað eisini kunnað skapt møguleikar til at fólk búsettust á útoyggj í hvussuur í fleiri førum og kundi arbeitt á meginøkinum vissu arbeiði ikki var á útoyggj o á tann hátt kundi tey havt fígging til at at bygt sær sína hús ella leiða frá onkrum tað eru so øgiliga nógv onnur ting eg havi nevnt uppskotið um at tey sum búgva útoyggj og arbeiða útoyggj átti at fingið uein skattafyrimun sum sum gjørdi tað meiri áhugavert at kanska t flyta til útoyggjarar og skap betri grundarlag fyri einum góðum umhvørvi á so nógvar hattur og tað er so eitt uppskot sum samgongan hevur lovað at viðgjørt og vónandi fær tað at koma eitt uppskot frá landsstýrinum nakað skjótt soleiðis at at tað uppskotið kann blíva viðgjørt men sum sagt harra formaður at at er fegnist um øll uppskot sum gera tingini betri útoyggj men akkurát hesum uppskotunum haldi eg at tað er vert at nevndin í nevndar arbeiðinum viðger allar tættir í hesum uppskotnum her og kannar eftir um um hetta her er akkurát tann rætti loysnin
jóhannes joensen ger so væl takk fyri harar formaður gott at hat kmaí
konelesen sær at hetta e eitt gott uppskot og at tað er hendan vegn vit skulu fara fyri at fáa hjálp til útoyggjar nú býr hann sjálvur á útoyggj so hann veit hvussutað er eg segði tað mín innleggji at at tað er arbeiði í ferðasamband og bústaður við snakkað um tað er trý ting sum er grundleggjandi men eg hugsi at hann snakkar um at kommunurnar burdi gjørt okkum staðin fyri at landið tekur um endan eg hugsi bara at hevi tað ikki verið ein eitt hugskot at kommunur og landið samstarvaum um eina felags loysntakk fyrijákop mikkelsen
jú altso
eg yvilsi at kommunalir pengar og almennir pengar er er statvek alt frá skattgjaldaranum so so har eri ikki tann stóra munirin men tað sum eg hugsaði um við kommununi tað var at ein kommuna hevur møguleika at skapa fortreytir fyri eisini at onkur privatur kemur inn og og bjóðast fram til at byggja ein bústað heldur enn at brúka skattgjaldan pengartil tað so tað privata kann bjóða eitt ein bústað til leiður og og og so eisini taka hetað rigsuskeiði tað sum eg ivist eitt sindur í tað er latið okkum nú gera tað eiteitt sindur ekstremt tað verða bygd kanska hálvtrýss bústaðir runt um útoyggin og og og tað ganga nøkrar og allir standa tómur tí at tað er ikki lív livi líkinnog vit gera ikki tey tinginsum skulu gerast sær fólk trívist har og so víðar sovíðari so kann mann sjálvandi siga at at tað kann leiðast út til ferðafólk og alt hetta her men men mann kann koma í einai støðu sum er eitt sindur ivasom men harugfrá og so at gera eina roynd við fáum bústøðum og síggja hvussu tað fungerar tað er so eisini ein ein spurningur sum sum eg verji at umhugsa siristenberg
takk fyri harra formaður ja tað er eisini viðmætari saman
sett mál sum jógum mikkelsen gott vísti á og tað er nókv mann kann gera fyri útoyggjar sanferðsla er ótrúliga týdningarmikið og har er kanska nokk so afturúrsilt bæði við ferium og og atkomuviðurskiftum nógvastaðni og so bleiv tað nevnt hetta her mann kundi gera nakað við skatt og sovíðari men vist mann skuldi akkur som valt eitt uppskot burturúr hvat heldur jagum mikkelsen er tað týdningarmesta sum løgtingið kann gera nú í mun til útoyggjar jgumickesen
ja
tað er púra aftursum sigur stenberg inni á at tað etað er nógv sum kundi verið gjørt frá politiskari síðu og visti mann skal velja eitt framum øllum visti mann bara hevur eitt val so trúgvi eg at at at ferðasamband er er absolutt ovast tí ein ferga út til fugloyar til svínoyar ella til mykines har tað er vegurin hjá teimum sum búleikast á útoyggi og nú hevur tað verið eitt sindur nógv frammi um at at ein túrur er komin til svýnoyar og ikki til fugloyar eg eg má siga at eg skilji ikki at at at tað er hent tí at játtanin álitið eg varð sjálvur við til at skriva tað stendur at seks hundrað túsund játtaði til at fleiri túrar kundu verið úti til fugloyar og svínoyar so har má vera onkur misskiljing aav einum ella øðrum slag takk fyri ja og so er tað bjarni hammer
ja takkføra formaður eh tað er gott
tá hoyri jagumd mikkelsen er positivur haldi yvir alt sum verður betrar um umstøðurnar á útoyggj um tað er túrar ella tað er livilíkindur og betur fíggjarligur møguleikar og sovíðari tað eri púra samdur við hon í akkurát hetta her uppskotið er eitt konkret uppskot um sum eisini møguliga vil betra umat at tú kann fáa ein leiðurbústað úti í útoyggj o tað hevur sum so virkar øllum førum til at tað hevur ikki verið upp á taðl áður hjá bústøðum men heldur jagun mikkelsen ikki at her kundi verið ein leistur at roynt eg trúgvi tað hevivur tikið av tí tað vildi nokk ikki veri meirenn kanska ein bústaður síni kanska og eini tveiri skúgvu og so víðari ha so fólk fingu reinkið av og bøðar úti eina tíð og sum møguligani fóru víðari og sóvur hvussu fantastiskt er at vera á útoyggj takk fyri hara formaður
ja
ja eg veit ikki ordiliga so eg eri eisini øgiliga glaður fyri at nú tá ið javnaðarflokkurin er komin í andstøðu at tað vísir seg at tað virkar tað sum at hugflogið hjá floksinum er ikki tað kenda aftur altso tað koma nógv góðu uppskot nógv góðu tankar at eg vildi ynskt at mann kanska eisini hevði eitt sindur av hasum at tá mann sat við ábyrgd so so onkur heldur at hetta her er kanska er eitt sindur publistisk men eg vil siga eg eri glaður fyri at javnarlokkurin hevur gjørt sær tann ómakar komaðan uppskotið og eg vil siga at hóast eg eri yvingasamt við at tað skatteskjaldan fer inn við sniðar so so má eg siga at at mann kundi kanska gjørt ein roynd og sæð hvussu tingin útviklaði seg men sum sagt at mann eigur at viðgera avleiðingarnar av tí at tað almenna skatteskjaldan skal ikki betala fyri eitt hús sum eitt fólkbandag kann byggja sjálvt
ja erhard joensen fær orðið ger so væl takk fyri formaður
eg hevð ikki ætlað tikið orðið aftur men so tá ið ið eg hoyri síðsta talarar so helt eg at eg skuldi líka taka og prinsesera nøkur ting hetta her e tað er øiliga nevnt at grugga sovorðat mál sum var ter her við at fara og siga tað at tað er at at í hesum førinum er tað bústaðir sum so so fer mann niður í almenna kassar til at at betala hús fyri fólk hetta snýr seg líka so nógv um ein trivnað úti á bygd mann kann gruga tað up á allar møguligar mátar millum annað hevur hevur jargun mikkelsen skotið upp at mann skal geva skattarlytta til fólk sum búgva úti á útoyggj mann skal økja og betra um ferðasambandið titil útoyggj hetta kostar alí pengar hetta er alt at fara niður í landskassan eftir pengum tá mann vil tryggja at trivna í suðuroynni so velur mann politiskt at fara inn og og og stuðla suðuroynna við trýss milliónum krónum um árið til til il til strandferðsluna tað er fyri at tað skal verða trivnaður í suðuroynni tað er eisini at fara niður í almenna kassar etir pengum at fara mann kann ikki bara taka bústaðir burturúr og siga at her er at fara niður í almenna kassar eftir pengum men einki annað er alt er at fara niður í almennar kassarar eftir pengum tá tað snýr seg um útoyggj soleiðis er tað bara samferðslan er samhaldsføst mann fer niður í almennar kassar og skattgjaldarin betalir fyri at tair skal vera trivnaður úti á útoyggj so tað er ikki bara í sambandinum viðvíkjandi bústøðum tá tað snýr seg um útoyggj at mann firnur í almennar kassar og skattgjaldarin skal betala h er eitt visamhaldsfesti í landinum tí mann vil hava ein trivnað úti á bygd og tað er hetta er so ein partur av tí tað kann vera bústaðir tað kann vera samferðsla tað kann vera útoyggjarstuðul tað kann vera skattalættir til fólk sum búgva í útoyggj alt er at fara niður í almennar kassar so bara at taka tað her burturúr og siga tað at mann vil ikki fara niður í at skattgjaldarin ikki skal gjalda fyri nakrar íbúðir sum verða bygdar út í útoyggj taðer fáa bíligt takkfyriharra formaður ja so er ta viðmerkingar fyrst siro
takk fyri har formaður ja alt
eg haldi alt sum løgtingið samtykkir og so at siga er at fordeila almennar pengar tað er skatta pengar sum eru komnir inn sum eru í grundarlagið undir fíggjarlógini upp á ein annan máta tann allarstørsti parturin so at taka hatta fram í einum máli púra skeivt tí tit galdandi í øllum málum takk fyri erhard joensen
ja takk hhrara formaður tað er akkurát benn
ki sum eg havi her alt sum snýr seg um útoyggj og útaðara er ein samhaldsfastur tanki ergu fer mann og fordeilir nøkur virðir um eisini tá tað snýr seg um at bústaðir skulu byggja eini tríggjar fýra fimm átta íbúðir úti á bygd takk fyri
ja takk fyri formaður eg má siga
sum erhard joensen at tað skur eðer eitt sindur í orrunum frá undanfarna røðara sum attanastað hevur bústað veruliga úti í útjaranum tí at altso í sama lógaruppskoti so sigur mann at hundrað milliónir skula bygjast í havn tann parturin sum mann møguliga ætlar at byggja á í útjarðanum ella útoyggj hann er munandi munandi minni og tey hava mannhevur eisini hoyrt tað tað er lætt at fáa lán í havn tað er faktiskt ómøguligt at fáa byggilán á útoyggju so at eg jú púra samdur við erhard joensen at hetta eru almennir pengar og tað er tað in kundi fordeila takk fyri hara formaðurerhard joensen
ja takk fyri og takk fyri viðmerkingina
tjá bjarni hammer ja tað er júst soleiðis sum sum og og tað var mítt boeng at tað er ein pallett av tiltøkum sum skal gerast tað er báði samferðsla tað er abordera hvussu hvussu hvussu kunnu fjarstørv skipast úta bygd tað er hvussu íbúðarmøguleikarnir kunnu skipast útiar bygd tað er alt tað tilsamans sum skal gera tað at at eitt sovorugt uppskot sum er tað her hetta er bara ein partur av tí men mann skal ikki taka hetta her burturúr og siga tað at ja hetta her er altso at fara tað er skattgjaldaran sum skal betala tað her sann eitin tann skattgjaldarin skal betala alt og hetta er eitt samhaldsfesti takk fyri so er tað johannes joensentakfyri formað
maður eg púra samdvi erard joensen
eg hugsi oftan at mann hugsar tá mann snakkar um úthoðari ella útoyggj so snakkar mann oftan kostna og og e viki ma e ska siga a kostar bennifitt men hvat mann far burtur úr tí men vsti mann hugsar um tað jamen so so ger man jú einki tí hvat loysir seg í veruleikanum altso visti mann vil hjálpa útoyggja som er vet noyd til at gera tað her inni við tí almenna tí at tað privata vil slekkki virka útiá úthiyarinum so eg hugsi at sum eg kkaði við undanfarna la segði undanfarna røðura vistiú kommunur og landið taka seg saman og gera nøkur átøk sum veruliga muna so fær mann loyst nógvar avbjóðingar bara við at gera nakað erhard joensen

júst júst so johannes joensen brandershandoy hevði eitt uppskot um til dømis at taka ulangtíðarleiði á grundstykki úti á bygd og so bleiv ein spurningur her úr salinum jamin hvat vil tað siga fyri kommunukassan ja men tað vil siga tað fyri kommunukassan av tí fyrstu syfti so verður afturgjaldstíðin sjálvandi longd kaska frá frá frá null til fimtan ár men so gloymr mann skattainntøkuna hvat betíðir tað at eitt ungt par til dømis seta seg niður út í útoyggj tey koma kanska til at betala tann skattin sum svarar til at hetta her er altso innbetalt aftur ella endurgoldið aftur til kommununa innan fyri nøkur heilt fá ár kanska einum trý fýra ár so soleiðis kemur tað kanska slett ikki at tyngja kommunukassan óneyðugar nógv og tað er eisini soleiðis ot skld hugsa tá ið okur hugsa úti á útoyggj tí har eru nógvar nógvar ymiskar tað eru nógvar ymisk tiltøk ið skulu skulu til og hetta her er faktiskt eitt gott uppskot sum eg haldi at okur trivnaðarnevndini skulu taka seriøst fyri at koma í hvussufer eitt lítið sindur víðari innan fyri at fáa trivnað á útoyggj takk fyri ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðjam
um orði orðaskifti er enda hetta málið verður beint í trivnaðarnevndina til víðari viðgerð vit fara síðani til næsta mál á skránni tað er løgtinsmál nummar trettan tail fyrsta viðgerð og tað eitur uppskot til samtyktar um at hava fastan kommunulæknar knýtta et ellis og røktarheimun skalt biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin uni rasmussen fyri javnaðarflokkin johannes joensen fyri sambandsflokkin rósa samuelsen fyri tjóðveldið siristenberg fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn er tað steffan nei er tað ruttvang so fær uni rasmussen orðið ger so vælja takk fyri
ja nú skulu vit viðgera at mál um at knýta læknar afturat elliseinog fyri mær sær hetta út til at vera eitt rættiliga interessant mál eg trúgvi at hetta er eitt ein ting sum kann effektivisera nokk so nógv ting á einum ellisein

hvat hið tað kostar og og tann vegin runt men eg havi gjørt mær tann ómakað at eg havi kontakta nøkur av

og tey ljóða ógvuliga positiv yvir fyri at hava læknan tilknýttan

tað vísir seg at betýða nógv tað at tey hava ein lækna knýttan til so verður tað millum læknan og tey sum arbeiða á staðnum eisini størri tí tey koma at arbeiða betri og meir saman so so blívur tað lættari við ymiskum tingum í samband við arbeiði á elliseinum og eisini eta hervið tá tey skulu bestilla medisin at tey ikki pjóðast at kontakta fleiri læknar fyri at bíleggja medisin so upp á tann mátan blívur tað stórur munur á hvussu nógva tíð tey hava brúk fyri í telefonini og og fáa fakt í lækna til hesi ymisku tingini og so var tað at tað var eitt royndarprosjekt har norðuri í klaksvík sum sum steðgaði upp aftur og sum eg skilji var tað tann parturin hvør skuldi betala og og hvussu tað skuldi orðnast sum var trupulleikin oog hvat fyri

og í hesum uppskotinum sær tað eisini út til at vera stórur munur á visti man hyggur hvussu tað hevur ringað í danmark við innleggingum og og sovorðit at tað minkar betýðiligt við at hava læknan tilknýtta og í økjunum klaksvík tann royndarætlanin tey høvdu har tað tá brúktu tey tann takstin sum sum tey brúka í danmark tavil siga níggju hundrað og tretivu krónur um tíman skuldu tey betala til læknan sum bleiv tilnýttur og har brúktu tey tað at læknin skuldi koma ein einaferð aðruhvørja viku soe vissu mann og tey hava ja har var tað fimm heim har norrig

tí at læknin skuldi koma og og gera stovugongd og so skuldu tey snakka saman við tey sum starvaðust har eisini um hvat og hvussu so tey valdu at seta tveir tímar av hvørja ferð so tað vil siga ja átjan hundrað og tretivu krónur fyri hvørja ferð visti mann sigur tað og og tvær ferð um mánaðin so blívur tað sjeyogtretivu hundrað og tjúgu krónur

eldra heim visti mann hevur fimm so so kemur tað upp á á átjan túsund og seks hundrað krónur um mánaðin fyri hetta her

so spurtsmáli er hvussu mann taklaði hetta víðari altso tey hava so framvegis lækna tilknýttan men men so verður tað gjørt øðrvísi upp á tann mátan at læknin skrivar rokning staðin fyri sum um at hann fer til heimavitjan so akkurát hvat tað kostar tað veit eg ikki so eg kenni ikki prís munin á hosum og hvør tað er sum betalar hvat g og tann vegin tað havi seg ikki stýra so er tað tað mann skal betrakta hetta fyri lítið ella lógv í pengum men

dámdu øgiliga væl skipanina og tá eg snakkaði um leiðaran har veit ikki akkurát hví og hvat so virkaði ikki líkavæl nøgd við soleiði sumty koyrir nú sum tey tey høvdu ta avtaluna so so eg veit ikki akkurát undir okkurt sum gongur meira trekt ella hvat er sum ger tað men tey vóru øgiliga glað fyri skipanina meðan honn koyrdi tí tað samstarvið var gott og og tað blívur effektivari eg snakkaði eisini við onnur øki onkur sum hevði prøvað tað og sum tað varð steðgað aftur men tað var aðrar orsøkir men tey vóru eisini ógvuliga glað fyri hetta og og hopaðu upp á at mann kundi gera okkurt at tað riggaði aftur so eg eri í hvussur ógvuliga positivur yvir fyri hesum uppskotinum tí eg síggi nógvar fyrimunir við við tí at tað kann vera effektivari og eg trúgvi og upp á sigt burdu tað eisini verið bíligari so er tað meira hetta her við viðkostnaðin hvør tað er skal betala og hvat tað er sum liggur í buktini um tað er altso trupulleikar við við læknunum ella við teimum almennu mynleikunum ella hvar problemið er veit eg ikki men vit skulu so viðgera hetta væl virðiliga í trivnaðarnevndini so frá mínari síðu eri eg hvussu sur positivur higartil takk
eina viðmerking takk fyri eg eri sera fegin
um at uni rasmussen sum jú er formaður í trivnaðarnevndini sum kemur at viðgera hetta málið er so positivur í mun til hetta uppskotið frá framsókn og tað er púra rætt sum uni rasmussen sigur at forðingin í føroyum kanska er akkurát í hesum her við sáttmála og avrokning ímillum læknar og og og heim ella hvør tað nú verður sum kemur at at gjalda hinvegin so vita vit jú eisini úr danmark at henda skipanin sparir á øðrum øki í innleggingum so eg trúgvi at tá ið avtornar so kemur ein sovorðin skipan til samans ikki at kosta meir takk fyri uni rasmussen
ja tað er akkurát tað sum eg eisini hug
seg um at tað so er sum uppskotið sær út og tað sum eg havi fingið at vitað tá eg havi snakkað við hesi økini so er tað hvussu nógv sum tíðir upp á hetta burdi burdi blivið bíligari í longdini ella í longdini veikist kanska kanska beinan vegin so ljóðar tað sum at at tað loysir seg at gera okkurt við eftir dagbýri ja so er ein viðmerking afturat

tíð ein ein góður konstrektiv røðu tthoyrdi frá una rasmussen eg eri púra samdur nú mugi kenni eitt sindur til tað frá eysturoynni roðin hevur á samstarv við kára rasmussen í nógv ár tað heur so serliga verið ellshoymji í runavík s ellis og røktarheim og og ein máti er sjávandi um an fara út vi ellis røktarheimin o ein máti er eisini at mann knýtir tað kommunulæknan til eitt ávíst samstarv altso ta samstarvið sum longur kemur út til tí har veit eg at mann so samlar alla deildina taðvlsia har tv tvey onnur sambýlur sum eru knýtt til men sum eru saman við teimum og ellisheimi so mann ver samla alt saman í eitt men eg haldi hetta er eitt gott gott hugskot takk fyri uni rasmussen
ja takk ja tað er akkurát tað at
hvussu mann hvussu mann skipar tað upp á handan mátan tað tað blívur so upp til tey hvat tey síggja fyri at vera tað besta og tað effektivasta í í so máta men tað sum er viktigt tað er at tað at tað fungera væl og faktiskt økið í runavík har gjørdu tey tað frá frá startuni a frá tí ellishoymmi startaðist so tá var tað sovar í lambaíku sum var tann læknin sum var tilknýttur og og so eftirfylgjandi bleiv tað so kári rasmussen og men tað tað steðgaði so eg veit ikki akkurát nær og heldur ikki hví takk fyrija so vóru ikki fleiri
viðmerkingar og vit fara til næsta røðara og tað er jóhannes joensen sum fær orðið ger so væl takk fyri harra formaður
hetta uppskotið fær framsókn um til samtyktar um at hava fastan kommunulækna knýttan at ellis o røktaraheiminu eg beinanvegin siga tað at hetta er eitt sera gott uppskot sum javnaðarflokur tekur undir við og tað kanneit grundgeva við at siga at her eru n nógv góð ting í í mann roynir at samstarva millum kommunur í í samstørvum á røktarheimsøkinum og avbjóðingarnar eru sjálvandi heta her við at skelji stóru kommununum at læknarnir hava nógv at gera og tað eru ymiskir læknar sum mann fær fatur á etl ymisk týspunkt og við at hava ein fastan lækna staðset ella knýttan at røktarheiminum so fær mann fyribylst øgiliga nógvum innleggingum og har vísir mann til kanningar í danmark sum vísa at heili áttaogtjúgu prosent færri innleggingar eru tá tú hevur eina skipan sum hesa og tað merkir tað atheilsuverkið sparir ein rúgva av pengum og í mínari verð so sær tað bara so so vísir uppskotið ati tað loysir seg at gera fyribyrgjandi arbeiði heldur enn enn at at takla støvunatónini farin for langt og fólk veða innløgd kanska óneyðugt kanska í summum førum men tað kemur kanska for langt eg hugsi at hetta ger tað effektivari tryggari og betri hjá fólkunum sum eru á røktarheiminum og spari landinum í síðsta enda pengar tú fært eina betri tænastu tí at fólkini fáa ein lækna sum tey komu at kenna og sum tey fortróli við og tey fáa alla tíðina javna viðgerð ella kanning og ofta er tað blóðtrýst og annað sum hevur kannað men so er tað eisini stendur í her ofta blørklennsi og annað sum er ofta hjá eldri fólki avbjóðingar hjá eldri fólki her hava skipanir verið galdandi í yføroyum kaff og kommunufelagið hava havt eitt eitt trætimál um ta skipanina sum veru hon var væl eydnað sum eg skilji lanum men har vóru var ósemja um gjald og pengar og tí bleiv tað slitið tað var harmiligt eg haldi atmann skuldi fingið stað t við lag beinanvegð aftur so mann fekk eina góða skipan har sum kommunufelagið og kaff og og landið saman royndu at fáa fáa hetta át kjølfest aftur tá mann veit at danskar hava ella aðrir danir hava havt eina góða skipan og hava góða royndir við hesum her t hev virkað síðani tvey túsund og sekstan so er tað upplagt sum ter siga her tá læknafelagið niðri trýstir á at fáa eina varandi skipan so eiga vit sjálvandi eisini at gera tað sama tað er bara eitt menn í øllum hesum her og tað er vit hava tosað so ofta um tað læknatrátt vit hava snakkað nógvir mttr yngru læknarnar sum skulu fáa útbúgvingarstøvður so ava tosað um kommunulæknar og mangul upp á kommunulæknar tað er sjávandi blivinð nógv frægari og júst nú hevur mann akkurát sett ein nýggjan í havnini og tað er gleðiligt men vit hava mangu upp á kommunulæknar statvekk og sjálvandi trýstið á kommunulæknarnar tað verður sjálvandi størri tá ið mann hevur fastar viðtalur eisini á etlis røktarheiminum so tað er neyðugt at vit seta fleiri læknar í starv so tænastan eisini verður betri hjá borgaranum sum eg havi skilt so er tað soleiðis at í føroyum hevur mann rættiliga nógvar sjúklingar ella páa skentar til hvønn kommunulækn umum so nógv aðrastani so eg haldi at hetta er nakað sum vit eiga eisini at fáa a stýra tað kostar sjávandi pengar og tí mugu vit sjálvandi eisini játta tað sum krevst fyri at sjúklingarnar og tey sum hava tørv á lækna at fáa betri tænastu eisini tey á ellis røktarheim alt íð alt so vil eg siga hetta er eitt fínt uppskot eitt gott uppskot sum eg haldi eigur at fáa eina jaliga viðgerð og vónandi verða atað sett í starv nei sett í verk soleiðis at vit fáa eina skipan í føroyum sum er á støði við øll hinum norðurlondunum so gleðiligt takk fyribjarni hammer farin at viðmerk
ang
ja takkfyra hara formaður nei eg eri samdur við framsøgufólkinum og eisini við við uppskotstillaranum at tað er eitt gott uppskot tað er eingin ivi um tað sjálvt um tað er læknatrot í føroyum ella ikki tí at frá grannalondunum so er tað altso tað er týðiligt úrslit at ati at royndirnar góðar og úrslitini vísa sum sum okur hoyra at hað eru áttaogtjúgu prosent minni innleggingar og tað er eingin ivi um tað at um plustaði seg eldru fólkini at mnn kann sleppa undan at greiða frá hvørja fríðkorman er og hvat er galið og so víðari at tey hava tað haldi eg okur skylda hesin her teimum eldri at tey fáa ein lækna inn sum tey kenna nøkulunda tað haldi eg er ikki for nógv at forlanga og tí eg haldi hetta gott uppskot og tað er takk fyri ena góða framløgu takk yr hara formaður jóhannes joensen
ja takk fyri eg hugsi eitt annað í hesum uppskot
nú var nú var í endan av uppskotnum stendur tað at at tey sum búgva á røktarheiminum skulu sjálvandi avgerast sjálv um tey viljahava sína egna lækna sum tey hevur von við ella tann lækna sum kemur til viðtalu á ellis røktarheiminum har skal mann sjálvandi ansað eftir at tað ikki verður soleiðis at at tað verður so nógvir læknar at tað blívur ein ein tann sama skipanin sum er í dag altso mann má hava royna at fáa eina fasta skipan soleiðis at øll ganga undir somu skipan annars haldi g hetta her hetta er hetta er bara eitt øgiliga gott uppskot sum øll eiga ataka undirvið ruttvangtakk fyri
eg fari at takka røðaranum fyri eina
sera jaliga viðgerð av uppskotinum tað er púra rætt eisini sum røðarin sigur at vit hava kmmangul trot í føroyum tað sum danska læknafelagið vísir á tað er tað at arbeiðið verður nógv meira effektivt og at tað faktiskt fríðgevið arbeiðsorkar bæði hjá læknum og hjá starvsfólki á røktarheiminum so vissi tað heldur so burdi tað ikki blivið til ein størri arbeiðsbyrða hjá læknum við hesum uppskotinum men tað er sjálvandi nakað mann kann kanna nærri takk fyri johannes jovenesen ja tað ljóðar gleðiligt
vang ætlið
at tað sparir rarbeiða arbeiðsorku eg hugsi eitt annað í í sambandi við t tað er tað at tá tað havir verið trupulleikar við við fígging ella gjaldið á ymiskum fyri tænasturnar so so eigur mann at seta seg niður og finna útav hvat er tað sum er er galið ha er tað frá kommunulækninum fór nógv arbeiði í mun til hvat teir fáa løn fyri ella er tað onnur ting tað er øgiliga viktut at kanska fáa sett seg saman allir partar og fáa eina skipan í lag sum verður góð fyri allar føroyar hetta er eitt eitt gott uppskot sum sagt og vit fara í javnaðarflokkinum ataka undir við tí takk fyri ja so fær rósa

sum onnur sum áverður sagt so er tað framsókn ella rut vang og bjarni kárason petersen hava lagt uppskotð fram vegna framsókn og tað sum kanska eitt sindur serligt í hesum her málinum tað er hetta er eitt hetta er eineitt mál sum kanska fer yvir fleiri landstýrisfólk tað er kommunulæknaskipanin og so er tað ls og røktarheim og hvør hoyrir undir hvønn kommunulæknarnir hoyra í undir heilsumálaráðharum og eftir røktarheim hoyrdir undir almannamál tá tað er so sagt so ar tað so tann triði partin sum kommunurnar sum umsita økið tá ð táð er sagt so undirst eg eitt sindur yvir hvar ið væntandi heimildin liggur í øll hesum her tað tíverri liggur ikki í eg vóni at tað stendur herbeint at tað er ein feilur sum stendur herbeint at verandi sáttmála millum komunala arbeiðsgfelagi og kommunulæknafelagi heimilar ikki avtalu við føstum kommunulækni eg eg kann heldur síggja tær soleiðis tað at kommunulæknaskipanin er ikki ein partur av sáttmála hjá atarbeiðsfelagnumt kanska meira tað men eg kann vera eitt sindur erspin kann eg siga tá ieg standi her og sigur tað at vit hava eina fantastiska góða skipan ív vesturvágum har sum kommunulæknin er knýttur at heimi tað er fólk privat fólk sum búgva í einum heimi tay búgva inni hjá sær sjálvum tað er eingin skipan sum skal bestemma hvør ger hvat inni hjá teimum í veruleikanum tað er sum hava jálvgerarætt sum eg taki vil gjarna hava tað at eg eri við einari skipan sum borgari við trygd fyri við teimum veikleikunum og teimum sjúkum sum eg havi við tryggleika at ein kemur in og hygur eftir meir soleiðis er tað vágur har kemurlæknin inn eina ferð um vikuna eftir tørvi og hyggur eftir teimum persónum sum hava brúk fyri at fáa hjálp ella endurskoðað og tað er einki ivast í at tað í nógvum førum sum tað stendur í her fyribyrgir lørbruna tað fyribyrgir at fólk hava í trot av vætu og siga tað er lækni sum kann áseta tað a men altso tað er eitt væto skema sum skal gerast til hendan her tað pjøðist ik há landssjúkrhúsi fær a fortelja tað at vatuskemas skal k vera til tann og tann tann borgarin umframt tað hava vit so í upptøkureglunum eisini í samstarvtsavtaluni at tá ið upptøkur til fólk sum skulu inn á røktarheim har sita eisini omunulæknin so eg siga tað at eg skilji ikki ordiligt at athvar hvar hvar forðingarnar eru altso um tað eru í yymiskum støðum mann hevur forðingarnar ella mann spyr for nógv ella mann er forbangin at marn setar í verk eg veit eg slekki men tað ereinki ivast í at nú situr landstýrismaðurin heilsumálin her attað er kanska ein ein orsøk til afturat sum nógvum øðrum at endurskoða kommunulæknaskipanina soleiðis tað at at tað er ein sjálvsagdur partur at kommunulæknin eisini hevur tilknýti til heim altso hata er teirra privata heim so at eg dugi ii at síggja tað at tað er skipanin inn í sær sjálvum sum sum skal forða fyri møguleikan so at eg sigi atað er ikki svørt við ein ávís stottleika eg kann siga tað at vit longu pratispraktisera ein part praktiserar og hetta ikki nakað sum er nakað nýtt heta er altíð veri altíð verið altso hetta er n ein ein ein ein rættiligan gomul skipan at kommunulæknin hava verið inni yvir heimi eisini áðrenn kommunurnar yvirtóku økið tá tað var ein sjálvsognarstovnur eisini áðrenn ta verðu lagtu til almannaeki nærverkið tá tað er altíð altíð verið ein skipan har sum kommunulæknin er í so at einki ivast í at tað er hyggja vestureftir og hyggja eftir loysn kun man gera har og simpiligni at siga t ty soleiðis vit gera fyri alla føroyar og er tað soleiðis at tað eru fólk hava brúk fyri at fáa sína egna kommunulækna sum te hava havt gjøgnum eitt ára reint lív sum til dømis í havn at tú hevur har eru fleiri læknar at velja ímillum so skal tað kann eisini vera møguleiki til tað men tað er bæði ein tryggleiki fyri tey sum búgva og tey sum starvast og tað r avvarandi at tað er ein lækni sum eg knýttir at so at eg haldi hta er gottatframsókn varpa ljós á tingini og at vit kunnu rætta upp upp á og hyggja atir tar møguleikan sm eru tí tær eru har takk fyriso er tað viðmerkingar
fyri ja tað var gott at
hoyrar rósi samuelsen óð viðgerð av uppskotinum eg má siga at eg visti ikki um hasa har skipanina í vágum eg veit at mann hevur havt skipanir í eysturoynni og sum vit eisini siga í uppskotinum øí norðoyggjum og onkur vil vera við at vistiman fer longur aftur í tí sum var tað stórsa soleiðis at læknar arbeiddi fyrr í tíðini so tað vísir bara at hetta kann saktans lata seg gera og upplagt vild vera at fingið onkran inn til hoyringar í nevndina sum kennir til skipanina sum mann hevur brúkt í vágum enn einaferð takk fyri eina jaliga viðgerðrósa samolsen
takk fyri tú einki ivast í at vit hava góð fólk at senda
formaður kommunulæknafelagnum er jú úr vágum so at hann hevur allar førleikar at greiða frá hvussu skipanin virkar vesturi og tað er ikki soleiðis at mann tosar krónur oyrur tað er borgarin sum hevur rættin og eg haldi tað er tað mann skal framhaldandi arbeiða við tí at tað er at arbeiða við skipanum og og kasta ímillum kassar hvør skal betala og ikki skal etala at eg adi vit muga koma burtur frá hasum har og heldur hava eina heildar skipan sum er gagns fyri tí gamla fólkinum so at eg haldi eg fari at lova at henta viðgerin skal fáa viðgerðin sjálv e nevndini fer at vera fer at vera góð og sakulig og grundað og hetta er nokk eit vinaramál jóhannes joensen eina viðmerking
takk fyri formaður ja vitið í
báðum eru frammalliga nógvum økjum men eg hugsi at tað er kanska ikki serliga ella skipanin er ikki nóg góð visti t ikki ein ein ein nøktandi skipan allastaðni so eg haldi um mann heur eina góða skipan í vágum og eina góða skipan í eysturoynni onkustaðni so so eigur tað vera soleiðis at skipanir eiga vera góðar um alt landið so allir borgar hava somu skipan og somu møguleikar og somu góðum tænastu takkfyrihrar formaðurrósa samelsen
ja tað er eg samd við
úr vágum at øll allar føroyar skulu hava somu góðu skipan sum vit hava á vesturi vit skulu ikki hava eina rætt upp á hana so at hatta er nakað sum vit skulu arbeiða fram móti at øll skulu hava tað at løgnislimurin ikki kendi til skipanina á vesturi men tað er so tað mann kann ikki vita altíð so er tað tað siri í steynberg
so fær tað viðmerking takk fyri harra formaður og
takk fyri góða røðu haldi eg og so er tað alt hett her við eini gamlari skipan sum kommunulæknaskipanin er ue hundrað ár haldi eg um tú ikki hevði verið kanska eitt høvi at farið og hugt eftir um i tað vórðu neyðugt við fleiri ábøtum á kommunulæknaskipanina soleiðis sum bleiv kanska meira nútíðarhóskandi tí at samfelag hevur broytt ikki í øll hesi her árini og skipanin koyrir kanska eitt sindur í sama upp á sama máta sum hon altíð hevur gjørt so tað kundi verið at at nevndin eisini fekk høvið athygja itt sinur up á tað nú tá ið hon fer at viðgera hetaher uppskotið um tað kundi kanska verið lagt upp til aðrar tillagingar eisini takk fyrirósa samuelsen
í at tað hava vit tosað um fleiri ferði her á ting srøvarpalli ov
at kommunulæknaskipanu er av álda og tað veit eisini fyrrverandi landssýriskvinnan í heilsumálum atiog tað er eisini tað er saman tfinna kommunalt og og tá kommunur betala ein part og land og etala ein part og avloysar og hava eina skipan og tað e fastast heft í eina aðra og so skal kunna ferðast ímillum og haltso tað er ein ein msigur tað fløkjað av tí aðru verð altso eg rokninú landsýrsmaður vern sagt ta kalla f ein fløkistampur fyri at brúka hansara horð orð m siga orð hann so men men men eg eg eg vóni ikki tað at tað eg sum nú siga at vit hava eina skipan ívesturvágum sum koyrir gott í dag at mann nú sigur nú steðgar vit henni tí at nú havi g eina skipan sum koyrir gott tla iki heimild aður fyri tí tí at eg dugi ikki at síggja eg veit heldur ikki hvar heimildin liggur at ikki at hava hesa skipanina so eg vónandi eg vóni tað at hon helt fram og eingi steðgara henni bara tí at onnur siga at tað ikki er ein heimild so eskal filma steðgaarnar fyri hálvtrýss árum síðani takk fyri ja so er tað siro
istenberg sum fær orðið ger so væl atakk fyri harra
formaður ig skal byrja við at siga eg haldi athett e eitt sera áhugavert uppskot sum heilt sikkurt vinna frama tí at tað er jú dokumentera at uppskotið hevur effekt upp á heilsustøðuna hjá borgarum tað er jú gjørdar royndir um hetta her nógvastaðni tá ið mann snakkar um røktarheim so haldi eg eisini at tað er ótrúliga viktigt at halda fast í at ei røktarheim er eins egna heim tú má snakkar ofta um nú kann henda heimildin ikki verða galdandi tí nú ert tú á stovni men altso tú býr statvekk hjá tær sjálvum tú leigar teg inn tú betalir leiði og sovíðari so at t ikki skaln vera heimild fyri hesun her tað skilji eg so slett ikki men tað kann vera okkurt sum nevndin fer at at finna út av støðan nú er sera ymisk sum tað bleiv nevnt so fungerar hendan skipanin í nøkrum økjum eg havi eisini verið við til t arbeitt í einum øki hat hetta her hevur fungerað eg veit ikkihvussu er beint nú eg haldi ikki tað fungerar akkurát soleiðis nú men tað fungerar slett ikki soleiðis í nøkrum økjum visti mann tekur miðstaðarøki sum nokk so stórt so er tað komu fleiri nýggj røktarheim seinastu árini og eisini fleiri nýggjar læknaviðtalur men tað hevur eisini verið periotir við har tað verið trupult at manna læknaviðtalurnar og tað verður nógvir avloysarar og tá ið so fólk flyta inn á eitt heim sum kanska koma úr ymiskum býlingum so hava tey sína egna lækna við sær tá ið tey flyta inn og tí kann tað gott vera soleiðis at á einum røktarheimi har tað kanska búgva fýraogtjúgu fólk eru kanska ein tíggjur læknar tilknýttur so tá ið tú skal hava eina viðtalu við teir ella vist tú skal hata ígjøgnumgongd á sjúklingunum sum skaltú háa fatur øgiliga nógvum fólkum og tað tekur øgiliga nógvar resursur so up á tann mátan kann tað vera óheppi men fyri nøkur fólk kann tað eisini vera viktigt at at tey behalda tann lækni sum tey havt ikkin alt lívið so hetta er eitt sindur soleiðis má má mán síggja hta ittsindur frá báðum síðum í tað ertað eisini lagt upp til her

fólk sum búgva á røktarheimi eru sjálvandi ymisk men mann má allíkavæl siga at tá ið tey eru komin inn á røktarheimaat búgva so er tað tí at tað er eittel annað í teirra støðu sum ger at tey ikki sjálvi búgva heima har sum tey komi frá og oftast er tað heilsustøðan sum er grundgevingin og um man pjeøvist ikki at hyggja langt fyri at síggja at at við hekkandi aldri ella o kemur sjáldan einsamøll sum leggja serekroniski sjúkurnar til og tí hava tey allar flestu fólk sum eru komin eitt sindur upp í árini fleiri kroniskar sjúkur og tí eta blívu meira og meira at komplinserað tað eru ikki soleiðis at mann mann mann onkuntíð hevur hildið fyri jamen tað er bara at passa gomul fólk tað eta ikki bara tí tað tey fáa rættiliga nógv ein heilivág tey sklda ha rætiliga nógvar viðgerðir og hvørt á síðnum so tað er blívið meira komplinserað og tað er bívu uppaftur meira komplinserað síðan tey blíva koyrt út á kommunurnar at blíva umsiti tí nú er tað færsovugt ikki ein partur av heilsuverkinum longur uttan tað at onkra tænastu koma inn tað haldi eg eisini hever broytt og tað er eisini broytt tað ati í samband við útleggingina eru tað ikki nøkur faklig krøv til tey sum arbeiða tað haldi eg er ein øgiliga stórur bái sum eg hopi at mann kann rætta inn aftur tað hoyrist og hvørfalt frá teimum sum arbeiða í sjúkrusverkinum at tey uppliva at tað eru innleggingar sum kundu verið fyribyrgdar tað haldi eg at vissi okur fara at hyggja upá tar í nevndini so fara tey at nikka ja til tað ta havi eg hvussu fleiri ferð fingið fráboðanar um tað hevgi sæt í míni tíð í tí stólunum og tað bleiv eisini víst á ati at av tí at tað eisini kanska ikki eru faklig krøv so tora fólk ikki hava tey gomlu fólkini so leingi heima men tey skjótari at innleggja so tað tað er nokk fleiri ting sum gera tað onkur hevur skotið eisini upp at mann kanska skuldi havt meira mobilar eindir í heilsuverkinum sum eisini kundi drikkja út passa fólkini meira har sum tey vóru akkurát sum tú fær heimarøkt tá ið tú er heima at tú eisini kann fáa tað út á á stovnarnar saman við teimum fakfólkunum sjálvandi sum arbeiða har so tað eru nógvar mátar at gera hetahr men eg fari at forteljaeit lít sindur um at í seytjan tá gjørdu okur eina eina verkætlan apoteksverkið og tvey røktarheim saman við heilsutrygd gjørdi eina verkætlan við kommunulæknini eisini at hyggja eftir medisinunum hjá teimum fólkunum sum búðu á røktarheimi og tað vóru nøglur hálvtrýss fólk nú minnist eg tað ikki púra púra orðarætt men hon liggur á heimasíðuni hjá heilsumálaráðnum tað vóru nøkur hálvtrýss fólk við har mann hugdi eftir ja men tey fáa nokk nógv sløg av medisini man valdu so tey út so fingið yvir fimm sløg og so hugdi mann eftir jamen fáa tey nú tað sum stendur í sjonaluni hjá læknanum nei tað fingust tey ikki tað fingu næstan eingi tað fingu undir tíggju tað sum stóð í sjonaluni tí at medisinr verður allartíðina broytt og tað verður broytt úti á saman og tað verðu kanska ikki broytt inni í skipanunum og skipaninar snakkaðu ikki saman og øll tey tingini og øll kenna alt av tær sum hava havt vi kommunalpolitikk at gera og kosmikk og sum ikki rætt út á eldraøkini og alt tað so har eru øgiliga nógv ting sum mann eigur at rudda upp í tey gjørdust eina ígjøgnum gongd koyrdi tað sum eitt prosjekt yvir eina tíð og ruddaði upp og finguð allir listarnir at stemma av at tað stóð tað saman hjá kommunulæknanum sum tað stóð inni á røktarheiminum og ta man hevði verið í tað ígjøgnum ser mann minkað heilivágsnýtsluna ein heilan hóp hjá fólkunum sum búðu inni og mann veit eisini tað at tag fór nógv heilivágsnýtsla sum eisini gera mann bliv innlagdur sjúkur so tað var eitt ótrúliga interessant prosjekt sum eg haldi øll eigi at lesa sum eisini koyrir víðari við tað at tað bleiv eisini játtaðir pengar til at mann fekk setti feima sótar inn í sjúkahúsið til at rudda upp í eisini ini á deildinum og apoteksverkið hevur eisini fingið pengar til at arbeiða víðari við við hesi skipanini so tað eru nógv ting mann kann gera fyr at eisini a hava kontermiitet og at øll hesa heri ymisku fólkini sum eru inni um kringu tey eldru fólkini tosa saman men tað at heilivágsnýtslan minkaði og lívskóðskan hækkaði tað er akkursum tað sum stóð eftir í tí uppskotinum eg haldi at kommunulækn skipanim sum heild hevur tørv á at verða dagførd hon er fóraltso heilsuøkið hjá okum er forsundir petta við tað at ein partur liggur í kommunalurisi og tað ger tað at tað er ikki líka nevnt nú sum tað var fyri nøkrum árum síðan at siga nú her tú verið innlagdur nú fert tú heim og nú gera tikur tað og tað ið túð kemur heim tí tú kansn ikki sum heilsuverk geva ortrar út tí kommununa hvat tey skuldu gera tú kanst siga hvat tú heldur rætt at gera men men men tað tað blívur eitt brot í har sum eg haldi er øgiliga keðiligt tí sái eg altíð ein øgiliga stóran fyrimun í tí at heimasjúkrasistrarnar vóru ein partur av heilsuverkinum tí taðfylgdu upp tá ið fólk komu til hús men nú er tær ein partur av eldraøkjunum so har er eisini nakað man hyggja eftir fyri at fáa tað á samdpakka eitt lít sindur betri okur hava tørv á einum meir in samanhangandi heilsuverki

at til dømis summar viðgerðir sum skulu gerast partvíst í sjúkrahúsverkinum og partvíst úti í økinum ikki ordiliga lata seg gera tí at tær blíva partvíst kommunalar okur síggja eisini tær ein eiliga stórur munur á hvussu læknar viðtalurnar eru útbygdar og eisini hvørji útgerð tær hava og hvørji krøv ymiskir læknar seta tað er neyðugt at hyggja eftir øllum atsnar og kanska royna haldi eg haldi so at skipanin er rættasta liggur øll hjá landinum akkurát tann tann parturin við hølum og at mann so hevur depilrnar soleiðis at at tingini eru samlaði og fólk sum hava brúk fyri tænastum møta eitt stað og fáa gjørt tað sum tey skula og at mann so hevur tað í sum hetta uppskotið leggur upp til at tey fólkini sum arbeiða á tí einastaðnum eisini rikkjið út á herri røktarheim eg kundi sagt akkurát tað sama um bústaðinar hjá almannaverkinum tey hava akkurát sama prolematikk ofta at tey skulu út til tíggju kommunulæknar ella øll møgulig og mann hevur eisini ot tað tað tað keðiliga skottið ímillum jamen tú býr á einum stovni so uppiva ikki koma til tín tí har eru fakfólk tú fera ikki at blív innlagdir ella tú felgt ikki at fáa bøku ørksjúkratrini tí tú býrt inni á einum sjálvandi muga tær tænasturnar eisini røkka út so tað eru nøkur sovornur ting sum sum eg haldi at okur eiga at gera tað laðarligari fyri okra fólk tí tað er tað sum tað snýr seg um skipanirnar taka ofta øgiliga stórar hædd fyri fólkunum sum arbeiða tær skulu tgera tað ja men tær skulu eisini taka hædd fyri teimum sum eru altso pesentarnar tað sigr ki sjálvt at taðer tað sum tað skal vera gott fyri og øgiliga ofta tá mann tekur etaher upp sum ein trupulleika so droknar tað í tí jamen hatta fakfelagið sigur hatta og hatta fakfelagið sigur hatta og ug mann viðger umstøður hjá starvsfólkum tað skal mann tak ikki feira tíð tað er ikki tað eg meini men mann eg haldi at sjúklingurin ella fólki ella borgarum la kanmarn up á tað er ofta for lítið í fokus tí at tey hava ikki ta rudduna tað er ikki tey sum koma til hoyringar í hesum uppskotinum her tað verða fakfeløgini og tað verða øll onnur so tað skulu okur sum sita í nevnd og sum eru her í løgtinginum tryggja at tey verða hoyrd og at mann fær ta skipanina sum passar teimum best og tað tað tað kann ikki burturforklárast at tað er granskað tað ligja eisin hntrá portrið hjá sosialstýrinum og øllum hesum her visti man vil liggja uttanlands danmarkar og tað liggja eisini haldið í norra um tað sama har sum tú hevur fastar fastar læknar har hevur tú n annanð konativitet tað eru færrifólk sum lettandir ímillum málini verða fylgda upp og alt tað og tað ger lívskoskina betri og tað ger ofta innleggingarnar færri og heilivágsnýtsluna minni ergu ein stór sparing í pengum og í líðing so tað er alt sum talar fyri at hetta er rætt takk
astertørutvang takk fyri ja ein sera á
áhugaverd og viðkomandi røða frá siri stenberg sum jú bæði hevur útbúgving sum ger at hon hevur innlit í øki og ikki minst tí hon umsat hetta økið sum landsstýriskvinna og og eg haldi tað so rámandi tá siristenberg sigur nemliga hvønn snýr hetta seg um og og sjálvandi skulu atlit takast takast til starvsfólk á økinum sum ger at tey kunnu virka sum best men allarstørst týdning er at hava brúkaran í huga sum alt hetta her snýr seg um eg fari at takka sirur stenberg fyri eina góða og jaliga viðgerð takk fyri siristemberg
takk fyri harra formaður ja hvønn hvunn snýr heta
ktað seg um tað er altíð í løgí løgtinginum skal tað altíð vera fólkið í fremstu røð tað má vera tað sum er umpgangspunkti eg kann bara heilt stutt siga at tá okkur gjørdu menningarætlanina fyri sjúkrhsverki sum mann hevði alla fakbólkar við og tað bleivu gott arbeiði og tað tíbetur verður tað fylgt men tá var tað ein nokk so rámandi viðmerking um hvøt ti keypti konsulenttænastu uttanlands úr íslandi tað var nokk so rámandi viðmerking sum segði tað at viðkomandi hevði arbeitt alla verðina runt og siti í wo sum sumstarviðog alt hetaher jam ongastaðni arbeitt við so sterkum fakmørkum sum í føroyum og hvør verður tað tá sum ofta kann koma í klemmi tað kann vera sjúklingurin hvør anarskal tað vera tað mugu okur eisini hugsa um inni her og tí hava okur eisini brúk fyri nú fari g ett sinur víða havi okur eisini brúk fyri hesin her myndugleikastovnnum fólkaheilsumyndugleikastovnunum sum skal ráðgeva soleiðis at tað verður ein óvildig reint klynisk ráðgeving sum kann koma til politiska myndugleikan og ikki ein sum altíð er heft at áhuga máli takk fyri rósa samuelsen
umaður teir skivast í at sigur steinberg
honum veit hvat hon tosar umeg minnist tá ið vit tosaðu um tá eldraøkið varð lagt úr kommunurnar tá ið ein stórur spurning var um heimasjúkasystirnar skulu fylgja við avbjóðingin við at tað ikki bleiv verandi eftir ella fluttaður úr heilsuøki var tað tær ongantíð hann er farað hasa at tað er eingin stovnur at taka mótteimum á men tað er einki ivast í at heimasjúkasystirnar eru ein forlongdur armi hjá kommunulæknanum og tað er kanska tað sum er eitt lítið sindur av eittum diskussión inn í eldraøkinum tað hvør eigur hvønn tað er ikki læknir sum eigur men tað eru vit sum eiga tað skal visiterast til men vit so tú skalt diskuterast hóvur ting hvør eigur hvønn so er tað borgar sum dettur niður millum og eitt gylt dømi um at tær sum sum styrist steinbergar nevnir tað er við heilivannueg veit ikki eg fekk ikki rætt um hví tað var frá í einum røktarheimi ella um tað var heimabygdan búgvandi eisini tað var røktarheimi vit sum fara so út í heimið sigi steinberg takk
formaður ja tað er
pýra rætt altso tann verkætlanin sum ver gjørd hon bleiv bara gjørd av røktarheiminum og apoteksverkið hevur so góðar møguleikar at og sera heilivág fyri fólk og tað er eisini tað tað sum var eitt av endamálunum at at fáa brúkt ta skipanina meir og tí er hon eisini væl egnað til fólk sum búgva heima tá ið tað kemur til akkur um hett her hvør eigur hvønn av hesum forskellgu fakbólkunum so er tað eisini øiliga ymiskt sum fólk eru sett eisini í eisini hjá kommunulæknanum onkuntíð er sjúkrarøktarfrøðingarnar settir hjá kommunulækna men onkutíð er tað setti hjá heilsutrygd og sovíðari so har eru nøkur ting at rudda upp í men eingin yvir tá ið mann frá snakka um hvøraði hvønn so skulu øll liggja inn aftir siga okur eiga ábyrgd øll eiga ábyrgd men tað blívur akkurát sum hatta ikki mítt hætta ikki mítt hatta er týtt og sovíðari staðin fyri at øll høvdu ta sum fyrsta setning ja eg havi helt sikkurt eina ábyrgd av í hesum her og hvør er hon altso mammá eisini venda tað eitt sindur høvdið og eisini krevja eitt sindur við við tænastusinni og ábyrgdarkensli hjá starvsfólkum og tað er sovorðsum øgiliga ópopulert at siga men tað er eisini so takk fyriso er tað jóhannes joensen

sigur stevnbarni eg hugsi at sjúklingurin eigur altíð at vera í viðdepinum sjálvandi men eg hugsi at tað er eitt sindur undarligt haldi eg at mann ikki hevur eftirmeti kommunulæknaskipanina og samskipað tað soleiðis mann fær ein javnað av tænastu ella í føroyum og eg haldi at tað er eitt sindur undarligt at mann sleppur út í kommununi ella mann ger undir kommununi at tað er raðfestingin sum avger undir fólk eina góða ella normala tænastu sjálvandi royna kommunurin at raðfesta rætt men men tað kann eisini vera kommunur sum hava lítið av fangum at arbeiða við tí verður tænastan ymisk aftur at hvørt er burtur og so hugsi eg tá tú kemur kommunulæknar tað eru ofta nógvir avloysar kann eg ikki hava eina atbjóðingar eisini tá tú hevur nógvar kommunulæknar avloysar sum oftani eru fremd fólk danir og so framvegis tá fyri
tað er avgjørt eina avbjóðing viðð nógvum avloysu
sarron og tað er eisini ein avbjóðing at tærur kommunurnar sum skulu út við hølini tí at í har liggur eisini útgerð sum læknans svil brúka og tað ger tað at tænastan blívur kann hvør fal at blíva ov eins og tað at hava javnbjóðs atgongd til heilsutænastur tað má vera so ertt aðalmál sum okur ovu klæva at tað ikki annaðuppá hvær tú býr at ton má kunna fáa tað sama og eg royndiso at seta tað á skrá at fáa hugt eftir kommunulæknaskipanini og fáa endavent í eitt sindur eg veit ikkimeg tók forstóran bita men tað tað eydnaðist tíverri ikki og eg kann bara siga kann eg joholm johannesen tað at hann skal fáa mín fullan stuðul til arbeiði víðari við tí takk fyri
er tað næsturhøvari nú er tað steffan klein hálvfems ger so væl
takk harra formaður vit viðgerða løgtingsmál nummar trettan uppskot til samtyktar um at hava fastan kommunulæktanna ellis og røktarheimun og hetta málið verður beint í trivnaðarnevndina tað stendur so at løgtingið heitir á dslandsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot soleiðis at skipan har ellis og røktarheim hava fastan kommunulæknan knýttan á toiminum gerst møgulig og eittso eitt uppskot sum framsókn er komið við og lat tað verða greitt beinanvegin harra formaður at hetta ikki er hetta er ikki mítt serøki serliga tá mann kemur aftan á eina kanón sum siristenberg so er tað ringt at koma við nøkrum nýggjum á hesum økinum men eg haldi at heta uppskotið sær út til at venda rætta vegin og eitt vinnaramál sum onkur tekur til og tað sum kemur fram ví uppskotinum tað er tað at tað verður brúkt nógv orku upp á at kordinera tey gomlu við sín kommunulækna og tí ynskir mann eina skipan við føstumlækna har mann til dømis kemur á vitjahan á eina ferð um vikuna har røktarstarvsfólk hava fyrireikað at vitjanina við at taka blóðtrýss kannaland og líknandi áðrenn læknin kemur á staðið í danmark hevur mann roynt hetta síðani tvey túsund og sekstan og úrslitini eru góð vísa upskotsstillaranar á e og so er tað nakað við at innleggingar minka øgiliga nógv tað vísir seg vera væl dokumenterað og sum kemur fram at tað verður arbeitt við hesum málinum í kommunalum høpi eisini og so til síðst verður lagt afturat at tey sum ynskja lækna samalækna tey skulu sleppa varðveita hendan saman læknan um tey ynskja tað so kann mann kanska líka seta spurningur við tað punkti um tað keg ímótat arbeiða eitt sindur hesari effektiviseringini men sjálvandi sjálvandi mugu tey gomlu sleppa at halda fast við sínm lækna um tey ynskja tað men vistsu nú vit siga at tað er bar hálvtrýss prosent sum sum vilja hava hendan fasta læknan sum kemur á staðið hvussu hvussu stóra effekt hevur tað so men men hatta eru nøkur ting sum mann kann venda og draga og seta upp at hvørjum øðrum yvir orna a sæð so sum tykist tað var øgiliga stórt trýst á kommunulækninu tað e ikki óvanligt at tað man kemur inn htil kommunulæknarnir at mann bíðar í meira enn ein tíma tí teir hava simplten so nógvar viðtalur og tí síggi eg einsora framsókn ein tørv á at læknaøkið verður efektiviserað og og vit sleppa nokk held iki undan at at tað varða settur fleiri kommunulæknar við og vissu vit so líka hyggja yvir til danmark teir hava valt so at forseta hesari leiðini teir flyta seg longri fram við hesum loysninum og og tað vísa at flestu kommununr hava eina tílíka skipan í dag at tað stendur at áttaogtrýss prosent av kommununum hava nú fastan kommunulækna til meira enn helvtina av teirra røktarheimiun tavlsiga áttaogtrýss prosent at kommunan í danmark er komin har til komanr upp um hasi hálvtrýss prosentini fimmogtretivu kommunur hava so so fult implementera hetthr meðan trýogtretivu skul liggja oman fyri hálvtrýss prosent og so er tað ja kanska smáar tretivu sum sum ikki er komin líka langt enn men men tað virkar til at hetta er loysturin mann hevur lagt fyri fyri eldraøki og kommunulæknar í danmark og og vist nú alt heta her er sum sum sum tað jú verið skrivað um hetaher jamen so so er hetta nokk ein gongd leið hjá okkum eisini miðflokkurin hevur meldaði greitt út at at hann ikki ynskir at øll rak úti frá skulu bara koma at senda tað inn í okkara land men men akkurát hetta uppskotið vísir seg at vera øgiliga fornuftigt og sjálvandi skulu vit eisini vera opin fyri tí sum riggar væl í øðrum londum og og taka tað til okkum við se tá it skann gerast í føroyum p á sama máta takkhara formaður ja takk so er tað
rutvang sum fær eina viðmerking takk fyri far eisini at takka hesum røðaranm
fyri eina jaliga viðgerð nú segði hann at hetta var hansara ikki hansara serøki men eg haldi at tað kom fram at hann hevði sett seg væl inn í málið og tað er púra rætt sum steffan vísir á hetta her við at møguleikin skal vera har at velja sína egna lækna um tað kann blíva ein trupulleiki men tey tølini sum eg havi sæt niðri frá siga at millum fýrs og hálvfems prosent av búfólkini á einum heimi velja at vera partur í hesari skipanini og so eru tað sjálvandi nøkur fá sum halda fast við sínari egna lækna og eg giti at tað kanska verða ein leistur sum vit eisini fara at síggja aftur í føroyum takk fyri
jatýskt eru sum ru
gangber fram at fýrs til hálvfems prosent taka undir hesari skipanini so so fær hann jú eina nógv størri effekt og og við at loyva hinum tíggju til tjúgu prosentunum at vara sínum lækna so sleppur hann eisini undan tí ónøgni og tí tí haldi eg sjálvsagt at hetta er nakað sum øll sum øllum skal hyggja uppá og vit um ikki vit fáa at fungera í tí føroyska samfalli takka for mær ja
so er tað rutt vang sum fær orðið ger so væltakk fyri
ja eg má siga at eg eri sera fegin um hetta uppskotið hevur fingið eina so jaliga viðgerð eg veit at tað eru nógv fólk runt um landið sum hava eitt stórt ynski um at fáa eina skipan av hesum slagnum og eg eri eisini glað fyri at tað fær so jaliga móttøku tí at vit í framsókni hava jú ikki umboð í trivnaðarnevndini sum kemur at viðgera hetta uppskot og tá kann mann viðhvørt hava eióttan fyri at eingin fer at bera hetta uppskotið á mál men tað haldi eg ikki at eg havi orsøk til at bera óttanfyri unu rasmussen sum er formaður í nevndini hevur longu gjørt tað fyrireikandi arbeiði og eg hoyri á honum at hann hevur tosað við nøkrum av teimum somu fólkunum sum eg havi tosað við um hetta málið og sum duga øgiliga væl ati lýsa avbjóðingarnar tær hava úti á røktarheiminum í í sínum arbeiði onkur nevndi hetta her at tað stendur at eg havi ella vit hava skrivað sáttmála millum kaff og kommunulæknafelagið sjálvandi er tað fíggjarmálaráðið sum ger sáttmála við kommunulæknafelagi men kommunufelagið hevur eisini verið aktivt inni í hesum her málinum so vítt eg veit

øhvit valdu at siga ellis og røktarheim tað kom upp at venda skuldi mann taka sambýlið við tað dugi eg ikki oria at meta um men tað er nakað sum nevndin kann hyggja nærri at sum eg longu havi sagt so visti eg ikki av at mann hevði eina skipan í í vágunum í vágum sum líkist hesin her eg royndi nevniliga at fáa fatur í læknanum har vestur meiristam sum jú er formaður í kommunulæknafelagnum men tað eydnaðist ikki í fyrsta umfari og tí tosaði eg við djóna joensen sum jú er ráðgevið hjá heilsutrygd um hettar málið og hann var so øgiliga behjálpiligur í í sambandi við fyrireikingina av hesum her málinum men tað ímyndi eg mær at tað er upplagt kanska eisini at taka formannin í kommunulæknafelagnum inn í til hoyringar í nevndini nú skal eg bestemma

tølini eru jú rættiliga markant altso innleggingar sum minka við áttaogtjúgu prosentum so minnist teg ikki ordiliga nær tað er mann sigur at at signifikant men tá mann tosar um áttaogtjúgu prosent tað er meira enn fjórðingurin so er tað jú nakað sum mann nærmast eigur at umhugsa vil eg siga og so kann mann spyrja hvussu ber tað til og sjálvandi ein orsøk er at kommunulæknarar hava so nógv at gera og visti teir ikki náa og koma út á røktarheimini so endar tað oftani við einari innlegging ístaðin fyri einari lækna vitjan og tað er tað sum ein slík skipan kann fyribyrgja eisini tí at læknin kemur regluliga sum rósa samuelsen vísti á so vorður vanligar trupulleikar sum

og annað at mann mann fangar tað áðrenn tað blívur so álvarsamt at tað krevur eina innlegging so tað er soleiðis at hendan skipanin virkar sum eg segði í viðmerkingina undanfarna røðara so eru tað fólk sum ynskja at varðveita sambandi við sínum egna lækna mann hevur kanska havt læknan gjøgnum eitt heilt ella hvussu ígjøgnum ein stóran part av lívinum og vil halda fast við tann læknan og sjálvandi skal hendan skipanin ikki forða fyri tí men tað at tey allar flestu velja hendan leistin sigur jú eisini nakað um hvussu væl hendan skipanin virkar

eg má siga at tað kom eisini eitt sindur óvart á meg tá ið eg fór undir hettar uppskotið ati hetta er ein avbjóðing um alt landið innleiðandi sá eg fyri mær at hetta kanska serliga var ein trupulleiki í havn og í klaksvík teimum stóru støðunum har sum hann hevði fleiri kommunulæknar tí sjálvandi er tað strævnari at skula hava fatur í sjey ymiskum kommunulæknum enn einum ella kanska tveimum men tað vísir seg at hetta er nakað sum øll kunnu fáa gagn av ikki bara tær stóru kommunurni ella kommunurnar ella har har nógvir læknar eru knýttir at eldra samstørvum so kann mann spyrja tá ið hendan skipanin er so genial og allir partar ynskja sær eina sovorðna skipan í hvussu er er tað í danmark soleiðis at danskir læknar trýsta á fyri at fáa skipanina at virka fyri alt landið hvør hvar liggur so forðingin og fyri mær at síggja so hevur tað fyrst og fremst verið nakað við hvussu mann avroknar altso at mann hevur ikki í sáttmálanum heimild fyri einari sovorðnari skipan so hevur mann ymsastaðni funnið loysnir av ymsum slag og í norðoya búðu heimatænastuna har hevði mann so eina skipan sum fíggjamálaráðið steðgaði tí at mann meinti ikki ella mann var hvussur ikki nøgdur við tann leistin tað er so eisini nakað sum ver upplagt at hyggja nærri at í nevndini men har vil eg so vísa á aftur hesi her tølini at vissu innleggingarnar minka við áttaogtjúgu prosentum medisinnýtslan fer markalt niður so hevur mann eisini ráð til nakrar krónur afturat at brúka upp á tann fyribyrgjandi innsatsin sum hettar uppskotið í veruleikanum er og sum eisini siristemberg haldi eg so sera væl lýsti hetta snýr seg í síðsta enda um menniskjuni brúkarin búfólkið á heiminum kring landið tað snýr seg um vívsgóðskuna hjá teimum og serliga hevur hetta víst seg hava stóran týdning hjá búfólki sum eru doyggjandi og tað er jú soleiðis at tað er ikki so lang tíð mann er á einum røktarheimi og tað er stórt bsæð bara sum doyggjandi at mann heldur uppat at vera á røktarheimi og tað sum eg hoyri fólk siga tað er tað at tey uppliva at hesi fólkini koma oftani í síðsta rekki um tað er soleiðis tað skal eg ikki siga men men hendan her upplivingin av at koma soleiðis sum annan ransk borgari í síðstu rekki tað er jú ikki nakað vit kunnu taka undir við upp á nakran máta øh eg haldi annars at uppskotið sjálv hav roynt at lýsta so væl sum sum eg kann hvat ið tað gongur út uppá og sjálvandi eru nógvar detaljur afturat sum fólk sum arbeiða á økinum kunnu greiða nærri frá eftir tørvi eg havi ikki so nógv at leggja afturat enn einaferð sera fegin um ta jaligu móttøku hetta uppskotið hevur fingið til fyrstu viðgerð í dag og eftir er so at hoyra landsstýrismannin kaili joholm johannesen
eina viðmerking formaður vvil siga takk fyri at uppskot lagt fram
sum mann varpa ljósáhás tingini tú enki ivaist í at vit tosa ofta ógv um tað at vit tosa oftani um at tað kostar at gera fyribyrgjandi arbeiði sum rutt vang sjálv sigur tað fyribyrgir innleggingum tað fyribyrgir eisini tann óttan sum tað gamli hevur at fara frá einum røktaraheimi inn á eitt landssjúkrahús ella eitt sjúkrahús ella tikið tí tað havi eg verið vitnin til sjálv hvussu bangin tey eru tí at tá er endin tá tú fyskur var noyd til at fara har tú su íssaligur so fer an inn at venda so liggur tú vitr eina gongd íúti á spælinum tí at taðerikki pláss fyri tæar einar stovu harbeint í staðin fyri tú hevur eieitt heitt tilknýti til læknan á staðnum sum skann fyribyrgja øll hasi tingini so vit skulu ikki hugsa skipanir longur vit tosa allan vein ígjøgnum vit skuldu ikkihugsa skipaninir vit ma hugsa borgarin allan allan allan vegin um tað er át heilsuverkið ella almannaverkin tar skúlaverki so ra borgari og ikki skipanir sum allar stoyddu ímóti hvørjum øðrumruttvang
ja púra samd við rósi samuelsen
og sum jú eru ein ein eldsál tá ið tað kemur til hetta her nemiliga at halda fokus á menniskjuni sum tað snýr seg um og ikki alla tíðina at taka atlit til skipanir fyrst og fremst og eisini púrasamd tann vinkulin haldi eg eisini er viktigur at hava við hvussu ógvusligt inntriv tað er at innleggja fólk sum frammanundan eru veik og tá mann so serliga hugsar um at tað í nógvum førum er púra óneyðugt so avgjørt enn ein góð orsøk til at fáa eina meira fyribyrgjandi skipan at virka takk fyri jaso er tað uni
rasmussen sum fær eina viðmerking ger so væl takk fyri
nei eg hugsaði um tá ið rósa samuelsen snakkaði um heta her við at tað var ein góð skipan ar vesturi eg trúgvi at tað eisini partvíst er hetta her at tað ikki er so stórt øki at so kann kann mann lættarar bara blíva samdir um eitt ella annað atso tað er eisini ein góð skipan í í nánd tað vil siga í eysturkommunu í fullferða kommunu tey hava har eru tveir læknar sum hava deilt ímillum sín altso eg eg trúgvi at at tað og kunnan latið seg gjørt tí man vil lorða onkustaðnisog og soleiðis men eg trúgvi at tað er verri tá tað er eitt stórt øki við nógvum læknum og og so verður tað hugt eftir hvat fyri treytir og hvat er lovð til og alt alt tað og sjálvandi shval tey haa eisini verð upá pláss so eg eri intersseraður í at fáa hetta at fungera væl so eg gleði meg til at viðgera hettar í nevndini takk fyri ruttvang
takk fyri ja íblásturin
til hesa hetta uppskotið kom úr tórshavnar kommunu har sum tey sjálvandi hava serliga nógvir læknar at fyrihalda seg til og har sum tey uppliva at øgiliga nógv orka og tíð fer at fáa læknar at koma á staðið og og tey fortaldu mær so at mann í klaksvík hevði havt eina skipan sum hevði riggað sera væl og sum eg skilji lutvíst koyrir enn men eg haldi at tey høvdu ynskt sær eisini at mann fekk meira eina skipan sum fevndi um alt takk fyri so er tað sigur steinvard
takk fyri hara formaður ja fyri at
fáa eina sovorna skipan eisini at rigga so má tað eisini vera nokk av læknum í fyrstum starvi tað var eisini týdning tað annars so ber tað næstan ikki tiltað er næstan grundarlagið undir tíog hardá mann sia heur tað tíbetur verið stór framgongd tseinni árini ið at fáa fleiri læknar men ofta er tað soleiðis við fyribyrging at mann mann er so trekur at játtað teir fyrstu pengarnar sum skula til sjálvt um mann veit tað í síðsta enda gevur tað nakað inn aftur báðin veg við fari innleggingum og kanska minni heiliváksnýtslua og ikki minst betri lívsgosku mann skal eisini hava haalso nøkur góð ár á røktarheimi ella góða tíð í hvørfalt megan mann býr har so kur okur sulpa bara at taka og geva hesum her uppskotinum eina øgiliga góða og sakliga viðgerð í trivnaðarnevndini og eg hopi at ta tað málið kemur aftur í tingi at okur eru nokk so samd um tað tað tað tað haldi eg næstan eg hoyri á lagnum takkfyriruttvangja
bæði umboða faktiskt øll um
sum hava havt orðið í dag bæði frá samgongu og andstøðu hava verið øgiliga jalið og eg ivist ikki í at í falldi velja at hava hoyringar í nevndini so fara tit at fáa útsjúpandi grundgevingar fyri hví tað er neyðugt við einari sovorðnari skipan og hviss tað so enntá vísir seg at upp á sikt er hettar ein skipan sum kemur at spara pengar so er næstan ikki orsøk at hóma til ikki at vera fyri hesum uppskotinum takk fyri ja so er tað landsstýrismaðurin sum fær orðið

suðuroyadaman segði ja eg skilji spurningin men hvat er problemið øh eg havi hoyrt nakrar øgiliga góðar røður í dag á ting srørðarpalli góðar entosiastiskar røður eisini frá fólki sum hava skil fyri hesum her og tað pp á einlanna máta inspurera alt í haldi soleiðis sæð og rósa var inni á tí og siðruvar enni á tí at vit hava øgiliga oftani lyndi til at tosa um skipanir skipanir mørk og hvat veit eg til øgiliga einaltso í í mínum hugaheimi øgiliga einkul mál spurningurin er um tú altíð skal skjóta spurvar við canaón tí at vit eru kunnu gott vera samd um nøkur ting haldi eg tað er tað at kommunulæknar í føroyum hava faktiskt teir havda siggurt strævið men teir hava ikki eina sovorðna altso eina vánaliga løn akkurát altso kommunulæknar í føroyum hava góðar treytir tað er eingin ivið um tað og tað skulu teir hava eg haldi faktiskt at tað má vera ein heimsins besta skipan eisini í mun til danskar kommunulæknar sum eisini hava góða skipun tað vil siga at at grundarlagið undir at gera tað teir skulu gera er gott grundarlagið er lækt einog hvør av okkum hevur rætt til at velja

tað fyrsta í hesin her haldi eg tg haldi jaligt men eitt sindur ta er rætturin hjá mær sjálvum rætturin hjá mær sjálvum at velja mín egna kommunulækna sjálvt um eg komi upp í árini og flyti frá einum matrikli til ein annan matrikli sjálvt um eg flytur frá mínum egna heimi inn á eitt ellisheim so vil eg so ræðuliga gjarna persónliga hava rættin framhaldandi at kunna velja um eg vil hava tann læknan sum eg havi upparbeitt eitt trygt forhold til hvar ið tú gevur ógvuliga viðkvamar og persónigar upplýsingar tann rætturin máurin taktr og tað skilja eisini skal vera í hesum uppskotum her tað er tað at ein og hvør má sleppa at velja

men eg eri so óalmindiliga spentur tá ið vit fara at viðgera eftir her hhvar er problem tí hetta virkar sum at vera vinnarasak altso visti tú hevur tað persónliga frælsið og tað vil siga vissi visti tú fert við tínum gamla pápi ella gamlum mammu og hjálpir henni og hon skal eitta ellisheim so gangi eg bara út frá tít fái eitt pappír hvar tey siga við ah nú kanst tú gott velja um tú skalt hava tann fasta sum hoyrir til húsið her tað stóra húsið ella tú begheldur tann sum fer ætt alla tíðina soleðis reint praktiskt og eg dugi ikki at síggja at ikki allir kommunulæknar skulu vera við uppá hetta her mann hevur gjørt tað í vágunum tað er tað at tú tekur tína tasku akkar sum kommunulæknarnarformaðuri gjørdi í havnini fyrr og ótu á bygd fyrr teir tóku sína sku vnakað av ølsúrur so fór teir at vitja so fóru teir út í heimi og tað burdi simpulikin v tá ið mann hoyrir hvat mann ger í vágum og so vorðnitkvar eg siti og spigulera upp á hví hví ger man ikki tað allastaðni í føroyum hví gera kommunulæknar ikki tað hvat gera tað also hví hví farha tað iski ót og hví tosa mann ikki saman tað burdi eisini verið ein stoltleiki haldi eg fyri kommunulæknar felagið og kommunulæknarnir at givið eina so góða tænastu sum møguligt og tað haldi eg veruligani at teir eva gera og tá ið mann hevur eina skipan í vágunum so kann mann bara hyggja til dømis best praktis at so at ta kommunulæknin fer út á eitt heim í tveir tímar m vikun ella hvat er tað burdi verið líka til høgrabein tað burdi verið líka til høgrabein at veitta eina tænastu fyri tey sum eru koma til hestar komu til heystið í lívinum sum absolutt skulu vera tey sum fáa tey allarallarbestu viðferðina og allarbestu so at vissu kommunulæknin runt landið hoyra meg nú harra formaður so so burdi tað longu nú hugsað um at at at hetta burdi verið vinnarmál fyri øll ot vit fara at tosað við sær við kommunulæknafelagið við formannin og simten hvat skal til fyri at vit fáa hetta her sett í verk runt um í øllum landinum

tí at tað er eingin ivi um tað at eg trúgvi at at kommunulæknarnir gera eitt gott arbeiði til dagligt hvat har sum teir eru men mær dámar óalmindiliga væl at ein kommunulæknar bara tekur taskuna og ferr inn eitt ellisheim soleiðis regluligt og og tekur sær av teimum sum eru øll seimin og sum tær er sagt tað kann gott ferða tað er eitt sindur verri tá ið tað er nógvur um økið at tú skalt finna út av hvør fer hvar tí at øll hava rætt til at fáa tænastuna so at at tað burdi alt annað líka ikki verið tað burdi alt annað líka ikki verið nakað eyka arbeiði burturúr tí tað burdi bara gjørt tað lættari tað er ikki ot dámar fyri at stytta arbeiðsvikuna ella men men men men ellars so so liggur eliggur hetta til høgra beini og og eg vóni so sanniliga at hetta her ikki pjøðist at taka so langa tíð tað eitt gott uppskot men øgiliga viktigt at eldri fólk sleppa at velja um tey skulu vera viðurskipanini ella tey hava framhaldandi sína egna kommunulækna tí at tað hava tey rætt til sambært kunngerð og lóg so altíð alteitt eitteitt gott uppskot tað haldi so ateg fari bara at royna at byggja upp á herafnir at teimum sum hava verið frammanundan eg haldi sigursteberd vørgur inni á tí at hetta her við skeivmedisinering og sovorð nakað út í ellisheimum sovorð nakað og vit fylgdu tí upp og settu eina stóra íløgu av til fíggjarlógina eg havi faktiskt fingið tað lovað ella soleiðis hálva vegna at tá ið tann skipanin kemur ordilia upp á at koyra so eliminerar mann so eliminerar mann feilmedisinering úti á teimum føroysku ellisheimunu og tað gleði eg meg til tí at mann má fáa tai medissinum sum væl skal hava man kann ikki fáa alt
tað er fyrst rutt vang ger so væl ja tað er viktig at at sláa fast
at hetta uppskotið hetta er ikki nakað sum framsókn eigur inntiativið til tað eru fólk í landinum sum arbeiða við hesum her onkustaðni eg mann komin á mál ella hevur mann eina skipan sum mann heldur er góð okustaðni hevur mann havt eina skipan sum mann helt var góð sum mann so er steðgaður í at hava og onkustaðni til dømis her og tórshavnar kommuna eg mann ongantíð komin á mál og tí er tað at eg líkasum kasti bóltin til landsstýrið tí tað vísir seg at tey sum vara av økinum ikki koma í mál tí at tað eru allarhelst skipanarligar førðingar sum gera at mann ikki fær nakað púra innlýsandi at virka og tí er tað eg trúgvi at tað er neyðugt at landsstýrið hvussu er um fær rudda tær forðingarnar sum eru av vegnum og tað skal veratakkfyri
so er tað karlio holm johansen ger so væl ja takk fyri harra formaður
nei men tað er akkurát júst tað sum eg sigi eg gleði meg also eg gleði meg at síggja hvat er problemið eg dugi ikki at síggja nakrar skipanarligar forðingar fyri at ein kommunulæknin kann fara út á eitt ellisheim tað dugi eg eg mín eg dugi bara ikki at síggja tað hvat skal vera forðingin fyri tí um mann hevur gjørt tað við góðari suksu onkustaðni í landinum og tað er eingin lóg sum forða tí tað er tað veruliga ikki tí gleði eg meg at síggja tá i mann kallar inn o sovorð nakað tíja eg blai a so forvitin tá ið eg síggja problem sum eg ikki haldi vera eittproblem at vita hvar problemið er er tað viðvíkjandi avrokningini ella er tað eg veit altso men tað er tað sum eg skuldu finna út av eg síggi ikki nakar skipanarliga avbjóðing í hesun her men vit blíva klókar takkfyihara formaðurtakk fyri

leguholm johannesen nevnir avrokningar ella senda rokningar skipanir og so vr ig at siga sekturábyrgd eg hevði ynskt mær alt hatta har har sum pipar grør milt sagt tí at vit tosa um sum sum landssýrismaðurin sjálvur sigur eg havi rætt til kommunulæknan óðansæð um eg búgvi á mínum egna privata matrikkli ella um eg leiði mær ein bústað inni á einum røktarheimi og eg fari eftir hondini at frábiðja mær at siga at mann brúkar bústovnar til fólk eg betali fyri at búgva inni á einum stað tað e mítt heim og hví skulu o senda rokningurin millum skipanirnar nú er tað kanska tá at tað eru kommunulæknirir hoyra til til landið og tað eru kommunurnar sum umsita eldraøki men tað er borgarin eg tá dragar seg um ikki hvør hvør skal betala hvat og hvussu senda rokningar ímillum vit hava takk fyri ger so væl karlyu holmjó
handilshaimb
ja eg i eg eg eri samdur altso ja onkuntíð altso vit snakkað um bara skipanir og skipanir oftan til so lítlar reint menniskjasligar reint etiskar reint moralskar avbjóðingar í okkara samfelagi vit biginna altíð at snakkað um skipani vit hava so eitt ótal av skipanum og eisini í nógvum førum sum ikki tosa saman tí sigu at eg meini veruliga at hetta er ein góð sak at fara eftir og eg gidugi ikki at síggja teir stóru trupulleikarnar í at fólk gomul fólk sum búgva saman á einum matrikli altso í sínum egna heimi at vistu tey vilja velja ein kommunulæknan so siga tey við stjóran hey vit vilja velja handan kommunulæknan so fyr stjórin cpiger hasi har tey hava rætti tig at velja sær ein kommunulækna tú er kommunulæknir uppi á uppi á ellisheiminm fær tit loysn næsta mál soleiðis kann mann gera við nøkurparnir rulla tey stóru iinn teirra størstu kanónirnar til forholdssíns einkulmál sum krevja tænastuvilluheit og at taka okkum av okkara gomlu uttan at drukna í skipanin takk fyri harra formaður takk fyri
so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um orð í hesum máli og at málið verður beint í trivnaðaðarnevndina næsta mál á skrá og fýti fyrst at viðgerð av tingmáli nummar fjúrtan tvey túsund og tjúgu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í lpikellgørusum straffilógin tað val siga revsilógin sum verður nágreinað av paragraff hundrað og nítjan stykki eitt og tað málið fer í rættarnevndina og formaðuri fer at biðja um framsøgufólkatíeitusnum ger so væl ja taðk tað fyrsti sum hevur orðið tað er christiana andreasen ger so væl takk fyrahara formaður tað er uppskot frá
bjarna hammer um at broyta revsilógina paragar hunrað ognítjan sum er til viðgerðar og eg má nokk siga tað at hetta er eitt nokk so løgið mál tað er soleiðisnar at revsilógin sigur at skalt tú revsan persón so skalt að vera klár og týðilig lógarheimynd fyri tí tað stendur í paragafv eitt og søgan er tann at løgtingið fyri nøgrum árum síðani yvirtók revsilógina sum sum føroyskt sermál og í tí samanhanginum hevur so landsstýrið arbeitt við at umseta revsilógina til føroyskt og tað sum tað so blívur til er tað at mann í sambandi við rættarmál finnu út av ati ella dómsstólurin finnur útav at tað kanska ikki er í lagi við umsetingini og tann danski teksturin í parakahonrað o nítjan í donsku revsilógini hann ljóðar soleiðis dendnsom ømer wold truðurmelar r wold og sovíðari tað er í í føroyska tekstinum umsett til tann sum antin í harðskapi ella hóttan og harðskap og tað sum stuttfortaltdómsvaldið heldur tað r tað at her manglar eitt sagnorð í her og tí verður viðkomandi persónur frídømdur tí tað er ikki nóg klár lógarheimildin fyri at revsa fyri brotað hundraðog nítjan sum er sum er harðskapur móti tænastumanni og løgið nokk so verður viðkomandi drømdur eftir tvey hunrað og fýraogfjøruti staðin fyri sum er sum er harðskaps paragraffin men har stendur kun hjálpi meg eisini tann sum er harðskapi so tað er sindur løgið mína verð at har mann er farin so langt niður detaljuna her eg havi fingið at vita tað at mann í samband vi umsetingina hevur havt sambandi við serkøn innan fyri føroyskt mál tosar við føroyamálrdeildina og tað hava verið serkvønn fólk inni og hjálp landsstýrinum at umseta men eftir øllum at døma so er eystarlandsattur ikki til fes við tað arbeiði sum egjørt og frídømi tí vikomandi persón sum hevði útynt harðskap móti einum løgreglumanni hann bleiv so dømdur í hanbleiv fríkendur hudraðog nítjan men sum sagt dømdur eftir tvey undra og fýraogfjøruti fyri vanligum harðskap og fekk enntá revsingina hækkaða so eysturlandsrættur heldur seg duga betri føroyskt enn landsstýrið enn forjamálsdeildin og eisini løgtingið og sjálvt um ein serfrøðingur var inni í tí rættarmálinum segði at umsitingin var í ordan so fríkendi landsrætturin og tað kann mann s vera samdur í ella ikki vær samdur í vit hava ikki ei annan møguleika av løgtingið og tað er kanska gott at siga tað at dómsvaldið er oman fyri okkum í hesum spurninginum so løgtingið hevur eitt at gera og tað er at góðtaka niðurstøðuna hjá hjá dómsstøðnunum og tað er gott at mann í hesi hesum málunum kann líkasum illustrera býtið av maktuni í samfelagnu altso tað maktin millum tað lóggevandi og tað dømandi valdið tað dømandi valdið er sovoretí er ein hangur dómstólur og vit í tingunum hava einki annað at gera enn at siga at hatta mál við bíiggja kumum fyri so egvil siga tað at dómarin hevur altíð rætt og tá er baða ein møguleiki há okkum atr gera nakað og tað er at broyta lógina og tað er tað sum hetta uppskotið gongur út uppá tað er at broyta hundra og nítjan so esn at ta nú kemur at standa tann sum antin fremur harðskap ella hóttur við at fremja harðskap ta si nú fáa vithetta her nú fáa vithetta her sagnorðið inn í tekstin og so er teksturin samsvarandi tí donsku umsetingini tí htaer er blivið til fremur og tað er so tað sum uppskoti kom úglu og eg taki undir vi uppskotinum tí at tað vit kunuikki liva við at vit hava eina revsulóg sum ikki er fullfíggjað og ikki er í lagi og tí vil eg siga tað at hetta málið eirur at fáa eina skjóta og góða viðgerð í rættarnevndini tí at vit kunnu ikki sum samfelag liva við at at tað ovimbært er uttan straffrítt at gera ella út inn á vold ímóti einum tænastumanni í funktión so so har vil eg siga at hetta má rættast beinanvegin so skjótt sum møguligt og tí taki seg undir við tí og eg rokni ist við at rættarnevndin sum viðger málið fer at eg má ikki vera samd víð tí tað rokni e við at tað kanneg so ikki skipa forróðni men tað rokni eg bara við so takfyrihara formaður takk fyri vit hava viðmerk
tað er fyrst bjarni hamberd ger so væl eg takk fara formaður ja takk fyri viðgerðina
kristian andreasen sum kristian tigarsen ber fram so bleiv viðkomandi í hesum førum ikki dømdur fyri fyri grein hundrað og nítjan sum ei sum tað ætlanasta eigur at vera men ein staðin fyri eina grein sum eitur tvey hundrað og fýraogfjøruti gold ella harðskap men tað er ein øgiligur munur á rósirammuni hapant og tað er tað sum er í tað sum er í hesum her at tey fólkini sum gera alment útindanda arbeiðið eiga at vera serligt varrd og har kann kanska kristian andreasen sjálvur huglagið um hvussu stórur munur er á teimum greinunum altso grein hundrað og nítjan og grein tvey hundrað og fýraogfjøruti kanska tvey hundrað og fimmogfjøruti takk fyri harra formaður takk fyri tú gert so væl kristian andreasen
ja takk fyri formaður tað er soleðis tað sum bjarni hammer
fýraogfjøruti tað vanliga fremur harðskap so verður mann dømdur men mann hevur so lagt eitt eitt eina eyka verju um persónar sum eru í almennari tænastu løgreglufólk tollarar og onnur sum útøka eina samfelagsfunktión at tað er uppa tí meira revsivert at gera seg inn á tey og tað skal eisini vera og tí kunna vit sløkki liva við at tað skal vera strafffrítt at gera tað takk fyri so er tað ruddur
tang sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri ja áhugavert at hoyra kristian andreasen sum í
sú er løgfrøðingur greiða frá hvussu hann sær málið og og eisini at vit í hesum fáa ilustrerað at ta tríbýtta valdið virkar sum tað skal her í føroyum nú sat eg í rættarnevndini seinast tá vit samtyktu hetta her hesa lógina umsetingina ella dagføringina og vit síggja tað í framsókn sum eitt avgreiðslumál so vit fara at taka undir við hesum lógaruppskotinim takk fyri takk fyri fyri so
nei fara fara maður ja eg eri samdur við russ vang í at hetta má
áat rætta skjótast gjørligt t hetta er ikki gjørt við vilja hetta er eitt óheld sum er hent her beint og tað má rætta at síggjast møguligt takk yra formaður takk fyri so er

ja takkharra formaður ja sum sagt so viðgørgur eina lógarbroyting í revsulógini og eina orðing nágreining einari orðing og tað sum hendi í hesum her tað er mann kann siga hat her málið bleiv bleiv aktuelt aftan á ein dómar føroyarættur har sum tað byrjaði har summ har sum ein persónur var ákærdur eftir revsilógnini í á greina hundrað og nítjan men vikanin bleiv so ikki dømdur eftir hesi greinini sjálvt um alt talaði fyrri tí og út frá tí at at rætturin metir ikki at vitkunna kann dømast ikki eftir gerninginum men eftir einari málsligari orðing í sjálvari lógini og tað er sjálvandi eittlannastað ikki í ordan og og har royndi so ákæruvaldið eisini at fáa ein professara inn í føroyskum at nágreina at tann orðingin sum eitur við harðskapi átti at kunna brúkast men tað mettista dómarin er ikki at tað bar til og tað bleiv soleiðis at tað hendi so eisini tað at ákæravaldi tey kærdu dómu til landsrættin tí tey vóru sjávandi ikki nøgd við at at ein persónur sum hevði framt harðskap eftir grein hundrað og nítjan ikki kunnu dømast eftir grein nítjan tað er øgiliga umráðandi at fáa staðfest at tað er so illa ikki er so og í landsrættuni bleiv so faktiskt domurin aftur staðfestir at harra formaður eg kann lesa smátinga upp at drfinnis at drfinnisi bestemmelsen megli tit ekke jemmil til at polake straff fór at tevawold mot dncerperson og tað er sjálvandi og tí tiltalti friðfenna starfas fór at reisa tiltalti fórilsi av straffilógin hundrað og nítjan stykkið eitt viðkomandi bleiv so dømdur sum kristian andreasen bar fram eftir vanligu revsivanligu revsilogini sum er grein og tað er har okur eru í dag og tað sum hendir og tað er nakað sum eittannastað ikki skal henda tí at verður mann fyrst fríkendur eftir grein hundrað og nítjan jamen so vilt tú tað vilt skapa fordómi precdns og tað vilt so halda áfram ta so vet fari eg aftur til lógaruppskotið sjálvt tað er grundini til at her lógarpskotið er lagt fram hetta er ein nágreining sum át gera tað púra greitt at visti tú fremur eitt lógarbrot eftir grein hundrað í nítjan so eigur tú eisini at verða dømdur eftir lógarbrotinum og tú eigur ikkia verða fríkendur tí at ein málslig orðing ikki er vísir seg ikki at vera nóg góða ja og hett her lógarupskotið tað dragast seg um at ger eina lógarbroyting sum sigur í uppskotinum endamálið við uppskotinum tað er at nágreina grein hundrað og nítjan stykki eitt í revsilógini aftaná eystar landsrættur hevur staðfest sdovm hjá føroyarætti um at frítamaákærda fyri harðskap ímóti hesum førum einum løgreglumanni tí rætturin menti ikki heimildina fyri at revsa eftir ásetingini verða nóg greiðar málsøkið revsurættir varð yvirtikið fyrsta mars tvey túsund og tíggju og síðani hevur arbeitt við at týða lógina til føroyskt við løgtingslóg nummar hálvtrýss sjenda mai í tvey túsund og nítjan har vóru so kapitlarnir í revsulógini kapitlarnir fjúrtan til nítjan umskrivaði til føroyskt og tað var í løgtingsmáli hundrað og átta og har kann eg upplýsa fyri løgtinginum í dag at tað var samt løgting trýogtretivu null samtykti hesar her rhesar heri føroysku orðingarnir men í grein hundrað og nítjan stykki eitt tað er kapittul fjúrtan tað snýr seg um harðskap ella hóttanir móti persóni sum útinna álegda tænastu ella starvsskyldu og hon er so ljóðandi í tí verandi tann sum antin við harðskapi ella við háttan umharðskap ella sum alment ella við stórari útbreiðslu í hyggi setir fram háttan um harðskapi móti persóni ímeðan ella í samband viðen hesin persónur útinnir honum alment álegda tænastuskyldi ella starvsskyldi verður revsaður við sekt ella fongsul upp til átta ár í greinum nítjan er ein serlig er ein serlig revsi rættarlig verja at persóni sum virkar í tænastu ella starvið fyrihita almenna orsøkin til at tað verður hildið at verða neyðugt við eini slíkari serligari verju er at fólk sum umboða almennar myndugleikar eru í serligum vanda fyri álopi og tí hava tørv á eykaverju ímóti tí vanda fyri apog hóttanum sum tað embandið hevur við sær har upp í óterna at útinna sínar uppgávu hendan verjan fyri at nevna nøkur dømi hon fevnir millum annað um politistar dómarar fangavørar lærarar nakrir lærarar ja námsfrøðiligar almennar komkommunalar stovnir sjúkrarøktarfrøðingar og so víðari og eisini kann mann leggja afturat løgtingsfólkog løgtingsfólk og landsstýrisfólk og so víðari grein hundrað og nítjan fevnir um føri har nevndir fólk sum er nevnd her omanfyri eru fyri harðskapi ella i háttan um harðskap í arbeiðstðini í meðan tey útvinna tænastuskyldina ella starvsskyldu sína eftir arbeiðstíð tá ið viðkomandir má metast at útvinna starvsseldu ella tænastuskildu síðna umframt eftir arbeiðstíð í samband við tænastu føroyarættur frídømdi í februar tvey túsund og tjúgu persón sum varð ákærdur fyri brotá grein nítjan stykki eitt við harðskapi hevði gjørt seg inn á øgløgreglumann í tænastu í dóminum staðfestur triðja februa teytúsund og tjúgu varð grundgevingin fyri dømgina at lógarteksturin ikki var nóg neyugur til at ákærdi kundi revsast eftir ásetingini ítøkiliga menti rættirin at orðingin á orðini erfallar noen ella er øvurvold í tveimum ymiskum útgávum av donsku revsiløgini sum týtt var úr væntaði nágreiniliga í føroyska tekstinum rætturin legði dent á at lógarheimildin fyri at døma fyri revsi rættarliga brot mátti vera púra greið í øðrum førum í einum øðrum rættamáli seinni í ár har persónur varð avkærdur fyri brot eftir sámuáseting bleiv viðgjørdi hesin professarin í málfrøði eftir áheitan frákæruvaldinum ákærvaldi bað um tað í einum uppritiorðingina í einum máltstigum høpi niðurstøðan niðurstøðan hjá professaruni var et við harðskapi kundi brúkast var røtt týðing at øvuðvold og hevi eg sama týdningarorðini sum tann sum fremur harðskap men rætturin mettu tó ikki at umrødda upprætið broytti meiningina hjá rættinum av at lógarheimildinin fyri at rósa var ikki nóg greið og tí hevur eystari lagsetur hevur staðfest hendan partin av dómunum

tá ið tí er tað sera umráðandi sum undanfarni røðara eisini vór inn á at hetta her er ein hetta ein lógarbroyting ein nágreining sum ikki kann bíða ov leingi tí at vistu ta her er hent einaferð sum tað er hent faktiskt tvær ferð jamen so vil tað eisini blíva við við at henda so leingi sum hendan orðingin er inni sum eg nevndi áðni nú eta skapt eitt fordømi so um okur ikkikunna sleppa frá so leingi sum hendan orðingin er í og har vil eg geva ja undanfarna røðara og øðrum púra rætt og tí kunnu okur ikki bíða leingi við at fáa tað broytt tí nær verður næstu tilburði og hvør veruliga verður tað eisini ikur kenna verðurtað onkur her inni ella hvar verður tað og tí er tað sera umráðandi at hendan her hendan her rættingin í orðingini sum sum sum tað er blivin staðfest hon kann brúkast at hon verður broytt skjótast gjørligt tað vóni eg eisini at løgtingið kemur kemur út við eg kann eisini nevna tað at hendan orðingin hevur verið inn at venda hjá hjá politistafelagnum hom he verið endiligat venda hjá fútanum og teimum í ákærdu valdunum sum tey góðtaka at her er ein røtt orðing sum kann brúkast ella sum er øllum førim heilter sum hann sigur er skotsikkur og tí er tað mín vón at hetta fer eina góða viðgerð at eg vóni eisini at ta fór eina skjóta viðgerð soleiðis í rættarnevndini soleiðis at at hetta verður rætta áðrenn tann næsti tilburðurin verður tí okur vita av tað verður tað kemur javnan og tí vil eg takka fyri harra formaður og veruliga vónað at okur fáa rætt upp á henda her misskiljingina hetta er á misskiljing øll hildu í tinginum at tað var í lagi sum tað var tað var eisini samt løgting men tað er sum sagt ein dómar hevur dømt øðrvísi og tí verður kur noydd til at gera tað sum løgtingið kann og tæt eru farin inn í rættu lógini takk harra formaður
so er tað friðmundur rasmussen sum hevur orðið gjørt so væl ja takk fyri tað
harra formaður ja hetta er
faktiskt eitt eitt sindur løgið mál haldi eg sjálvur tað er eitt álvarsmál tí at sum tað er sagt longu nú av undanfarnu røðarum so ertað um egentiliga mann hevur umsett eina lóg sum púra greitt sigur hvat ið ætlanin er við lógini og har ið mann so hevur umsett tað til føroyskt og har sum mann sigur mann manglar ræitt sagnorð og so hendir okkurt og henda hendan hendan greinin verður brúkt og men hon heldur ikki so er hevur bjarni hammer lagt hetta uppskotið fyri tingi fyri at nágreina hetta her og eg haldi hetta her ergott at koma við hesum her vit kundu sjávandi fingið løgmann at koma við hesum her men nú er hetta her málið lagt fyri tingi og eg viti í samgonguni vit vilja geva tí ena góða viðgerð í í rættarnevndini tí ati tað tað sum hetta her dragar seg um tað stutt at langa tað er at at tryggja tað at tey sum eru í tænastu hjá hjá tí almenna eru vard og tað tað ynskja vit atgjarna at taeruog tað sum kanska er eitt sindur løgið tað er at tá ið professarin kemur inn og sigur tað at hetta her er í ordan men men ta tað er sum tað atman hygur eftir at fótbóltsdysti og mann irriteraðurinar dómaran men hann hevur altíð rætt dómarin sú t hyggir bara noyddur til at liva við tí so mugu vit bara broyta fortreytirnar fyri hesun her so eg vil bara eg vil bara takka fyri at hetta uppskotið her og vit fara at viðgera tað skjótt soleiðisnar at eingin annar dettur ímillum í hesum her takk fyri takk fyri vit hava viðmerking tað er bjarni hammer ger so væl takk vyrhara formaður ja sum frimonti
rasmussen eisini ber fram so er tað illa tað er løgið at mann eittanastað mann fremur eitt lógarbrot men tú kann ikki dømast eftir tí tí ein orðing er opindbart ikki nóg greið fyri nagrar persónar og tað er akkurátsum har man er altso mann vil bara rætta upp upp á at ikki nakar annar endar í hesari keðiligu støðuni sum kann blíva eitta álvarstmál einaferð tíðinia tað er tað sum er takkvyhra formaður takk fyri ger so væl

ja tað er púra samdur í tí og tað er eitt her við orðum altso tað er altso orð hava so øgiliga magd altso tey tey siga so øgiliga nógv tá er øgiliga viktig tað at at tað sum hann sigur og tað og og tað sum hann skrivar at tað er so rætt sum er øðrum møguligt tað hetta er jú ein eitt samd rættarnevnd sum er lagt tað fram tann tí tað var og og samtløgtingi góðdegreta er og hava verið inn yvir tað men allíkavæl so er hann feilur tað vísir bara tað at vit eru ikki ófeilbar takk fyri takk fyri
tað hervør polsdóttir sum hevur orðið ger so væl takk fyri harra formaður
ja til viðgerðar er eitt uppskot frá bjarna hammer vegna javnaðarflokkin um atbroyt eina orðing í revsilógini henda sakin er komin upp ellahevur sungilð upp í sambandi við at revsilógin hevur verið umsett í brotum og nú hevur mann so í føroyarætti mett at ein ein av umsetingini ein parta av umsekingini ikki er nøktandi og tað er so at í føroyarætti hevur ein persónur verið ákærdur eftir fyri brota paragraf hundrað og nítjan stykki eitt men kann ikki døma sum verður frígkendur tí at tí at rætturin metir ikki atatumsetingirni nóg góð hóast løgtingið kanska hevur hildið tað og ein at professari málfrøði metur at tað er tann sami týdningurin í orðunum bæði tíføroysk og donskum devera nógv sagt í dag eg haldi ikkitð eg so rælða nógv annað at sig um hetta málið etað er en vit síggja teð hvussu sum ein avgreiðsluspurning tað snýr seg um at rætta ein feil sum eg gjørdur fyri nøglum fáum árum síðan og tað snýr seg bar um at rætta tað soleis á restilógin verður fult virkandi tað hevur sjávandi stórðan týdning at tá ið mann umsetir tær lógirnar til føroyskt úr donskum at tær týdningurin er tann sami á báðum málum soleis at tær ikki ella sum mann kann revsa upp á tann mátan sum eg eri ætlað við lógini tað er kanska eitt sindur undarligt haldi eg at at mann at ein málfrøðingur metir at týdningurin av umsetingini er rættur men atføroyarættur og har eisini surar landsrættur ikki metir orðingini vera nóg greiðar men men tað tað tað valdið liggur sjálvandi hjá rættinum og tí er tað sjálvandi eitt mál sum vit í rættarnevndini fara at viðgera skjótt soeis at revsulógin verð her nøktandi og kann brúkast á tann háttin er ætlað ja og tað ljóðar eisini sum í tinginum ú dag at hetta er eitt mál sum allir flokkar síggja sum ein avgreist spurningur sera ikkinógv meira siga tað takkitakk fyri so erta
steffan klein poulsen sum hevur orðið ger so væl takk harar formaður
ja hetta málið vísir at vera ein avgørsluspurningur hjá okkum í galdandi lóg stendur at tann sum antin við harðskapi ella við hóttan um harðskap og sovíðari meðan broytingin verður tann at tann sum antin fremur harðskap ella hótti við at fremja harðskap tað er bara eitt nýtt orð sum kemur inn og so vendir hetta henda greinin vónandi rætt og og tað er nokk so áhgvert tað sum christin andreasen og onnur hava víst á at at lógkøn og og onnur sum eru málskøn eisini hava veri inni yvir málið og sagt sína meining men eysturar landsrættur heursr ein aðra meining og soleiðis er nú tað eina ferð og bjarni hammer vísti eisini á at um hetta er hent einaferð nær so verður tað áhaldandi soleiðis tvey viktigr poing sum koma fram annars annars mugu vit í rættarnevndini bara tryggja at hendan ávgi vendir rætt sum sum hann stendur nú og so finna vit vónandi eina semju um hetta málið og tað skuldi ikki verið so ringt tað skuldi iki veið so ringt og mann má bara tryggja at at tað vendir rætt takk hara formaðurtakk fyri
so er tað bjarni hammer sum hevur hendan við mær sjónkirkjur so væltakk fyri formaður ja jústin stefan kleinur
henni ber fram so er tað umráðandi at tað eisini tað fer eina góða viðgerð í nevndini sjálvt um hon má ikki hava skjótari enn tað at hon er trygg og har er tað umráðandi at fáa teir relevanti partarnir inn hetta her ákæra myndugleikan politistafelagið og hvar tað nú skuldu verið sum kunna vera umfatandi av hesum her men tað tað gangi sterkt út frá at tað tað hevur og ferð rættarnevndin uttan iva at greiða sum tað skulu takk fyri harra formaður takk fyri ger so væl
steffan klein poulsen jú takk hara formaður ja tað vit skuldu ikki skunda okkum meirenn so
o enn at tryggja øll tingini upp á pláss sog vit hava ein ein formann í rættarnevndini sum er serkønur á hesum økinum so eg ivist ikki í at vit fara at fáa røttu fólkini inn og og tey koma peika á ta tær deteilirnarnær eru nakað peika á so tað skuldi ikki verið tann stóra trupulleikin takk hara formaður takkfyri
boha so vóru tað ikki fleiri sum tóku orðið í hesum máli og málið verður so beint í rættarnevndina og so vór ikki meira á dagsskránni í dag ja ja vit takaa skránna sum eg jaja so
er bara framløga eftir á skránni og eg skal boða frá at rættarnevndin lagt álit fram í løgtingsmál nummar eitt tað er uppskot til løgtislóg um broyting løgtslóg um val til føroyskar kommunur og í løgtingslóg um val til løgtingið og helgi abramsen hevur lagt fram uppskot til løgtingslóg um fyribyrgjandi tiltøk ímóti hvítvaski av vinningi og fígging av yvirgangi tað er hvítvatsk lógin sum deitirt og síðani er tað tingmanninginá tjóðveldi kristina háfoss siru stenberg høgni hoydal beinta løgi og hervør pálstattir sum hava lagt uppskot til løgtslóg um broyting í løgtislóg um húsalandsgrunn fram tað er bústaðir byggja fýra hundrað leiðu luta lestrar og vardar íbúð kring alt landiðsíðani er tað somuleiðis somu tingfólk úr tjóðveldi kristina háfoss syristemberg høgni hoydal beinta løguð og hervør polsdóttir sum hava lagt fram uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um húsalandsgrunn tað er bústaðirfíggjabústaðarbygging uttan fyri størru býirnar og síðani hava síðani skal eg boða frá at edva jacobsen steffan klein poulsen heðinsacariasen høgni hoydal ruttvang hava lagt fram uppskot til samtyktar um tilráðingar frá útnorðuráðnum í tvey túsund og nítjan hesir tingmenninir ella hesi tingfólkini eru limir í útnorðarráðnum tey hava lagt fram hetta uppskot til samtyktar tað vóru so framløgurnar í dag so eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur týsdagin sekstanda septembur

nei fimtanda septembur orsaka tað ertýsdagin fimtanda septembur klokkan tíggju og tá verður onnur viðgerð av tingmáli nummar eitt tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um val til allar føroyskar kommunur og í løgtslógum væl til

síðani verður fyrstu viðgerð av tingmálinummar seytjan tað er uppskot til løgtslóg um fyribyrgjandi tiltøk móti hvítvaski áv vinningi og fígging av yvirgangi so er tað fyrsta viðgerð av tingmáli uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um húsalandsgrunn bústaðir byggja fýra hundrað leiðilut og vardar íbúð kring alt og fyrsta viðgerð av uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um húsalandsgrunn bústaðir fíggjarbústaðarbygging uttan fyri størri býirnar og síðani er tað fyrsta viðgerð av tingmál nummar sekstan tað er uppskot til samtyktar um ársfrogarðin frá løgtingsumboðsmanni fyri ár tvey túsun og nítjan og fyrsta viðgerð av av uppskot til samtyktar um tilráðingar fyrá útnorran í tvey túsund og nítjan tað verður skráin til týsdagin fimtanda septembur tingfundur byrjar klokkan tíggju og framløga er sjálvandi eisini á skránni so er hesin fundur lokin